tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag mikudagin fýraogtjúgunda mars og fyrsta á skránni er atkvøðugreiðsla um skrivligan fyrispurning nummar s s strika ellivu tvey túsund og tjúgu til helga abramsen frá annika olsen viðvíkjandi integratiónslóg um eingin mælar ímóti so fari eg at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu samtykkja at hesin spurningurin skal svarast tað er samtykt vit fara so til munnligar fyrispurningar og tað eru sjeyogtjúgu spurningar komnir til í dag so tað tekur nakrar tímar jørgun niclasen eigur teir fyrstu tað eru teir eru níggju í tali og tann fyrsta spurningin til jørgun niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum hann er frá jóhannes joensen viðvíkjandi atkomuviðurskiftum í almennar bygningar jóhannes joensen fær orðið ger so væl
er hettaer ein munnligur fyrispurnigu til hjørgun niclasen landssýrismann í fíggjarmálum hetta er viðvíkjandi atkomuviðurskiftuni í almennum bygningum og spurningarnir jóða soleiðis hvussu er støðan víkjandi atkomuviðurskiftni í almennum bygningum í dag hvørjar ítøkiligar ætlanir eru gjørdar um at betra atkomuviðurskiftini í almenn bygningum og tann triði nær kunnu vit vænta at allir almennir bygningar eru dagførdir og hava nøktandi atkomuviðurskiftir og í viðmerkingum kann eg lesa upp at í junimánaði í fjør setti undirritaði ein grein tveyoghálvtrýss afyrispurning til landsstýrismannium í fíggjarmálum ivíkjandi atkomuviðurskiftunum í almennum bygningum víst varð millum annað á at góð atkomuviðurskiftir hava stóran týdning fyri lívskøskuna hjá borgaranum við rørslutarrani ein bjóðing sum megd hevur víst á í fleiri ár jørgun niclasen landsstýrismaður segði í svari sínum at tað í juni tvey túsund og tjúgu vóru níggjuogfýrs av teimum hundrað og fimmogfýrs almennu bygningunum í landinum sum ikki høvdu nóg góð atkomuviðurskiftir og sum krevja størri ábøtur landsstýrismaðurin ásannaði at tað var neyðugt at raðfesta atkomuviðurskiftini og at hann tí fór at taka spurningin upp við landsverk um hvussu hetta kundi røkkast komandi árini til tess at fáa greiða á hvussu gongur við hesum málunum og hvørjar ítøkiligari ætlanir landsstýrismaðurin hevur gjørt saman við landsverki verður hesin fyripurningur hesin fyrispurningur settur og eg vænti at landsrsmaðurin r
men eg svara teg beinanvegin takk fyri ja so verð tað landsstýrismaðurin sum
gesæharra formaður enn eru nógvir almennir bygningar ið ikki lúka krøvini um nøktandi atkomuviðurskifti hóast atkomuviðurskifti til landsins bygningar verður raðfest frammanliga tá ið viðlíkahald og umraðfestingar verða gjørdar og tað er landsverk sum metir í hvørjum ítøkiligum føri um støðurna viðvíkjandi atkomuviðurskiftum tá farið verður í gongd við eina ávísa verkætlan tá tað kemur til nýbygging so er tað sjálvandi eitt krav tá tað kemur til viðlíkahald so er tað ein meting hjá landsverk hvørjar bygningar mann hevur pening til og játtanin til viðlíkahald er tó avmarkað og tí má mann ítøkiliga meta um hvussu játtanin skal nýtast serliga verður viðlíkahald og umstøðurnar hjá brúkarunum og starvsfólki raðfest so hesi kunnu arbeiða í tryggum umhvørvi men landsverk upplýsir at áleið helvtin av almennu bygningum hava í dag ikki nóg góð atkomuviðurskifti og krevja ábøtur við tí játtanini sum er sett av til endamálið er trupult at meta um nær væntast kann at atkomuviðurskiftini lila almenni bygningar eru nøktandi sum fyr nevnt so er tað týdningarmikið at tay verða raðfest hog tí sjálvandi viðgera vit hetta víðari saman við við landsverk men fyrst og fremst er tað talan um pengar og vit hava í í teirri løguætlan sum liggur fyri framman at komandi árini at hækka játtanina til viðlíkahalda bygningum og har við kunna betra at komu viðurskiftini skjótari og eisini gera vit orkusparandi viðlíkahald har sparingin av orku verður løgd afturat viðlíkahaldskontuni soleiðisnar at vit eisini fáa hann at vaksa við títaluni
ja so eru tað onnur sum kunnu fáa
orðið fyrst er tað annika olsen gerso væl ja takk fyri harra formaður hetta her er ein fínur fyrispurningur ettur í tvey túsund og tíggju finggu kunngerðina um atkomuviðurskifti sum skuldu tryggja tað at nýggir almennir bygningar skulu lúka allar treytir viðvíkjandi atkomu og størri umvælingar av almennum bygningum har skal mann taka atlit at at atkomuni síðani bleiv tað so innkorpurerað í bygningsreglugerðina sambærtbyggilógini men okur mugu bara staðfesta í dag í tvey túsund og einogtjúgu at enn er øgiliga langt á mál herfyri var ein ein eitt uppskot til samtyktar um at fáa eina brekpolitiska virkisætlan og tí kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um mann ikki kann fáa hetta her við atkomuni inn í eina sovorðna virkisætlan sum mann greitt yvir tey komandi árini veit hvussu ið mann kemur burturúr hesum trupulleikum við atkomuni soleiðis at okur kunda tryggja øllum
ið bera brek trygga atkomu
edva jacobsen takfyrihra formaður ja hetta ein fínur spurningur sum vit viðgera í dag og tá ið nú bleiv tað sagt av landsstýrismanninum at á leið helvtin av øllum almennum bygningum enn í dag ikki hava nóg góð atkom viðurskiftir eg plavi at brúka orðini ynskiligt neyðugt alneyðugt og hetta tá mann hugsar um almennar bygningar so er tað almennir føroyar og so er tað og eg fegnist um at vit hava vit hava klára at sett meira játtan av til hetta endamálið so muguvit bara fukusera upp á frameftir eisini at t halda fast við at hava meira játtan soleiðis at mann færið soleiðis at mann fær tað sum eina púra natúrligheit at øll kunnu koma inn í almennar bygningar so so eg vóni at vit enn morgun seta ferð á eitt her soleiðis at atkoman verður meir ennasæ helvtina sum er í dag tí at bygningar sum eru almennir tað eru almenna skattakrónur og
tað liggur í tí at tað skal vera fyri øll takk fyri harra formaður
syristenbergtakk fyri harar formaður ja taðer ein góður spurningur atkoma má sjálvandi vera fyri øll tað eigur at vera sjálvfylgja men faktiskt er ta í nógvum førum ein rættiliga stórur trupulleiki men men tað er blivið betri men har nokk eftir at gera bæði hjá landinum hjá kommununum og eisini tá ið tað er privatar handlar og og annað tá nýggja bygningskunngerðin ger so sjálvandi tað at tá ið tú byggir nýtt so kanst tú fáa tað upp á pláss skalt tú hava tað upp á pláss og okur vita játtanin til viðlíkahaldar avmarkað sjálvt um pengar t koma afturat hennis so er tað stóri tørvur á pengum til viðlíkahald so spurningurin er um tað ikki átti at verið ein játtan sum varð markað til at brúka til akkurát hetta til at bøta um atkomuviðurskifti til øll at mann hevði eina eina serstaka játtan til tað eg trúgvi ikki mann kemur títt lívs uttan og kommunurnar kundu til dømis ikki givið byggiloyvir vissi ikki atkonuviðurskiftini vóru í ordan altso soornur ting mann noyðist atv
hava nøkur krøv ella kemur tað ikki upp á pláss
síðani er tað heðin jsacariasen gersu væl takkfyrhara formaður ja tað er rættiliga viðkomandi spurningur og mann kann hvussu staðfesta tað at tað er tað er rætiliga nógv broytt á hesum økinum tey síðstu árini vit síggja tað til dømis innan fyri tað kommunala byggjaríið har verður tað sett øgiliga fokus á at teimam byggir at hetta hevrvur tikið við og vit síggja til dømis fyri einum ári síðani tá bjóðaði strandferðslan alla sína koyring út runt um í føroyum og har bleiv tað sett sum á krav at allir bussar skuldu hava tað soleiðisnar at fólk við koyristóli kundu koma inn í bussarnar til og frá so at hetta er øgiliga viðkomandi og hetta er øgiliga gott og vit kunnu eisini staðfesta at sjálvt um tey langt eftir á mál so er tað nógv hent ta síðstu
tíðina á hesum økinum takk fyri ja so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur jóhannes joensen ger su væl
ger so væl takk hara formaður ja eg má bara staðfesta tað at hetta gongur øgiliga seint fyri seg tí tað evu einki hent í eitt ár og tað er sira heldur einki hent áðrenneg frammanundan serliga nógv í øllum førum mnnmásjálvandi rokna út ganga út frá at allir nýggir bygningar skulu og eiga at verða brúkarabrúkaravinarligir hjá teimum sum vóru ørslurteir og atkonuviðurskiftini eiga a vara í lagi sjálvandi men eg haldi bara atað er for galið at mann ikki raðfestir atkomuviðurskiftini á eldri bygdingum ella teimum bygdingum sum mann varar av landsverk og landi eg hugsi at tá mann snakkar um hesar bygningarnar nú síggi eg at g ið svarinum fekk eg at vita níggjuogfýrs av teimum hunrað og fimmogfýrs vóru ikki nøktandi atkomuviðurskiftir í hesum svarinum fáa at vita eftir tveyoghálvfems bygningar sum ikki hava nøktandi atkomviðurskiftir og tað merkir tað at vit hava almennar bygningar sum skal vera ein tænasta til borgarin og eisini tei sum hava lort til teirr so um rørslutararnir ikki sleppa til alla í øllum førum ikki sleppa væl til og at vitja tað merkir at tey hava ikki somu treytir sum onnur í samfelagnum og tað haldi eg eri milsagt ófatiliga vánaligt og tá mann sigur tað at almennir bygningar man hevur ikki játtað peningin villíkahald so vil eg siga tað at hetta er ikki illíkahald sum eg hevi sjálvandi manglað viðlíkahaldið men men eg vil siga heldur hetta eg manglar og tað vil siga hevur tú manglar á einum bygningin so eiran at steingjast ella í øllum førum ikki at virka so eg haldi hetta er nakað sum vera kott og eigur at fáast í rættiliga beinanvegin og krevur tað tað at vit vit skulu hjátta pengar her føroyum so mugu vit gera tað tí vit mugu staðfesta at taðer ein partur v okkar av borgarum sum ikki hava somu treytir og somu viðurskiftir sum vit onnur sum eru frísk ella hava møguleikar ella hava vanligar førleikar

gersovælh nú sigur johannes joensen at hann heur fingið upplýst tveyoghálvfems bygningar tað varð so ikki frá mær eg segði umleið helvtin talið er fýraogfýrs í dag men tað er ikki nøktandi men tað er fokus á heitt øki áeisini tá ið ið ið mann skal byggja leigubústaðir so krevur mann at í minsta lagi fimti hvør er vinarligur fyri atkomu og játtanin er avmarkað tað skal viðlíkahaldast bjálvast eisini sær efti grønu kósini og eisini fyri arbeiðsumhvørvi men har tekur mann eisini allastaðni har mann kann við atkomuna men lat okkum taka í egna barm altso her í løgtinginum flokshølini hjá okkum eru á gamla appotekin og har er atkomman ikki góð fólkaflokkurin hevur havt avbjóðingar við at kunna halda floksfund í okkara flokshølu tí vit hvar havt ein skrivara sum hevur havt hesar avbjóðingarnar eg kann fara víðari til landsstýrið fíggjarmálaráðið hevur ikki atkomumøguleikar og og nei tað er ikki gott nokk men spurningurin er hvussu nógvar pengar vilja við raðfesta her altso eg fái í í níggju fyrispurningum eru í dag hvat fimm seksogtjúgu spurningar eg skal svara og og allir spurningarnir í dag er at brúka meira pengar og og eg hevði hopið á onkur var til ne átil onkra sparing men men tað er tað so ikki allir sjeyogtjúgu spurningar seksogtjúgu spurningarnir eru brúka meira pengar og tí er spurningurin um raðfesting visu vit raðfesta okkurt niður so kann mann raðfesta hetta økið upp men sum eg nevnd ví míni fyrra svari í okkara ætlan framyvir so verður viðíkotín hækka umframt at tað sum vit orkuspara á bjálvingarleiðini verður eisini koyrt á hesa kontíðina
so tað hevur gingið spakuligt tað er fokus á tað allir nýggir bygningar hava tað og tað verður meira og meira gjørt tá hesum økinum ja takk so er tað jóans joensen sum fær orðið sigst um farinum ger væl
nú sagnar landsursmaðurin um hetta her við alt er at brúka pengar men vit hava jú mælt til at mann hyggur eftir tilfeingiskeldunum og tá nógv erða taka inn atmantekkur inn har sum mann fær mill anað brúkt tað til tey sum sita rullstóli æh visti ann ikki vil taka pengar inn jamen so so hevur mann heldur einki at brúka men eg hugsi at vit eru øll í hava felags ábyrgd avhesum her takr ikst ein ein einstakur persón landstýrismaður tí at vit kundu havt gjørt nakað við tað fleiri árar frammanundan men eg trúgvi t nú frameftir er mann noyddur at raðfesta og siga men vit mugu fyri alt í verðini hyggja eftir at gera hesi her viðurskiftini hjá teimum brúkarunum sum hava serligar avbjóðingar millum annað tey sum eru vørslutærnar at geva teimum nøktandi kor akkurát sum vit onnur og tað haldi vit eru samd í øll somnu men tað skuldi ikki verið neyðugt alla tína havt ein fyrispurning á tingi um at fáa blaðið á hetta má landsstýrismaðrin seta í verk soleiðis at landsverk raðfestir hetta hetta eigur at raðfestast av at fáa hægstu raðfesting

ger sovælja eg haldi nú at tingmaðurin var ísi negativur hetta verður raðfest og vistu vit hugsa um hvussu langt vit vóru aftur út altso fara við tjúgu tretivu ára aftur í tíðina so vóru kanska næstan eingir almennir bygningar har tað bar til so her er hent at rúgva á økinum nú nú tosar mann sum um her hendir einki jú tað ger tað og tá ið tingmaðurin spurdi meg spurningin fyrr og í mun til í dag men so eru færri bygningar sum hava hesa avbjóðingarnar hetta her er sum á øllum viðlíkahaldsøkinum aftur útsiglt og tí tekur tað tíð men sjálvandi skuldu seta fokus á tann nýggir bygningar skulu hava tað og y vilíkahaldsætlanin fhevur landsverk serligt fokus á hetta øki eisini so tað verður gjørt nakað í hesum her og tá mann so tosar um pengar so stingva stinga løgið nokk sosialistiskir hógvar úr einum manni brotin úr fólkafloksbergi atfiskivinna tak drep fiskivinnuna eftir meira milliónum so einki problem a altso at mann hevur so lítla virðing fyri vinnulívinum at vinnulívið skal forbjóðast at tjena pengar at mann skal kvala fiskivinnuna spírar eru komnir í múðai við nýggjum skipum og her stendur tingmaðurin og forlangar at teir skuldu drepast í meira skatti og hetta er eg haldi heta r bara so men men so spyri eg aftur hví hevur javnaðarflokkurin ikki gjørt tað tilfeingiskjøldini tey fýra áruni javnaðarflokkurin sat við valdið tey vóru í miðal minni enn henda samgongan erur tikin okkurt árið var tað hægri meðan einaár var tað hægri hini árini var tað lægri so tá mann snakkar so burdi mann handlað tá mann sitað við makn
tað gjørdi mann ikki ja so er hesin spurningurin svaraður vit fara til tann næsta spurningin hann er eisini jørgen niklasen landsliðsmenn og hann er frá páll á reynatúgvu hann má trýsta á fyri at fáa orðið og hann er viðvíkjandi asfaltering á vegnum millum skopun og sand og
ær orðigersuvæltakk fyri formaður halt mær til góðar at at tøknintøkninsvíkur hjá mær t mune sita í sessun sum formaðurin situr í nøkrum ár so so skal mann venja seg av nýggjum ja hesin munnligu fyrispurningurin er til jøgun niclasen landstýrismann og fíggjarmálum viðvíkjandi asfaltering av vegnum millum skopun og sand og fyrigevi mær løgtingið at eg spyrji um nakað so jarðbóndi sum tað men tað er ein orsøk til tað tí at vegurin millum skopin og sand eri nú við so vánaligum standi í hvussur fleiri teinar á vegnum ati at tú sund bilføraru afturati at koyra eftir vegnum í hvussu partar av teimum eg eg vil siga tað at eg havi so ongantíð upplivað við míni liðug tí uppliva at vegurini verður so niðurslitini so vánaligur sum hann er nú og onkursvegna so stendir tað eftir eisini at koyritrygdin er har eftir altso tá tú velur at koyra heilt úti á jaðaranum ella fara inn á miðjuna tí at sporini eru so eru so eru so stór í vegnum at at tey onkursvegna yvirtaka stýringin ella koyringina tá er ikki tá er ikkitá er ikki væl statt so fyri at fyribyrgja at skaðisens av og attrygdin á vegnum verður sett í vanda so verðu hesir spurningarnir settur landsstýrismanninum nær verður veðurin millum skopin og sand asfalteraður aftur hví letur mann landsvegin slítað so langt niður at hol og sporð vegnum seta koyritrygdin í vanda og trý hevur landstýrismaðurin gjørt eina raðfesta ætlan fyri viðlíkahaldið av landsviðarkervinum í føroyum

gersvæharra formaður altso játtanin tilfígging av føroysku landsvegunum h er í dag beinleiðis á fíggjarlógini og tað er landsverk sum umsitur landsvegirnar í føroyum og hevur eina ávísa upphædd at reka landsveðakervi við avbjóðingin við játtanini er at hon er avmarkað og tað er samstundis sum ferðslan er økt við yvir tretivu prosentum av ávísum stekkjum seinastu tíggju árini størri ferðsla merkir størri slit og viðlíkahald av vegunum og tá játtanin er avmarkað er trupult at náa øllum mett verður tí um hvussu játtanin kann nýtast á ein skilagóðan hátt landsverk ger raðfestingar á hvørjum ári í mun til hvar tørvurin er størstur og í mun til hvat fyri fígging mann hevur øh og har mann eisini hyggur eftir hvat ferðslutrýst er á vegnum og eg kann her upplýsa at landsverk eftir ætlan kemur atasfaltera hevur aftan um í ár at asfalterað á vegnum millum skopun og sand og tað er har í eitt sliklag manglar og tað er tilsamans fimm hundrað metur sum mann hevur sett út í kortið at skula afaltera í vár men vit mugu bara ásanna játtanin til landsverðurhaldið ikki hevur fylt gongdini í samfelagnum hon hevur staðið stað og til tíðir minkað men í fjør gjørdi so landsverk bygnaðarbroytingar og tær høvdu til endamáls at fáa meira til landsveðarhaldið og harafturat so hava vit eisini hækkað játtanina men sum sagt fyri sovítt kring alt landið treingir til og har hevur landsverk so ta truplu uppgávu at skula raðfesta og sum eg sigi á hesum vegastekkinum hevur landsverk raðfest at asfaltera

onnur sum kunnu fáa orðið fyrst er tað brandur sandoy gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja tað er sum spyrjarin spyr um tað eru serliga tvey vegastrekkir á strekkinum millum sand og skopin tað er beint heiman fyri tunnilsmunna og so er tað eisini akkurát har sum mann kemur inn í sandsbygd har sum tað er er øgiliga øgilig illa slitið annars er ein annar vegastubbu í sandoynni sum sum harðliga treingir til at asalterast og tað er veðurin út á skarvanesi sum hevur verið í knúsi í nógv harransár tað er tað hevur øgiliga gott við sær landsverk eisini einaferð í sínari raðfesting innan fyri tey ta næstu tíðina kundi funnið nakað penguma
man setta av tað har takk fyri ja takk so er tað spyrjarin aftur sum fær orðið
fyr eg skal takkalandstýrismanninum fyri fyri svarið og tað er gleðiligt at at ein partur av hesum vera teimum verða salteraður í summar tað r tað er so hóast altíð gleðiligt undanfarna samgongu fingu vit asalterað helvtina av vegnum til skarvenusar so mann kundi kanska vóna at hendan var so fræ at hon kláraði hina helvtina av av vegnum men men tá ið landsstýrismaðurin tá ið landsstýrismaðurin onkursvegna leggur ábyrgdina fyri at fáa pengarnar á strekkir á landsverk so er tað sjálvandi rætt men eg haldi at landstýrismaðurin eisini nokk so lætt loypur upp um ábyrgdina at syrgja fyri at útveða pengarnar til landsverk tann ábyrgdin hon liggur hjá landsstýrismanninum og og um so er at tað er alt ov lítið í samlaðu puljuni til at vit líkahalda landsviðarkervið í føroyum sum heild so eri so erso er hannikki at siga til at at vegini verða slittir niður ogvit vita eisini tað at at væntandi viðlíkahald also um vegini bleiva slitnir niður meira enn ei vist so er íløgan til at enduronkur endurmenna vegirnar munandi størri enn visti mann hevur eitt javnt og savmt og gott viðlíkahald so tað er øgiliga týdningarmikið haldi at landsstýrismaðurin saman við landsverk hevur tað viðlíkahaldsætlanina sum fyribyrgir at vit ikki koma at rinda lt ov alt ov nógv fyri at fáa vegirnar í brúkiligam standa aftur men sum sagt er tað gleðiligt at at ein partur av hesum teimum millum skopin og sandverið asolteraður og tað skal landsstýrismaðurin hava takk fyri tað er tað er sumbrandi sandoy esin vístir at so eru tað serliga tveir partar ella tveir teinar á vegnum sum eru í so ómetaliga vánaligum standi at at serliga teir nýggju bilarnir sum hava nógva sensorar og o og og líka tøkni teirteir hava trupulleikar
av at koyra á veg takk fyri ja takk skal tað landsstýrismaðurin
jørguniclasen ger so vælharra formaður j tað var ein útsógn sum eg elt var áhugaverd at landsstýrismaðurin hevður skyldu at skaffa pengarnar eg havi sagt tað onkur fyrr er á røðarpallinum altso tað er ikki landsstýrið sum játtað pengar tað er bara løgtingið sum kann játta pengar tað er øgiliga viktigt vit landsstýrinum kundu tilmæla og tað sum vit gjørdu til seinastu fíggjarlóg var at hækka játtanina til landsvegahald vit meira vil henda samgongan hevur næstan trýfaldað játtanina til trygdarátøk á veganetinum næstan trýfalda játtanina til viðlíkahald av tunlum og brún og harafturat eru rationaliseringar gjørdar inni á landsverk so merkti at tíggju milliónir krónur eru meira av tíorsøk til landsveðarhaldið so eg vil siga at vit hava gjørt nógv á hesum økinum men sum spyrjarin og eg eri púra samdur í og tað er at landsveðanetið jat kring alt landið er er ógvuliga slitið og og tískil má raðfestast í hvørji raðfylgju og har havi eg hildið at eg sum landssýrismaður neyvan rætt at eg fari inn og siga taka handan hatta viðatstrekkið fram um eitt eitt annað har havi eg litið tað uppi á hendia fakkunnleikan at velja út men sjálvandi eg má til ein o hvørja tíð royna at fáa meira pengar jáðni var tað til viðlíkahald av bygningum og hetta her er til viðlíkahald a vegakervinum vit politikarar mugu seta meira fokus á á viðlíkahald tað hava vit verið á
og vánandi tykkum ja soorðan
gevæja takk fyri formaðurin jú sjálvsagt er tað soleiðis at tað er tingin sum játtar men men eg haldi ikki at mann sum sum vara løgmaður kann kann skáka sær rundan ábyrgdini at royna at skaffa tann fíggjarkarm sum skal til fyri at fyri at menna eitt øki ella raðfesta eitt øki altso tá maer tá mann situr sum vara løgmaður ella sum løgmaður so er tað í veruleikanum tú sum gera av í stóran mun hvør karmurin er fyri at økja og er karmurin lítil so kann vara løgmaður ikki sleppa sær undan at hann hevur sína metábyrgd av at karmurin er lítil altso sjálvandi er tað tingið sum játtar men tingin játtar í allarflestu førum eftir einum tilmæli frá landsstýrinum tað er jú landsstýrið sum leggur sítt boð upp á eina fíggjarlóg fram so so mær dámar mærongantíð dámt ta ið landsstýrisfólk tað landsstýrisfólk royna at onkursvegna at turka ábyrgdina av upp á løgtingið sjálvandi er løgtingið lóggevandi vald men men eit landsstýrið er stjórnin í landinum ein stjóru færi e ein stjóru fyri seg skylda upp á upp á nevndina ella ella nakað líknandi ein stjóri hevur ein stjóri hevur ta dagligu leiðsluna og tað er hann sum má standa inni fyri tí tí tí dryfti tí tí rakstri sum er galdandi á tí tí grein ella tí málsøki sum viðkomandi umsitur men tað hevði kanska verið og hóskandi at landsstýrismaðurin saman við landsverki gjørdi eina eina eina raðfesta ætlan fyri viðlíkahaldi av landsoyartervinum sum heild eisini soleiðis at borgarin í landinum vistu nær standa við føri terni tí soleiðis sum nú er so so sær tð út til at at tað kanska eru tey sumrópa haras ella kanska eru tey sum sum sita tættast sum sum fáa gjørt ein vegavteim her til at era og tað er spurningurinm tað er tann rætta raðfestingin eg haldi at tað átti at verið ein ein faklig raðfesting sum sum landsstýrismaðurin eisini var inni á men sum heild takk fyri svari landstýrismaðurin og tað er tað gleðiligt at at at vit fáa bøtt nakað um um vegasteiini millum skopn og sand í summar
takk fyri
so er tað jørgunniclasen ger su væl harra formaður nú fær pollarenatigvur at ljóða sum um at tað er landsstýrið sum bestemmar alt tað er tað ikki og og tað skal tað heldur ikki vera og og og hóast vit sóu í seinasta samgongu at landsstýrisfólk sótu inni í nevndunum og skrivaðu álitini tað er ikki rætt altso løgtingið er so v rent og og og har má eg so siga at at at at har hevði mann ein tingformann sum var spyrjarin sjálvur sum á sumri segði at tað her sum gongur fyri seg her t tað gangi ikki við til og hann koyrdi bara løgtingið til hús og tað var tað og og tað bestemmaði hann hann segði hannhevð i havt drúgvu umhugsanartíð eg veit ikki hvussu drúgt tað var men tað er so ein hm søga nei og so er tað her við at ein stjóri fer ikki at skylda upp á nevndina tað rokni eg við eg komi fyri og tað er eisini verið umvent altso vit hava sæð í nevndarformannin seinastuni skylda uppá stjóran tí tí hann hevur ikki havt anils fyri hvat er gingin fyri seg alts tað er tað er so so men vit menniskju hava eitt sindur lætt við at at skylda upp á hvønn annan og tá tað so kemur til eta her við vilíkahaldinum altso so so hava vit gjørt ting vit hava játtað meira pengar vit hava gjørt rationaliseringar í fyrisitingini hjá landsverk fyri at fáa meira pengar út til til viðlíkahaldið umframt at vlíkakontuni sum sagt er hækkaðar nógv so so vit hava gjørt ting og tá eg sigi vit so er tað sjálvandi løgtingið fyrst og fremst tí tað er løgtingið sum hevur játtað tað vit eru komin við uppskotinumum tá og løgtingið vur
ja takk so varð hesin spurningurin svaraður og vit fara til triðja spurning í dag og hann er eisini til landsstýrismannin jørgen niclasen og nú er tað nú er tað annika olsen sum fer at spyrja um inn
tórshavn gersovælja takk fyri harra formaður hetta her er ein munnligur fyrispurningur til jørgun niclasen landstýrsmann í fíggjarmálum um innkomuðvegin í tórshavn og spurningarnir eru nær verður verklagslógin um innkomuvegin til havnarløgd fyri løgtingið hvussu nógv verður játtað í landsins part av innkomuvegnum og nummar trý verður hildið fast í avtaluna frá tvey túsund og sekstan leingi hevur verið kjakast um innkomuvegin til havnar í tvey túsund og sekstan varð avtalað undirritað millum samferðslumálaráði og tórshavnar kommunu um eina loysn har landið skuldi fíggja vegin frá kaldbaksvegnum og til villingardalsvegin tórshavnar kommunan skuldi gjalda fyri allar íbindingar og partafelagið eysturoyar og sandoyartunnil skuldi gjalda fyri vegateimum frá rundkoyringini á hvítanesi og niðan á skarshjallan sambært avtaluni frá tvey túsund og sekstan varð eisini avrátt at tunnil skuldi gerast frá villingardali og niðan á oyggjarvegin hendan tunnilin skuldi landið og kommunan gjalda helt um helvt hesa vegarloysn hevur býráði í tórshavn eimælt samtykt tvær ferðir og sambært landsverki er tað neyðugt at fáa hesa fjórðu ferðsluagr ferðsluviðurskiftini í høvuðsstaðnum gera alsamt meira ótolandi og tí er neyðugt at fáa innkomuvegin gjørdan sum skjótast og tí verða hesir spurningar eisini settir til landsstýrismanninin í fíggjarmálnum og eg kann leggja afturat hesum munnliga fyrispurningi ati fyri jól var eini lóg ella ein stuðulsjáttanveitti fjøruvegnum í runavík har ið runavík stóð fyri at gera vegin meðan landið endurrindaði eina stuðulsupphædd á leið hálvtrýss milliónur minnist meg rætt og tí kundi tað verið áhugavert um tað er ein slík loysn sum landsstýrismaðurin arbeiðir við nú ið samráðingar eru við tór
tavanar kommunu takk fyri harra formaður ja takk fyri so er tað jørgun niclasen landsstýrismaður ger so væl
ja nú verður hesin vegurin oftast nevndur innkomuvegur eg vil heldur siga at hetta her er ytri ringvegur og sum eg skilji so hevur hann eisini verið kallaður tað fyrr men endamálið er sjálvandi at fáa betri um ferðsluviðurskiftini tað er tað er nógv ferðsla til og úr frá tórshavn men tað er sanniliga eisini nógv ferðsla inni í havn og eg haldi so seint sum í morgunsendingini í morgun hoyrdi mann aftur um ferðslupropparnar sum eru á marknagilsvegnum og tí vil ein ikki ringvegur sum hesin bæði gera tað betur at koma inni í havnina men sanniliga eisini loysa eina stóra avbjóðing sum er við ferðsluni inni í havn í mildri tíðini tað eru higartil brúktar umleið ella hvussu er út ímóti fjøruti milliónum upp á hetta og tá ið eg tók við so hugsaði eg meg at lat okkum so taka eitt stykki í senn gera tað liðugt og verkla slóðið gjørd um tað men bæði undanfarna býráð og núsitandi býráð ynskja at fáa eina heildarloysn og tí havi eg samráðast við býráðið og sum spyrjarin eisini nevndi tað hevur kanska verið eitt ynski um at fáa eitt líknandi loysnini í runavík og uttan at siga for nógv so hevur verið stór framdrift í teimum samráðingunum og og vit eru ógvuliga nær við at gera eina avtalu so eg vóni og kanska vænti eisini at tað gongur ikki lang tíð til landið og býráðið gera eina avtalu og tað vil so vera ein líknandi tíð í runavík alternativi er at landið fer og og ger ein eitt stykki í senn og er kanska sjálvur tilhengari av at fáa hetta
avgreitt eina ferð fyri allar ja takk fyri so er tað onnu
sum kunnu fá orða heðinzachariasen gersu væl takk fyri formaður nú hevur hetta her málið verið í verið til viðgerðar í í nógv ár og eg haldi eisini ati sum landstýrismaðurin vísti á at mann er ferð við at koma til eina loysn og tað haldið í gott og eg haldi hels ikki aðer meira rímiligt at tá ið mann hevur gjørt eina loysn megin so eigur mann eisini at at gera tað sama hesmegin og hetta er harðliga tiltrongt vit síggja ferðsluna hvussu nógv hon er og og trupulleikarnar sum eru til at koma serliga til at koma inn í í havnina og hvussu ferðslan fordeilist tí ljóðar hatta gott at hetta var j í vinnunevndini í sínum tívitini fyri nógvum árum síðani og tí haldi egtað er gott sum lansstýrismaðurin vísir á at mann í ferð við at koma til eina loysn og um at færa av
ugreðstr etta málið eina ferð í medallan takk
so er tað ruttvang takk fyri ja sjálvandi skuldi hetta málið langt síðani verði loyst og ongantíð betri um tað bleiv loyst longu tá ið man planlegði tunlarnar eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismanninum eisini í saðan í tí til at svara tí altso nú var tað einsovorðin skrekkmynd vit høvdu áðrenn tunnilin bleiv liðugur at bilar fóru at standa í køl lagt niður í tunnilin tí ferðslan fór at vera so stór tað hevur so ikki víst sað higartil men um mann veit
nakað at siga okkum um nýggjastu ferðslutølini í eysturoyartunlinum takk fyri
bill jústinussen tað bleiv einaferð undirskrivað eina avtala millum ein landsstýrismann og borgarstjóran í tórshavnar kommunu tí nógv ár síðani er tann avtalan í gildi ella er hon var hon ongantíð sett í gildi hvør er støðan í sambandi við ta avtaluna um
um vegin so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur annika olsen
ja takk fyri harra formaður og takk til landstýrismannin fyri svarið og tað er gleðiligt at tað er framdrift í samráðingunum og at tað sær út til at tað er ljós fyri endanum av tunlunum í fyrra spurningin sum landsstýrismaðurin eisini svaraði upp á so sigur landsstýrismaðurin at tað er løgtingið sum avger hvussu nógvar pengar skulu hjátpast til eitt nú afaltering og verkætlanin verkætlanir og eg kann bara boða landsstýrismanninum frá at tað skal ikki skort uppá vælvild her í løgtinginum til at játta pengar til eina evintuelt stuðulsjáttan til innkomuvegin til havnar tríggjar milliardir hava okur brúkt upp á tveir undirsjóvartunlar á leið tað sum undrar meg tað er at mann ikki hevur tikið itjaringve ella innkomuvegin alt anna upá hvat mann velur at nevna tað við í verkætlanirnar tað havi eg hildið alla tíðina at mann átti soleiðis at mann fekk greitt samfersluviðurskiftini eina ferð millum annað tí tað virkar øgiliga kask man siga undrunavert at mann fær tvær superloysnir upp á tveir undirsjóvartunlar men frá tí ein av tunniunum til hin har eg líkasum einki einki link so tí haldi eg tað er er undrunavert at mann ikki tók tað við beinanvegin hetta her við um mann velur stig fær í stig ella mann velur eina stuðuls soleiðis eg vil bara siga við landsstýrismanninum ati eg haldi tað er viktigt at mann tekur tí fullu loysnina við tað er í lagi mann gera ein part í senn mann kann iski gera alt í senn so tað er ikki meira enn enn rímiligt at mann at mann tekur eitt stig í senn men tann tann teinurin sum er frá kaldbaksvegnum og niðan á skarðshjallað er øgiligani umráðandi at fáa gjørdur tí at tað er har ið ferðslan í størstan mun kemur inn til havnar í dag til tey sum koma vestaneftir og frá sundalagnum og tí er tað viktigt at tann parturin eisini verður tikin við og tað er tíverri eisini tann tann dýri partin
ikki minst tunnilin er altavgerandi at fáa hann gjørdan eisini takk fyri ja so er tað jørgen lyklasa
ja harra formaður altso í tvey túsund og sekstan h tá var ein samgonga júst komin til og og tá verður ein avtala gjørd millum hennrik old og hein mortensen annar var borgarstjórir og hin var landsstýrismaðurin íminisk eg ordliga hvør var hvar akkurát tá men men men tað var ein avtala sum var treytað av góðkenning frá løgtinginum men men hon kom ongantíð í løgtingið og tískil so so kann eg ikki fyri halda meg til hana so løgtingið avgreidj hnai ikk eg haldi at hon bleiv lagd fram beint áðrenn valið men men hon bleiv ikki avgreidd tinginum tá tað kemur til tað sum vit arbeiða við í løtuni so er tað ein loysn frá eysturoyartunlinum í tí rundkoyringini niðan á heggin arella niðan á hamarin har ein rundkoyring er og so tann heildarloysnin er so harfrá og við tunnli yvir á oyggjarvegin og við o til føroyar og frá til føroyum oman á glasir tað trúgvi eg loysir ein stóran tronga av ferðslu á marnargilsvegnum tí øll ferðslan úr hoyvíkssaðanum kann tá fara eftir ovara vegnum meðan ferðslan vestanífrá og norðanífrá eisini hevur tveir møguleikar hvønn veg ið mann fer inn so eg trúgvi tað loysa vit sum koma úr vágum altso nú nevnir anniku olsen at tað viktigasta er tann frá og at binda kaldbaksvegin upp í tann tað er ein rættiliga dýr loysn og har má eg se bara siga fyri meg sjálvan at um tann loysnin ikki kemur og eg komi til havnar og skal etá glasir so hevi eg ikki verið iva um hvønn veg eg fór so fór eg sjálvandi í ytrarigv inn uttan um havnin og oman á glasi eg havi ein son sum ger tað longu í dag altso at hann fer ikki í trongan men roynir at sleppa sær uttanum yvir á villingardals vegin á tann vegin so so tað er g ikki ærø fyri ferðslan val altíð fara har
sumsum sum lættast teg ja so er tað annika olsen
gersuvælja takk fyri harra formaður øog tað er gleðiligt at landstýrismaðurin er jaligur yvir at fáa hesa loysnina í lag og tað er eingin ivi um soleiði um eg síggi politiska landslagið so verður tað fólkaflokkur sum kemur at loysa hesa avbjóðingina við við jørgen sum jørgun niclasen sum sum landsstýrismanni javnaðarflokkurin hevur so havt allar møguleikar til at loysa hesa avbjóðingina tí at tey hava jú bæði havtlandsstýrismann og borgarstjóra og tað eydnaðist ikki avtalan hevur lagið á borðinum nú í góð fimm ár hon hevr ongantíð staðfest her í løgtinginum tað var ein avtala skrivað á eitt pappír ikki tí at okur hava verið glað fyri ta avtaluna tí okur hava hildið hilduð okum til hana í býráðnum og hon hevur fyrsovuð verið útmerkað í so máta hendan fjórða ferðsluagurin er umráðandi tann fjórða ferðsluagnurin sum eg kalli tunnilin undir villingardal ella frá villingardali yvir í oyggjarvegin er umráðandi at fáa tí at vissi okur ikki fáa hana tað fjórðu lívella ferðsluagruna so kemur øll ferðslan at koyra oman ígjøgnum villingardags vegin og sundsvegin og tað eru tveir vegir sum í dag eru eru altso køirnir standa líta niðan í villingardal og tú sleppur ikki út á ringvegin fyrr enn eina ferð seint út á seinnapartin so vissi mann skal hetta sum ein páskentur sum hevur hjartatrupulleikari visti tú skalt leiga agrarnar tætt at hjarta so mást tú fáa ein bipass og tað er hesin tunnlilim sum sum má koma og sum jørgen eisini er inni á at fáa vegin gjørdan frá kaldbaksvegnum og niðan á á skarðhjallan er eins og umráðandi tí at vit skulu ikki fáa hann so endar øll ferðslan inni eftir hvítanesvegnum og tað er kanska tann mest trafikeraði vegurin í dag við allar
flestum ferðsluóhappum so hetta vóru spurningarnar og takk fyri svarið ja takk fyri eitt eiti jørgen eitur jørgen niclasen hann skal ikki hava orðið aftur so er hesin spurningurin svaraður á avgreiddir vit fara til fjórða spurning sum eisini er til jørgin niklasen landsverk og nú er tað tað bilju stinussen sum fer at spyrja um funningsfaraðaðað vegin
ger so væl takk fyri harra formaður ja formaðurin sigur at tað verður spennandi eg havi tríggjar spurningar til landsstýrismannin tann fyrsti er nær verður gongd sett á at breiðka vegin til fundilsfjarðar tann næsti er hvussu nógv kostar tað at breiðka allan vegin inn í bygdina og ígjøgnum bygdina og tann triðja er hvussu nógvir bilar koyra um dagin tá ferðslan er mest eftir fundilsfjarðarvegnum og viðmerkingarnar eru funnilsfjarðarverin eru breiðkaður fyri ein part frá avkoyringini millum fjarða og norðurmóti bygdini í funndilsfirði men enn er langt eftir á mál eisini eru nøkur vendupláss gjørd nýliga sum bilar kunnu møtast á smala teininum ferðslan er økjandi serliga tunga ferðslan er vaksandi ið funnist fyri halda tvey stór vinnuvirki til sum hava hevur ta avleiðing at nógvir stóri tungir bilar dagliga koyra eftir vegnum ferðavinnan hevur eisini tikið dik á seg í økinum har bygdirnar elduvík funningur og gjógv liggja fyri norðan nógvir stórir bussar við ferðafólki koyra serliga í háárstíð eftir vegnum tað ber ikki til hjá stórum bilum at møtast á smala teininum eisini er tað trupult hjá vanligum persónbilum at møtast tí mugu bilar sum møtast at smala teininum halda av á venduplássum og bíða eftir mótgangandi ferðslu tað hendir ofta at bilar fara útað vegnum tí ov smalt er at møtast fyri fýra árum síðani varð mett at kostnaðurin ar breiðka vegin allan vegin inn í bygdina liggur um fimtan milliónir krónur síðani tá eru nakrar milliónir brúktar at gera vendipláss og at breiðka ein lítlan part nú hevur tað áhuga at vita hvør metti kostnaðurin er fyri at breiðka
allan vigateini takk fyri ja takk so er tað jorgeniclasen ansir maur
ger so væl ja har varmaður nú nú vil miðflokkurin ikki meir tann smala vegin men funningsjarðarvegurin er tvei kilometrar langur og tað eru bert tvey hundrað metur sum eru tvíbreytað men hann liggur væl í slættlendi men er ov smalur sum miðflokkurin hevur júst boðað frá og ikki bygdur til ferðsluna sum koyrir har í dag trupulleikar eru serliga tá størri bilar møtast verkætlanin við at betra umstøðurnar á vegnum fór í gongd í tvey túsund og nítjan og vóru tvær komma seks milliónir brúktar til vegin hetta árið tvey víkipláss vórðu braðkað seks av verandi víkiplássum vórðu asfalteraðir og umleið fýra hundrað metur vórðu braðkaðar í summar so verður arbeitt víðari við at braðka vegin og sum sagt so er tað samlaða strekkið sum skal braðkast tveir komma tveir kilometrar at dagføra landsveg kostar sambært landsverk millum tíggju og fjúrtan túsund krónur per metur og tað svarar so til seksogtjúgu milliónir fyri tveir komma tveir kilometrar tað ljóðar ja ja eg má so bara siga í mínum oyrum nógv men einaferð var tað ein landsstýrismaður kára bjóðaðardur sum ikki bar upplýsingar víðari sum hann hevði fingið frá landsverk og hann mundi blivið avhøvdaður ella bleiv hann avhøvdaður so upplýsingar frá landsverk siga altso seksogtjúgu milliónir og tá tú so kemur til skrásetingar so hava vit onga skráseting av ferðsluni á funningsfjarðarvegnum nærmasta skrásetingin er við við norðskotatunnilin so so har hava vit ikki tøl upp á ferðsluni men sum sagt so tær fýra komma sjey fimm milliónirnar sum eru játtaðar í ár á løgtinginum tað fer mann í gongd við at breiðka fyri í som

og sum fá orðið fyrst heðilsa griðasen kjørpan takk fyri har formaður at hatta ljóðar hvussu er tað vera stór tøl og mann má siga at tað er hvussu er ymiskt hvar henn mann er hasum tað bleiv settið arbeiðið í gongd tá var tað henni í gold landsstýrismaður sum settið arbeiðið í gongd til at broyðka til stjørnum í fær eg meini tað bleiv broyðkað um fýra hundrað metur fyri sjey hundrað og hálvtrýss túsund og tað var rebrekking uppi í eisini tað var ikki eitt gongd bara uppfylling og vit sum húgva eftir vegnum til funnisfirðar so so má mann staðfesta tað tað at draga seg um at brokka har hevur mann longu brúkt hálvtrýss milliónir til hvat tað var landsstýrismaðurin segði tí virkar hatta ljóða ótrúligandi nógv og eg veit eisini at bjóða út aftur í fjør og tann parturin var eisini nakað tað sama so at hatta ljóðar hvussu er løgið mann kann hvussu staðfesta tær sum annað upp á hvar henn mann er í landinum tá ið í talanum men tað var gott nokk ikki at saltera tað strekkið sum
bleiv gjørt men tað bleiv hvussu í brakka
ja takk fyri tær formaður funningararveðurin er gott haldi eg at hann bývir orðnaður og broyðkaður fyri tveimum árum síðani gjørdi mann samstundis eitt asfaltlag frá funningi til ella funningsfirði til elduvíkar og tann tað haldi eg vera eitt sovorðið prosjekt sum ikki árliga eydnaðist øgiliga væl og eg haldi mann eg haldi at eg hoyrt frá landsverk síðani at tað var ja teir síða beinleiðis tað var eitt kiksað prosjekt so at eg haldi at tað verður snilt at landsstýrismaðurin kundi samstundis hugt upp á um um tá ið mann nú fer inn í hjá henda vegin um mann tók tann partin um at hugt upp á hvat hvat
tiksaði við tí posjektum takk fyri hjálvfurmaður
hennigoldja harra formaður hatta har ei sindur involveraður í drakkingin ela funn sfjørð men tað tekur altíð sína tíð í nídagani tá ið tað begynti tað tað tað m var so ófatilig vð hesun her tað tað tað er slett sum eittpannukaka also tað er ein vesiligi munur a sum hevðisagariasen vísti á til tjørnuvík tey sum hava verið í tjørnuvík síggja tað at at tað er ikki familju viðhvørt annars altso mannbreiðkari eitt berg og tað kostaði ein ein minimus part av hesum her av hesum her sum her er talan um av ein lærari ófatiliga orsøk so fór mann at breiðka báðum síðum og gjørdi tað at tað bleiv dupult so dýrt tað sama sum vísti g á her nú til elduvíkar heg helt at tað var fínt at breiðka annan vegin tá fingu egu loyvi til so vísti tað seg tá ið tað komu nóor lagt inn so stendur eitt húsið o vegin ta húsið bleiv ikki funnið útav fyrr n fyrr nn mann man komið tætt ímóti tí og tað bleiv so bamba soleiðis til at maðurinikki kundi kundi ikki brúka tað hvørt inn til eitt tela annað tá tá ið ið tað var ferdigt men telefonins sfjara má vera tað bíligasta strekkið í føroyum at breiðka

djóni nolso joensen gersuvæl ja takk fyri harra formaður ja hetta er ett vegastrekki sum afturvendandi er uppi í tinginum og vendur og og tað er væl á veg til at blíva til tað betra men tað sum eg ikki verið frammi í dag saman vi hendan spurningin tað er at faktiskt hevur tað tá mann tosar við fólk í bygdini so er økt vinnuvirksemi og treytarflutningur o hvørt á síðnum gjørt tað at at tað er faktiskt ótrygt at kanstu men siga báður menna við har tað ikki er breiðkað inni í bygdini mann hevur fokuserað øliga nógv upp á tann uttara toinin har mann tólarnir nú eru hvussu frá bygdarfólki har at tað er øliga vandamikið fyri fyribarnafamiljur og og vognar og hvørt á sínum sum ganga inni í bygdini so tað er kanska ein spurningurumann skal raðfesta kanska frá bygdini og úteftir heldur enn enn at enn at fokusera upp á tann
uttara teinin so takk fyri harra formaður ja so er tað spyrjarin sum kann fáa orðið aftur biljustinussen
ger so væl takk fyri harra formaður og tað vórðu nógvar skilagóðar viðmerkingar afturat spurninginum jón joensen nevnir millum annaðhetta her at tað er ótrygd at ganga í bygdini og tað er tað sanniliga tí har er næstan heldur eingin veg øksl so tað ber sletkki til hjá fólki at ganga eftir vegnum í bygdini har er tíbetur onkur minni veður sum mann kann ganga eftir men tað vildi absolutt veri skilagott at mann kanska raðfestir upp á tann mátan at tá ið mann fer holt við at her at mann kanska byrjar inni í bygdini fyrst fyri at fáa tað strekki í ordan men mín mín spurningur snýr seg um allan vegin til bygdina og inn ígjøgnumbygdina eisini eg gangi út frá lanstýrsmaðurin hevur svar upp á tað eisini ta er ein partur av svarunum hesum tveimum komma tveimum kilometrunum og eg eri púra samd við hennikold altso eg skilji púra sleppcsa riasen tað sama at tað skal kosta millum tíggju fjúrtan túsund krónur permetur samstundis sum mann vísir á at tá ið mann hevur broyðkað til tjørnuvíkar so kostar tað átjan hundrað og fimmoghálvfjerðs krónur permetur altso har er eingin samanhangur í so tað er eta erntað er ein undarligur tar undarligur upplýsingar sum landstýrismaðurin e finguð frá frá landsverk altso tá ið hendrik old svaraði hesum fyrispurninginum fyri nøkrum árum síðani tá kostaði allir vegarte henerin fimtan milliónir og tað var tað var ein meting sum allarhelst ikki varð for logt sett so og og tað at vegateinum er so púra slættur har er einki hvørgunmegin á vegin altso tað er bara at breiðka og leggja eit lítið sindur av av gróti undir so hevur tú ein breiðkaðan veg so tað er haldi eg burdi verið líka til høgrabeinið at broyðka hettaher eftir uttan iva tað bíligasta strekkið í landinum at fara eftir og at brøkka so vónandi vónandi hevur landsverk roknað lísindin skeivt ella nógv skeivt tá ið teir hava s
so høg tøl so er tað jørðin
iklasen gerfólkja harra formaður nú nú eri eg ikki so tekniskt vitandi at her sum henni er goldurin ja mann skal breiðka á báðum síðum ella bara einari síðuni men eg hevði fyri tilla mær at breiðkað mann bara á aðru síðuni so kundi ferðslan ótarna kort í maga tað er hvussu so er nakað men men sum tú verður sagt her at sær avbjóðingar tá stóru bilar møtast og har er vinnuvirksemið í funningsfirði sum ger at har eru fleiri stóru bilar sum møtast so at er á vegasteðki sum ikki er tíðarhóskandi tá tú so kemur til prísin so havi eg upplýst fyri tinginum tað sum eg havi fingið at vita men tað sum heðin sakariasin vísir á tjørnuvíkarvegnum er so ikki yvirhøvur sambarligt tí tú hevur upplýst her so tískil tá ið landsverk nú fer at bjóða út í summar so vóni eg hvussu sær at tær bjóða út upp á sama máta sum tær gjørdu tí tjørnuvíkar tí tá fór tað líkasum og bjóðaðu út hvussu nógv kunnu vit breiðka hvønn metur fyri og út frá tilboðnum kundu mann so avgera hvussu nógvan metur mann skuldi breiðka gjørdi mann tað sama her við sær her fýra komma sjey milliónar funningsfyri so kundi tað væl verið at vit fingu nógv meira burturúr enn enn vit rokna við men eg siti eisini spurnartekin við hendan høga prísin og tá ið tað verður boðið út við sum fýra komma sjey milliónunum tá vita vit kanska betur hvat vit kunnu
at fáa fyri tær ja so færbæl jusinussen orðið ein aferð afturat er so síðsta umfarinum ger so væl
ja takk fyri hara formaður ja eg haldi eisini at landstýrismaðurin burdi bjóðað hesa verkætlanina út soleiðis fyri alt allan teinin treytað av játtanin ú løgtinginum s hevði hann fingið at vita ítøkiliga hvat sovorð vigatstrekkið kostar og so hevði ann eisini fingið í einum einum so fríum útboði sum yvirhøvur til ber soleiðisnar at tað ermann fær fatur í tí vitanini hjá teimum sum eru von við at gera sovorðnir arbeiði mann mann sigur hvussu hvussu vilja tey reikka vegin og hvat vilja tey gera tað fyri altso leggja hatta opið út til til marknaðin so haldi eg at mann hevði fingið tað besta úrslitið og tað er eg haldi at tað er týdningarmikið at mann fær dagført sovorðni vegasterkir sum hettar sum eru sum eiga at vera so bílig at dagføra samstundis sum mann hugsar um at nyttuvirði av at dagdagføra og breiðka eina sovorðna vegaføroying er øgiliga stórt tá ið mann hugsar um tann tað virksemið sum er norðanfyri henda vegin tað er ikki bara í funningsfirði men tað er eisini í ferðavinnuhøpi tá mann tosar um elduvík funning og gjógv so hevur tað týdning at mann hevur góðar góðar veg føroyingar tí tann vegurin sum liggur frá funningsfirði og til funnings tað er ein góður veður og hann hevur verið góður í nógv ár og hevði hendan hesin vegateinurin verið á hædd við tann vegin so hevði mann eina sera góða farleiði so hetta er í grundini ein fløskuhálsur sum langtsíðani burdi verið verið gjørd nakað við so eg havi ta tiltyk til at jørgun niclasenr
at fáa skil uppá hettar takk fyri harra formaður ja takk fyri so er hesin spurningurin svaraður og vit fara so til tann fimta spurningin hann er eisini til jørgun niclasen og hann er frá eykun samoelsen viðvíkjandi endurskoðaðir ferðætlan leið fýra hundrað og koyring ígjøgnum eysturoyartunnilin
eygum samelsen fær orðiðja takk fyri harra formaður nú fara vit at koyra á teimum vegunum sum vit hava viðgjørt í allan morgun øh hesin her spurningurin hann snýr seg um hesa her ferðaætlanina sum varð send til hoyringar tá ið nú eysturoyartunnilin er komin har mann har mann gjørdi eina ferðaætlan har tað bara varð koyring ígjøgnum tunnilin úr klaksvík eina ferð um morgunin og heimaftur um kvøldið og tað sum eg spyrji landsstýrismannin um tað er um mann tekur undir við at mann setir eina ferðaætlan í gildi har tað bara er samband einaferð um dagin til havnar úr klaksvík vist hann ikki ger tað um mann hevur biðið strandferðsluna endurskoða ferðaætlanina su mann kann fáa ei betri ferðasamband nú hoyringsfreistirnir úti og nummar trý um landsstýrismaðurin vil tryggja at norðoyingar og eysturoyingar fáa eitt nøktandi ferðasamband til havnar gjøgnum eysturoyartunnilin tað er soleiðis at leið fýra hundrað hevur jú verið alla tíðina ein av teimum mest brúktu leiðunum hjá bygdarleiðum og mann hevur altíð havt tað at rudan hon er byrjað í klaksvík og enda í havn men nú virka tað sum at mann lendir øllum á høvdið tí at nú nú er líka sum knútapunkt í skipaniskrossurin og tað merkir at øll tey sum búgva norðanfyri har fuglafjørð eysturoynni eysturkommunu og klaksvíkini líkasum eru avskorin fyri at brúka hesa leiðina og tað virkar nokk so óskiljandi tí at mann hevur hoyrt frá serkønum innan økið at tað ber væl til at skipa eitt samband soleiðis nar at norðoyingar og eysturoyingar eisini fáa gagnð av hesum og tí er tað at eg vil gjarna hoyra hvat landsstýrismaðurin hvat fyri hugsandi landsstýrismaðurin hevur um hetta nú uppskotið hevur verið til hoyringar um mann kann vænta at tað verða nakrar broytingar og at um tær verða til tað betra takk fyri harra formað
ja so er tað jórikur niclasen sum fær orðið
ger so vælharra formaður landsstýrið arbeiðir fyri at ferðasambandið er so gott um alt landið sum møguligt ogeysturoyartunnilin letur upp fyri nógvum møguleikum og er ein góð ferðaætlan hjá bygdarleiðum av stórum týdningi fyri at knýta samfelagið enn nærri saman men sum kunnu so hevur uppskot til ferðaætlan hjá bygdarleiðum júst verið til hoyringar tað komu seksogfýrshoyringsskriv inn nógv av teimum eisini frá kommunum og er strandferðslan nú farið undir at viðgera hoyringssvarini eisini í samstarvi við áhugapartar áðrenn nøkur endalig ferðaætlan verður gjørd upprunaliga ætlan skuldi eta seta seg gildi fyrsta apríl tað verður tað ikki næstu vikurnar so verður uppskotið viðgjørt nærri og fyribils havi eg so ikki uppskot um eina ferðaætlan hvussu hon tá kemur at síggja út men tað er givi at norðoyingareysturingar og øll onnur sum skulu hava nøktandi ferðasamband gjøgnum eysturoyartunnilin millum miðstaðarøki og norður føroyar til gagns fyri vinnu og borgarar viðurskiftið viðvíkjandi gjaldið í eysturoyartunlinum hevur í ávísan mun verið eina avbjóðing tí tað í tillagingunim eisini hevur verið neyðugt at halda seg innan fyri galdandi fíggjarkarmar og sáttmála við bussveitarar kostnaðurin fyri at koyra ígjøgnum tunnilin eisini fyri strandferðsluna við bussi hevur verið ógvuliga høgur og strandferslan skal halda seg til ein fíggjarkarm og so víðari so tað sum eg kann siga at á teimum hoyringsskrivunum sum er komin inn skulu øll ynskini í ferðaætlanini uppfyllast so koma nógvir pengar at mangla í og tí kundi tað verið ein møguleiki at kommunurnar eisini eru við til at fíggja eina slíka ferðætlan soleiðisnar at vit kunnu eftir líka so nógv av teimum ynskjum sum eru komin sum møguligt so vit fáa eitt gott ferðasamband men sum sagt heta er avbjóðandi og næstu vikuna verður tað viðgjørt áðrenn vit hava
eina ferðaætlan at taka støðu til ja so er tað onnur sum kunnu fáa orðið fyrst
er tað beinir johannesen gersuvæl takk fyri tað er sjávandi rætt sum landssýrismaðurin sigur at tað er tað er ein spurningur um játtan og manglar upp á tað men eg haldi eg sjálvur tað er kanska løgið nú tá i mann hevur fingið hesi farleiðini at mann ikki g gagnnýtir hann á fullan hátt at mann næstan eg veit ikki trýstur fólk til at koyra hann longsta veg til arbeiðis tá i tey skulu við buss bussinum og at mann bara ger ein túr hvønn dag aftur fram og so tað er eit sindur løgið og eisini tað at mann ikki fer ígjøgnum tunnilin norðureftir um morgunin tá ið kanska fólk skulu til arbeiðis úr havni og norðeftir tilnorðureyggja í eysturoynna so vónandi fær landstýrsmaðurin saman við strandfersluni eina skilagóða
loysin uppá etur málið takk fyri
frimut rasmussen ja takk fyri ja tað undrar meg eitt sindur at at hendan rutan sum eg ætla ta hevi verið paserað upp á ferðina í millum klaksvíkina og havnina at tað knappliga skal verða tvingað lt bæði í fuglafirði og at tað skal tvingast ígjøgnum sundalagið spurningurin er í mínari verð um um mann er um hann hevur spurt teir sum reka bussarnir um hvussu hetta kann gerast á skilabesta hátt sum eg havi skilt so eru møguleikar fyri at gera hetta her nógv einklari enn hvat ið strandferslan hevur fingið tað til men tað er so bara ein spurningur hvussu mann hevur handfari efta hr ela hvussu mannur
gipidalur takk fyrija takk so er tað spyrjarin aftur eykun samuelsen
ger so væl takk fyri harra formaður ja her eru fleiri ting í hesum eg haldi bara tað sum landsstýrismaðurin nevnir at tað eru seksogfýrs svørð komin inn tað tíðir upp á at tað hevur ein stóran áhuga millum fólk og mann kann siga at hetta her við at at gjaldið í tunlinum er ein avbjóðing udað e ein spurningur um játtan ja tað kann væl vera men sum eg havi skilt so eri so ber tað til at gera eina rímiliga góða ferðaætlan innan fyri tann sama kostnaðin tað er møguligt at atgjaldið í tunlinum kemur afturat tað skal eg ikki siga men men tunnilin hann skal landið jú jú gjalda so ella so so tað tað má bera til at loysa tann partin at visti ikki nokk ferðsla í tunlinum so hangur tað jú á landinum so at tað mátti bór til ella eg eg trúgvi at tað eigur at bera til at loysa tann spurningin og tað haldi eg er eisini nokk so prinsipielt at vit tosa um umhvørvi og og og og slita vegum og alt hetta her og privatbilismu í mun til tað at brúka almenna ferðasambandið at mann líkasum her beint hevur havt eina almenna rutu sum hevur verið ein tað mest brúkta hvat tað kemur til fólk og nú kanska mann líkasum trýsti fólk at koyra tað longra vegin til arbeiðis so er tað øgiliga skjótt at mann kanska sigur ja men so gevst mann bara við at brúka tað almenna flutningssambandið so fer mann bara at koyra í privatbili sjálvur og so er tað tað er so hvønnfalt ikki gott fyri umhvørvið og tað virkar eitt sindur bagvent mann kann siga ati at mann hevur fingið ein tunnil sum fleiri siga seg ikki vilja brúka tí hann er fordýrur meðan tey sum kanska gjarna vilja brúka hann tey fáa ikki møguleikan so eg vóni at mann fer at arbeiða og fáa við hesum her og at tað úrslitið sum kemur burturúr er at mann fær kanska eina einfalda og betri ferðaætlan
takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað jørgunniclasen gersovælja frú forkvinna øh tað eru løtur har ið eg freistist til at fara inn at seta meg sjálvur bara at gera ta ferðætlan tí tað kann ikki vera so innviklað sum fleiri av sagt við meg mann hevur brúk fyri at vera í havn tjúgu minuttir í átta ella tjúgu minuttir í níggju um mann hevur brúk fyri at koma úr havn tjúgu minuttir yvir trýogtjúgu minuttir yvir fýra verrisimpul men so einfalt er tað nokk ikki so sjálvt um eg havi hug at fara at seta meg inn í eina rokningar tyr at gera ferðaætlan so so haldi eg ikki ordiliga tar uppgavan ger n landsstýrismannin men nú er eg sum sagt hoyringsskrivirin komin inn talsi a nú havi mann øll sjónarmiðu og ølla ynskir mann klárar neyvan at uppfylla øll men fær mann tillaga nøkur sum eygun samelsen nevndi av teimum ynskjunum og uttan at tað pjøðist at kosta meir so hevði tað verið tað allarbesta koundi mann har í samskifti við kommunurnar kommunurnar hava jú havt fleiri ynskir eisini at kanska kommunurnar luttóku eg veit til dømis at í kalsoynni har er er klaksvíkar kommunrnar komin inn og luttekur við einum ávísum gjaldi afturfyri at fáa fleiri túrar við bussinum í í kalsoynni og tað ev riggað væl so so hevði tað veri ein møguleiki so so hevði tað í hvussur verið gott men sum sagt ferðatlan skuldi komað í gildi fyrsta apríl tað kemur hon ikki nú verður tað viðgjørt við hesum hoyringsskrivinum og hoyringssamstarvspørtum og so næstu vikurnar so verður komið fram til til eina ferðætlan sum tá eg
til at taka støðu til takk fyri sær tú spyrjarin eyðkun samuelsen
ger so væl takk fyri harra formaður ja má freistast til at siga sjálvt um um landsstýrismaðurin hevði gjørt ferðaætlanina sjálvur so kann hon ikki verða verri enn tann sum bleiv send til hoyringar men skemttilsíðis eg haldi at tað er gott ella at mann setir seg ordiligani og tekur sær tíð til at viðgera hetta her tí tað tá ið tað nú eru so nógv hoyrings skrivar at mann ikki trýsti ta ígjøgnum fyrsta apríl tað haldi er gleðiligt og sum sagt so hevur mann í hvussu her hvussu er frætt at tað eru fleiri einkul uppskot sum kanska eru eitt sindur einklaði okkurt uppskoti er komin inn eisini um hvussu mann kann loysa hendan trupulleikan sum eg havi skilt og kanska heldur seg nokk so væl til tað fíggjarliga so tekur mann øll ynskini við og far íð hvussu her gjørt tað soleiðisnar at at tað er betur fyri fyri fleiri so haldi eg tað er gott tí at eitt skal mann minnast til tað eri ikki bara fólknorðanfyri sum skulu til havnar til arbeiðis tað er eisini fólk sum koma úr havn norðureftir til arbeiðis og har ann mann siga til dømis á skúlunum í norðoykjum brúkar mann kanska tímalærarar úr havn og sum visti mann ger tað so trupult um mann skal brúka tí gomlu leiðin og brúkast nógva tíð so e kanska verji at fáa fólk at koma til tey tingini so tað er ferð flutningurin hann gongur báðar vegir og til hendan spurningin við kommununum tað haldi eg ati eg veit at klakskar kommuna sum landsstýrismaðurin nevndur varð er vr verið við í kalsoynni so tað er kanska ein spurningur sum mann kundi viðgjørt men eg vóni at vit fáa eitti eina góða ferðætlan sum sum veruliga ber til at brúka so at mann ikki følir seg sum hann gjørdi tá hetta kom til hoyringar sum a man varð settur aftur í ta tíðina a teimam kanska bara hevði sjóvegis samband takkfyri
ja eg fái mær takk fyri og tað eru so ikki fleiri sum skulu hava orð til henda fyrispurningin og vit fara víðari til tann næsta og hann er somuleiðis til jørgen niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum og hesin spurningurin er viðvíkjandi yvirtøkuni av familjufyrisitingini og tað er akselvegur hannesen sum spyr
ger so væl ja takk fyri frú forkvinna tað eru tvinnir spurningar til landsstýrismannin tann fyrra er soljóðandi hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at tryggja at starvsfólkini á familjufyrisitingini ikki verða merkt av at málsøkið er komið á føroyskar hendur otá seinni spurninguri soljóðandi hevur landsstýrismaðuin ætlanir um at tryggja at starvsfólk sum heild ikki koma í eina verri støðu í sambandi við yvirtøkur av málsøkjum í framtíðini undanfarna samgonga samtykti at yvirtaka persónshúsfólkaog arvarættin hetta er við sær at familjufyrisitingin koma føroyskari hendur á ólavsøku tvey túsund og átjan í sambandi við yvirtøkuna vóru starvsfólkaviðurskiftini viðgjørt sambært løgtingslóg nummar fýraogfýrs frá fjúrtanda mai tvey túsund og fimm um rættindi løntakaran a í sambandi við at landsstýrið yvirtekur mál frá ríkismyndugleikunum starvsfólkini fingu tað tá ta fatan at yvirtøkan ikki kom at ávirka lønarviðurskiftini hjá teimum ávís starvsfólk á í familjufyrisitingini eru sett eftir sáttmála við danska fakfelagið hk ið gongur hesin sáttmálan út fyrsta apríl í ár tað vil siga um nakrar fáar dagar hesin sstarvsfólkini standa nú til at missa fleiri túsund krónur sum eg havi skilt kanska ímillum tvey túsund og fimm túsund krónur om mánaðin nú tey skuldu setast eftir føroyskum sáttmála vandrið er fyri at starvsfólkini siga seg úr starvi og av servitan sum stovnurin hevur uppbygt sær gjøgnum nógv ár hvørvir við teimum til tess at fáa at vita um landsstýrismaðurin heldur at at starvsfólkini eiga at varðveita lønarstøðu sína í sambandi við eina yvirtøku og um hetta eisini eiga at verða galdandi í líknandi málum í framtíðini verða hesir spurningur
takk fyri so er tað landsstýrismaðurin jóka niclasen sum fær høvi at svara
ger so væl ja taka frú forkvinna tað eru nógvir smálutir í hesum spurninginum og eg eri í øslað við at svara einum skivligum fyrispurningi sum er komin um sama so tá fái eg tað meira útgreina men sum høvuðsprinsipp so haldi eg at starvsfólk sum arbeiða tjá tí almenna um tað er yvirtikin ella ikki skulu arbeiða undir líka umstøðum og tað vil seg vera undir føroyskum sáttmálum eg eg haldi ikki at tað er rætt at vit í føroyum hava fólk við við somu førleikum og líknandi starvi at tey hava ymiska løn tað er hvussur ikki nakað mann hevur hildið rætt fyrri tað sum er við yvirtøkum tað hevur eisini verið gjørt fyrr tað er at tá ið yvirtøkan verður framd so halda starvsfólkini fram í teirri sáttmála sum tey eru í hesum førinum hksáttmálanum sum er ein løn og so eru nógvar ymsar viðbøtur úti viðbót tíman starvast í føroyum og so framvegis og mátin mann ger tað uppá tað ertá mann biheldur tað so leingi tann sáttmálin er gildin hann fer úr gildi fyrsta apríl í ár í hesum førinum so ger mann tað at hesar her viðbøturnar sum tey fáa nú flyta tykur á føroyskan sáttmála sum harvið er eitt sindur lægri men so ger mann tað nú tá gjørdi mann eisini tá mann yvirtók kirkjuna í sínari tíð at tey behalda somu løn inntil tann føroyski sáttmálan hevur fingið hesa lønina aftur tað vil altso siga tað at at mátin at gera tað upp á tað er at mann koyrir tíðarskeið út og so skulu tey ikki niður í løn men so behalda tey lønina inntil lønarhækking á tí føroyska sáttmálan hevðir fingið tey aftur so eru starvsfólk við somu útbúgving á líknandi størvum í føroyum á somu løn so so tað er tað sum eg havi fingið at vita men sum sagt vit eru í ferð við at eg eri ferð við at fáa at meira úrgreina svar í einum skrivligum fyrispurningi tað er ikki so altt man fær sagt
takk fyri so eru tað onnur tingfólk sum kunnu biðja um orðið og tað er ein
ella taðer siri stenberg sum fær orðið ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg havi eisini sent ein fyrispurning um hetta tað hevði øgiliga stóran týdning tat familjurættin blei yvirtikin av starvsfólkini fylgdu við tí tey eru faktisk innihaldi í stovninum ø og sum skilst so er tað nú ein ósemja um hvussu mann tulkar altso lógina um um mann skal hava somu rættindir í sáttmálaskeiðnum ella um mann skal hava somu rættindir varandi tann seinasta yvirtøkan sum heur havt starvsfólk við sær er mærvitandi kirkjan fólkakirkjan og har havi eg hvussur fingið upplýst at tey starvsfólkaviðurskiftini blíva óbroytt aftaná yvirtøkuna so viðsu fakfelagið gongur við til at mann hevur eina yvirgangsskipan fyri tey starvsfólkini sum eru í starvi og og og og broytta treytin fyri tey komandi so dugi g ikki at síggja tað er ein trupulleiki at tey starvsfólkini sum eru yvirtikin forseta undir somu treytum tí soleiðis málið eisini hevur verið viðgjørt alla tatíðina t tð heur ongantíðverið ætlanin at at treytirnar skula
boytast hjá starvsfólkum takk fyri takk fyri so venda vit aftur til spyrjarar og
aannesgesjak fyri frú forkvinna h soleiði sum eg skilji í máli ha verið ávísar samráðingar ímillum lønardeildina í fíggjarmálaráðnum og starvsmannafelagið men tar hava ikki borið á mál og so hevur lønardeildir valt at meir elaminni trumpa sínu vilju ígjøgnum við at brúka sum loysnirætt og hevur sagt at vit fáa hsa her lønina her og at tit koma setan tretara fyr hesar og ta kan ikki av tí so eg liggur kanska ein hóttan um uppsøgn av starvsfólkunum og tað er kanska gera seg inn áftær samráðingarnar vælhugsandi og suman hyggur generelt um yvirtøkur so er tað stóran týdning tanda yvirtøka eydnast væl tað er at hon er væl fyrireikað at mann hevur starvsfólkini við í í fyrireikanumi og at starvsfólkini flyta við tá ið mann starvsfólkini er av stovnum távið yvirtøkuni øh vit hava sæð nakrar ar yvirtøkur ikki eru væl eybnaðar millum annað tí mn skepta pengarnar av sum tað kostar yvirtøkan ella at starvsfólkini ikki komi við tað ofta tey sum sita við vitanum og at vistu tað verður nú ein loystur frameftir ikki bara í hesum førinum marn loystir frameftir at mann sigur at starvsfólki kundu ikki rokna við at fáa teir somu setanar treytiri men verjgu setaninr tey túsund l yvirtøku so er vandi fyri tá ið vit skuldu yvirtaka okkurt annað um um mann er samdur ella ósamdur yvirtøkuni tað kundi veri løgreglun og dómstólarnir at starvsfólk kanska mótarbeiða yvirtøkuni og og kanska sltkki koma við at siga upp og tá fer øll vitandi spillis og yvirtøkan fer ikki eydnast væl og uman kan vera samdir ósamdur í e í eina yvirtøku men fermja gvi teim yvirtøka so fyri føroya fólk sum tað týdning kum eynast væl tí e hali ag ernok so prinsipielt hvussu mann ferð við hesum starvsfólkum herpeint eisini fyri hvussu ramtíðyvirtøkur skulu skulu eydnast ogh sum eg skilti landstýrismann í hesum førunum tað lsi t ferikki koyrdi niður í løn men tær fáa heldikkinógvar lønarhækka tað sig løn rk kunini okk standa í stað í nógv ár inntil ta føroyska lønin er komun har upp og so eg haldi geisini nakar við arbeiðstíð og annað at gera sum eru ikki tær somu í føroyum sum við danmark h undir øllum umstøðum so haldi eg at vit sum politisku myndugleiki eiga at verða lærd um kann siga tað soleiðis eisini fyri at tryggja at yvirtøkur ganga væl og vitanin á teimum stovnum ikki hvørvir hvørvir hon so er vandi fyri at yvirtøkurnar ikki eydnast so væl sum
sum er eiga at gera takk fyri landsstýrismaðurin jørgen niclasen
ger so vælja eg eri samdur í at tá ið vit fremja yvirtøkur so skulu vit gera tað ordiligt men eg so vil eisini siga tað at tá vit fremja yvirtøkur altso so má tað vera soleiðisnar at starvsfólk har ið hjá sum arbeiða hjá landsstýrinum mugu verða lønt eftir sáttmálunum hjá landsstýrinum og tí haldi eg at at hesin mátin at gera teg uppá at mann hevur ein glíðandi eina glíðandi yvirgongd tað vil altso siga at mann yvirtekur í dag og so fara fólk niður í løn og og upp í arbeiðstíð og sovíðari sovíðari tað hevði eg ikki verið í rættir mátin at gjørt og tí haldi eg tað at at vit hava skyldu til at gera tað sum eg hev gjørt tavl sig at tey hava behildið lønina eftir donskum sáttmála til til nú fyrsta apríl við øllum teimum viðbótum og og tilleikum altso ferð og tillegg tí at e dansku sáttmáli nú mann sendir til føroyar arbeiða tað behalda tey alt í hesi her trý árini og tá tey nú koma yvir á føroyskan sáttmála so er føroyska lønin lægri enn tann danska við hesum viðbótunum men so beheldur mann somu lønina og so tekur tað eina tíð altso tað vil siga tað at inntil tann føroyska lønin hevur fingið hesi her aftur og og um tað tekur kambaka lønarækjhækkanin er men tað kanst tú taka tvey ár fýra ár fimm ár ell ella har á leið og tað eg upp á sama máta sum hann gjørdi tá mann yvirtók kirkjuna taðv sið at tey embatsfólkini sum eru har vóru fyrst í tí danska sáttmálanum flutt so yvir ei føroyskan við ein viðbót sum gjørdi hattað ikki fór niður hog so kom lønarhækkingin og át tað upp og so vórðu tey so lønt sum sínir kolegar aðrastaðni við tí føroyska samfelagnum so ein glíðandi yvirgongd er viktig men tað er sanniliga eisini viktigt at fólk sum arbeiða hjá landsstýrinum skulu verða lønt eftir sáttmálum sum landsstýrið hevur gjørt og ikki eftir nøkrum
tóttmál takk fyri seinasta umfar
kseve jóhannesen ægersvæl ja eg eg haldi ikki eri heilt samdur við landsstýrismannin tí at tað hevur altso atso ein yvirtøka hevur so stóran týdning fyri okkur føroyingar at hon eydnast væl tá vit femja uina yvirtøku at starvsfólkini eru har vitanin er har og alt koyrir víðari sum um dikulsiónin hjá lógarbroytingar menn annars sum um stovnurin virkar sum vikar frammanundan virkar væl og føroyingr at fáa ta tænastuna sum tey hava tørv á frá hesum frá hesum stovnunum og tá er vitanin hjá flestu fyrisitingarligu stovninum tað er starvsfólkini vussu tey ikki koma við so hvørvivitanin so er tað stórt afturstig og so tekur akrátí ítøkilig fólkini herpeint eg skilji at lanin teg kanska talan um fimm fólk ikki fleiri enn tað har á leið og og tey sita við eini vitan og tey hava havt ein arbeiðsgevara har tey so hava havt nakrar nakrarsetanartreytir ena eina løn tað at nýggjir arbeiðsgevarða kemur inn í hesum førum í staðin fyri ríkismyndugleikarnir so landsstýrið skal mann so fara inn og broyta lønarsóminum altso sum teka privat so fyritøka verður seld og kemur nýggju arbeiðsgevarin er tað grundarlag fvið broyta broyta lønina tað kann mann gera men vandin er at stovnurin fer illani av tí tí starvsfólkini sum er vitaninm og stovnum velja at fara tí at tey ikki vilja fara niður í løtuni ella fáa verri setrarnarteytir en tey hava havt í nógv nógv nógv ár tí haldi at tað e rættiliga ivasamt eisini við sum hyggur frameftir uttan iva hvoma okkara yvirtøkur vórða gjørdar í framtíðini skulu tey starvsfólkini spæla við og fylgja við so er týdning at tey eisini kundu kenna seg tryggan ati slepti tú ikki raka teirra setanartreytir og lønarviðurskiftir

ger so vælfrú forkvinna altso tað hevi verið órímiligt at staðið her og sagt at fólk við somu útbúgving og somu antseniteti sum gjørdu líknandi arbeiði hjá tí almenna at tey skulu hava ymiska løn altso vit mugu siga at arbeiddið hjá landsstýrinum so ert tð ert tú á einum føroyskum sáttmála einum sáttmála sum landsstýrið hevur gjørt við avvarandi fakfelag men akkurát tað sum akseve johannesen nevnir her er at tá man so fremur eina slíka yvirtøku jamen so sigur landið at neim tú heldur fram í tí sáttmála tí danska sáttmálanum sum sum vit landsstýrið ikki hevu gjørt inntil hann gongur út í hesum førinum var tað trý ár aftan á tað er so munur á tí føroyska og tí danska sáttmálanum so fært tú munin soleiðisnar at at eingin fer niður í løn inntil tann føroyska lønin er komin upp á ta samlaða sum tað var árið og so fylgja tey víðari við lønarhækkan so tað er ein ein glíðandi yvirgongd har mann ikki tekur nakað frá fólki á vegnum men men fyri meg er eingin ivi atfólk sum eru í starvið hjá landsstýrinum skulu lønast eftir sáttmálum sum landsstýrið hevur gjørt og ikki eftir sáttmálum sum eru galdandi í einum
noðrumlandi takk fyri so varð hasin spurningurin svaraður tann næsti spurningurin er somuleiðis jorgen niclasen landstýrsmarinum fíggjarmálum og hesin spurningurin er viðvíkjandi siglingini um skopunarfjørð og tí tingmaðurin brandur sandoy sum spyr
ger so væl ja takk fyri taðr viðvíkjandi siglingini um skopunafjørð spurningarnir soljóðandi er ætlanir um at broyta bíleggingarskipanina hjá hasfjørd og teistanum so tunga ferðslan í størri mun verður beind yvir á hastfjørd og tvey er ætlanin at hastfjørd skal halda seg til teir túrarligur lýstir ferðaætlanini ella sum nú har hastfjørd ikki siglir um bilar ikki hava bílagt pláss ætlanin við at keypa hasfjørd var at tunga ferðslan a mest møguligan mun skuldi verða leidd yvir á hasfjørð til tess at økja munandi um persónbila á kappasitetin á teistan hetta skuldi lata upp fyri at nógv fleiri persónbilar fingu møguleikan at bíleggja inn á teistan sum aftur førdu størri inntøku við sær sjálvt um eitt ár er farið síðan hasfjørð byrjaði át sigla um skopunafjørð verður kapasisiteturin um fjørðin framvegis ikki fult brúktur royndirnar hjá okkum sum brúka royndirnar hjá okkum sum brúka farleiðin um fjørðin eru at tunga ferðslan framvegis verður leidd yvir á teistan hetta við tí úrslitið at viðhvørt ikki loysir og at tað framvegis ikki ber til at bíleggja pláss til persónbilar umborð á teistanum tí teistin er fullur av tungum akførum hastfjør siglir ikki um eingin bilur hevur bílagt úrslitið av tí er at teir bilarnir sum ikki hava bílagt og ikki sleppa av teistanum mugu bíða í tímavís fyri at sleppa við næsta túr hjá teistanm tað kann ikki vera meiningin at hava eitt skip liggjandi uttan manna uttan at sigla summarið stendur fyri framman og tað er hav alstórum týdningi fyri eitt nú ferðavinnuna at siglingin við hasfjørd og teistanum verður betri samskipað so at tunga ferðslan bara brúkar hasfjørd teir fýra dagarnar um vikuna sum hasfjørd siglir tí hesar fyrispurningarnar til land
takk fyri takk so er tað landsstýrismaðurin jørgen niclasen sum fær orðið at svara
ger sovælja frú forkvinna til tað fyrsta so havi eg sjálvur verið út fyri tí sum brandur sandoy nevnir at mann kemur á gomlurætt og sleppur ikki við teistanum har er stóri bilar umborð og kemur so til skokurnar og tá liggur hasfjort har tí har er eingin bílegging farin fram tað sum strandferðslan upplýsir er at tey ætla ikki at broyta bíleggingarskipanirnar men skipini eru líka sum hvør sín skipan og tað vil siga tey sum tey arbeiða við nú er at fara inn at gera justeringar tað vil siga at mann kann fara inn soleisnar sum eg skilji tað at blokera stórum bilum umborð áteistan inntil hasfjord er fyltur upp og tað vil so siga brúka verandi skipanir men at gera ávísar justeringar eg skal so siga eitt afturat og tað er at strandferðslan heldur at mann kann fáa størri nyttu úr hasfjord við at sigla mánadag til hósdag ístaðin fyri sum nú týsdag til fríggjadag h eg eri sjálvur ivasamur og so veit eg ikki hvat mann í í løgtinginum heldur tað tá tað kemur til at sigla mair so er ikki játtan til at sigla meir tað sum nú verður siglt hashoard er virkin í fimmogfjøruti tímar um vikuna meðan teistin til samanberingar er virkin einoghálvfems tímar um vikuna so har er ein rættiliga stórur munur á men tann sigling sum eg nú er tað vit hava fígging til hashjór er keyptur til at vera farmaskip og ætlanin er sjálvsagt at siglt verður eftir ferðaætlanini men sum tað hevður sagt tað r tað er væl at merkja um nakar farmur er og tá er tey so eg vil siga vizzu farmurin vit koyrdu upbr á teistan og so er eingin farmur til hasfjór tað gongur ikki tað mugu vit fáa gjørt og tað ber til við einari justering
sigur safar takk fyri so er tað spyrjarin sum fær orðið aftur brandur sandoy ger so væl
takk fyri frú forkvina tað ljóðar gott at mann ætlar at sær at fara í gera nakrar justeringar inni í bíleggingarskipanini soleiðis at mann fer at blokera fyri bílegging ein á inn á teistan øsoleiðis at at tann tungaferðslan í staðin noyðist at at bíleggja inni á inn á hasfjørð og tað er akkurát tað sum eg millum annað at havi eftirspurt nú í í áraikki í áravís men í langa tíð altso tað er eitt heilt og eitt hálvligt ár síðani í hesin í hesin báturin varð settur í sigling um skopunafjørð tað mátti ikki verið so ringt at funnið ídav at at gjørt soleiðis at tær stóru bilarnir fóru yvir á hendan bátin og tí ætlaði eg mær at spyrja nær kemur mann so mikið langt sum at mann at hendan skipanin verður verður broytt hitt við at sigla mánadag heldur en fríggja tag tað dugi eg slett yvirhøvur ikkiat síggja nakra meining í tí at tað er serliga fríggjadag í tað stendur á við at føra ferðslu tvørtur um fjøru so tað tað dugi eg ikki at síggja eg eg veit ikki um tað skal vera fyri at manningin skal fáa eina longri vikuent ella hvat taer men menataðvis er tað so er tað altso ikki nøkur nøkur góð grund fyri tí øh ein annan lítlan spurning hvat kostar at fáa um so er at mann skal skal hava víðkað siglingina hjá hasfjord hvat kostar tað at fáa hasfjørd at sigla hvønn daga ím vikuna í staðin fyri fýra dagar um vikuni vit vit hava verið øgiliga forstáilig nú í hasfjord hevur verið brúktur til at sigla ví farmi út til nólsoyar h men problemið hjá okum blívur tað at tað er nú í nærkast summarið og um summarið er munandi munandi meir ferðsla enn enn er um um veturin og tí er tað ótrúliga viktigt at vit fáa tikið ta stóru ferðsluna øh og koyrtshaðna yvir á hasfjorð so so ofta og
sum sum gjørligt takk fyri jørgen niclasen landsstýrismaður
frú forkvina hetta fyrsta við justeringin nú eri eg ikki so innarligu í tí men so er hetta nakað sum skal gera so hvørt tavil siga tað tað má tað má justerast alla tíðina ø so eg gangi bara út frá at t er tað tar bá man við og og kemur beinanvegin at blíva betur enn tað er g havi ikki beturi svar enn tað tað næsta var hvussu nógv kostar tað at fáa ein at sigla meir tað havi eg ikki upplýsingar um so har fái eg tíverri ikki svara hviðvíkjandi mánadag til hósdag í staðin fyri sum nú týsdag til fríggjadag eg nevndi svarinum at eg var ivasamur tí eg minnist siglingina um vestmannasundin tá var fríggjakvøld problemið mánadagur var sjáldan nakað problem men um um umstrandferðslan hevur nøkur nakrar argumentir fyri tí um tað um tað er so nógv meira farmur mánadag enn til fríggjadag tað tað loyvi eg mær at at ivast í men men eg veit tað ikki um tað er at manningin skal hava longri vikuskifti so er líkamikið um fríggjadagurin ella mánadagurin kemur í vikuskiftið so verur tað allongt allíkavæl tað var bara spurningur hvørj enndað so so eg kenni ikki tær ítøkiligu ynskini men eg hugsaði at nevna tað her í dag tí hetta her er tað sum strandferðslan heldur rætt eg sjálvur eri ivasamur men áðrenn tað verður avgerð tikin um tað so má eg hava betri
grundgevingar fyri tí takk fyri
takk fyri frú forkvinna hetta seinasta sum landsstýrismaðurin nevnir hetta her við at um at leggja um til til kanska sigla mánadag staðin fyri fríggjadag eg havi prøvað at spurt meg fyri hjá vinnulívini suður í suður sandoynni og tað tey metar tað vera heilt heilt burturvið at tí at frígjdagurin er tann dagurin sum er sperdur øh annars er øgiliga nógv at vinna við at fáa ferðsluna yvir á hasfjørð ta tungu tí at tú kemur at leysgeva eina rúgvu av kapasiteti til at føra bilar við teistanum altso persónspersónsbilar og tað er hvønn tann einasta dag í árinum tað er trupulleikar av at bíleggja inn á inn á teistan við persónsbilum tað er í heilum í tað sigur null tá i mann skal inn at bíleggja og so tei man kemur har og skal umborð jamen altso tá eru tá standa tveir stórir tveir tríggir stórir bilar fá ta stóru ferðsluna yvir á hasfjort ger tað soleiðis at tað ikki er møguligt at bukka inn á hasfjort nei iná inn á teistan frá klokkan seks fimmogfjøruti inntil klokkan seytjan tjúgu øhteir dagarnar tá ið haskur siglir so loysa vit alt hetta her problemið við at og vit fáa eitt stórt ferðslulop tað ivist í onga løtu í vit fáa eitt stórt ferðslulop við tað at vit kunnu ata at at persónbilar veruliga kunnu bíleggja inn á skipanina so eg tað tað skal so vera í øllum førum mín áheitan iíðan at at vælsignaðir royn og skipa tað betri soleiðis at soleiðis at vit fáa tað veruliga nyttuna burtur úr hesum keypinum sum vit hava gjørttakk
takk fyri og landsstýrismaðurin jørgen niclasen fær orðið
gersovælfrú forkvina ja eg eri púra samdur við spyrjarin brandi sandoyr at tað sum eg sjálvur upplivdi at bilar standa eftir at tað ikki ber til at bíleggja við teistanum samstundis sum hasfjorðd liggur tí har er eingin bílegging øh so so tað gangi eg bara út frá eg skal hvussu gera mítt til at strandferðslan fær tað at virka tí sjálvandi mugu vit krevja at tunga ferðslan ikki sleppur at bukka á teistan so leingi sum tað er pláss á hasfjord tí tí ellaði er jú endamálið við hesum keypinum slett ikki tað sum vit ætlaðu so eg skal vusu gera mítt til at athetta kemur at henda at tað gera ferðslulop tað ivist eg ikki í hvussu stórt
veit ikki takk fyri vit fara so víðari til tann áttanda spurningin í dag hetta er eisini tann áttandi spurningurin tiljórgu niclasen landsstýrismann í fíggjarmálum og hesaferð snýr tað seg um nýggju prísásetingina hjá strandfaraskipum landsins og tað er tingmaðurin brandur sandoy sum spyr
takkfyri frúi forkvinna ja tað er í sambandi við nýggju prísásetingina hjá strandfarskipilanusins spurningarnir soljóðandi nær verður nýggja prísásetingin hjá strandfariskipil landsins klára setir verk og nummar tvey ætlar landsstýrismaðurin at broyta nakrar prísir á sjófesfarleiðinum áðrenn nýggja prísásetingin verður sett í gildi tella sett í verk landsstýrismaðurin hevur áður greitt løgtinginum frá at strandfaraskipir landsins arbeiðir við nýggjari prísskipan sum serliga skal gagna teimum lokalu ið eru tey sum brúka sjóvegis farleiðirnar mest sagt var at mann arbeiddi við einum leisti fyri bæði sjóvegisfarleiðirnar og tyrlutænastuna har øll ikki skuldu gjalda sama prís fyri at ferðast tey sum búgva á farstíðani oyggj skuldu hava ein prís tey sum ikki búgva í oynni ein annan prís og so skuldu fremmandafólk rinda ein triðja prís á heimasíðuni hjá ssl er fráboðað at príshækkingin er á veg at príshækking er á veg fyri farmabilar um skopunafjørð prísuvrin fyri at fáa ein lastbil í og úr sandoynni sum er fimtan metur langur er ellivu hundrað krónur í dag og hesi akfør rinda altíð fullan prís tilsvarandi lastbili kostar túsund krónur aftur og fram undir tangafjørði og við haldi kostarum átta hundrað krónur samstundis sum mann arbeiðir fyri at lækka prísin undir tangafjørði kann taðfastaðfestast at arbeiðið við at hækka prísin um skopunafjørð tað kann undra at mann ger frá stóran mun á borgarunum í samfelagnum tí hesar spurningar til

ger so væl summi spyrjarin eisini vísir teg á so hevur nú í rúma tíð verið arbeitt við einum trýbýttum prísbygnaði tað vil siga á oyggj og útoyggj fastbúgvandi í føroyum og føroyingar ikki búgvandi í føroyum mann hevur ment eina skipan og tað ber ikki til at siga nær skipanin kann setast í verk men tað verður helst gjørt í stigum tyrlan hjá ætlanðslog flýgur sambært ferðaætlan fyri standferðsluna lága prísdir gera at hetta ávirkar tær tænastuna sum sáttmálin veruliga er roknaður til nemliga at veita tænastu til tað vanliga uppruna útoyggja lívið ein prísdrekkur tískil klár at seta í verk í tyrluni har útoyggjabúgvin rindar ein lágan prís sum higartil vanligur føroyingurin eitt sindur hægri prís henni dag og ikki fastbúgvandi í føroyum tann hægsta prísin strandfaraskipulansins mennist sum sagt eina kt-skipan sum skal megna stýra hesi ymisku prísásetingini og sum eg skilji tað so ætlar mann at royna íverkseting av hesari skipanini og tað hugsar mann at gera á fyrst einari leið fyri síðan at fara víðari sannførdan arbeiðir við at dagføra alla prísskipanina sum eg júst havi nevnt og tað er einki endaligt har og tí ber ikki til at siga nær hesar verða settar í verk hinvegin kann eg siga verður tað soleiðis at kommunur hækka havnagjøld so koma prísirnir at at hækka tilsvarandi tí strandferðslan skal fylgja stýrisskipanarlóginum sum øll onnur at teir hava ikki loyvi at brúka pengar uttan
at teir hava tær takk takk fyri so er tað spyrjað nei so eru viðmerkingar frá ting
tingfólki edvar jacobsen er fyrst ger sovæl takk fyri frú forkvinna hatta er eitt áhugaverdur spurningur at viðgera hvat prísur skal vera eisini tá mann kemur út í í ter ymisku oyggjarnar og tá ið mann býr á faslandi og hevur kanska fimmogfýrs prosent av landinum fyri sær uttan at skula í eitt skip so er tað kanska ikki akkurát tað mum hugsar um hvat tað kostar at at at sigla men men eg halditðvar spennandi tá mann fer at síggja í nýggja prísskipan hvussu verða samansett og hvussu tað verður í forhold á tey sum búgva út í kanska út eina útoyggj í forhold til tey sum kanska koma út har nú er tað tosað um at hava tríggjar ymiskar prísir tað er so nakað sum mamma má venda eg dugi ikki at síggja ordliga at vit hava kanska upp aftur hægri prísir tá vit fara í eina eina fergu niðri til dømis men men tað uppskot má man síggja fyrig at líkasum síggja hvussu langt tað verður defenserað ímillum tí at tað virkar eitt sindur løgið fór o til út
tilfeilingar og føroyingar takk fyri frá fólum
takk fyri soer tað siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna eg veit ikk um a tann síðsta viðmerkingin hjá landsstýrismanninum ljóðaði eitt sindur sum ein hóttan til kommunurnar tá ið tað kemur til sannfertslu kervið so er eingin ivi um tað at øll munna vera við til at betala men tað má sjálvandi eisini vera ein rímiligeit í og tað ber ikki til at tosa um ókeypis farleiðir í einum øki og durkandi farleiðir í einum øðrum tað far atað fara okur ongantíðat ganga við til tá ið man hevur snakkað um hetaher við fastbúgvandi so haldi eg eisini tað ber til at defferasera ímillum um tað er en fastbúgvandi føroyingur ella um tað er ein fastbúgvandi í tí økinum tí tað er ikki ney vendagvíst soleiðis at allir føroyigar pyaist at fáa ein legri prís fyri tí um tey sum eru fastbúgvandi ein øki kunna fáa tað prísurin fyri tey sum sigla hann má hvørfall ikki fara upp bæði í mun til kapping altso fyri okra vinnulív men eisini fyri at fólk í útjarðinum ikki munna vera verri stillaði enn tey longu eru men men um mann ger tað dýrari fyri restina altso
tey sum ikk eru fast takk fyri
sandoy fær orðið aftur gjørt so væl ja takk fyri frá fólkum tá ið nú landsstýrismagn koma nógv eftir at kommunur sum hækka havnagjøld skulu at mann kundi vænta príshækkingar í leiðinum tá ið har sum hetta hendir so trúgvi eg at vit kunnu ikki koma uttanum at koma inn á tað episoduna sum hevur verið har sum landsverkmaðurin í samferðsmálum og borgarstjórinum í skopunum hava verið úti og topptast um um havnagjaldið í skopunum hjá hásfjørð og og faktum er har í tí málinum at tað eru ikki nakað havnagjald sum er hækkaðtað er soleiðis at tað er eitt havnagjald sum er álagt sum sum sum øll onnur skip sjálvandi eisini gjalda og tað sigur seg sjálvt at við einum skipi sum sum siglir ímillum eitt tveir havnir so fylgir sjálvandi eitt havnagjald við tað so eg gangi bara út frá tí at tá ið í landsverkmaðurin úttalar seg soleiðis at tá ið í havnagjaldini hækka so verður tað lagt oman á prísin tað er her ikki nøkur hækking skedd tað vil eg siga at tað kemur væl ikki at ganga tí við prísum so tað spurningur er hvussu verður so við fráboðanini sum ssl hevur verið heimasíðuni hjá sær har sum teir fráboða at tað fer at hækka tá ið vit snakka um at hækka havnagjaldið hjá havnum so meini eg bestemt at tað var ein hækking í havnagjaldið hjá havnakommunu einaferð uttan at tað gekk út yvir prísin á ferðaseðlum bæði hjá strandfarligtum skipið sínum suður til suðuroyar og út til nólsoyar so og tað eisini at tað argumentið má væl eisini koma í spæl hetta her at at fólkaflokkurin skal vera tann sum fer at hækka gjøldini til vinnulívið tað tað trúgvi eg lívið
lítið uppá takk fyri takk fyri landsstýrismaðurin jøku niclasen
gersæeg vil siga at vit báðir brandur sandoy hava verið við til at vit fáa ein sandoyartunnil tað er ein komma tríggjar milliard sum samfelagið setur av fyri at fáa fast samband í sandoynni h men aftaná valið so har lítið og einki varð hent í sandoynni á nøkrum slagi fýra ár brandur sandoy kom so inn aftur og tað var beinanvegin við báðir settu fokus á at vit mugu fáa betra tænastuna um skopnarfjørð serliga við farmi vit leitaðu eftir fergo ta tók langa tíð tað er skattgjaldarin sum rindar fyri ta ferguna við keyptu fyri at betra tænastuna millum annað fyri fyri skopun og raksturin av tíbetali skattgjaldaran allir og so ír fíggjarlógin samtykt og so hava vit teir pengarnar og so kemur ein eyka rokning og ja mann mann mann hevur rætt at senda at seyga rokningina men tað er bara spurningurin hvør skal betala hona altso ein ein tænasta sum er so nógv betri í sandoynna huttan at tað kostar nakað og so tekur mann afturfyri at mann fær betri av betri tænastu sendr ana rokning til landið afturfyrisigur hann ja men altso fyri tað fyrsta hevur strandferslan ikki lov til at síggja burturfrá eina slíka rokning pengar mun koma onkustaðni frá og tí hevur mann so sagt jamen so er hann hjarnan at gera henna at leggja tað á farmin hetta er jú farmafergan og ogog tað er so tað og og tað sum eg sigi eg veit hvat brander sandor nevnir hett her við havnarkommuna hækkaði á gjøldini tá meini eg mann skuldi reagera pront tað altso eg skilji ikki hví mann ikki gjørdi tað altso tí tí at hetta her tosar mann um borgarar í somu kommunu at røkja siglingina millum havnina og nólsoy og har tekur mann at hækka gjaldið og letur allar skattgjaldarar í føroyum rinda altso sat eg í landsstýrinum tá so hevði eg gjørt tað sum eg havi gjørt nú og vissu nakar annar kemur við einari hækking so ætli eg mær eisini at senda ta rokningina víðari út til brúkaran

ger sovælja takk fyri frú forkvinna øhtað er nú soleiðis at tað er ikki at hend nøkur hækking mann krevur bara gjald fyri eit skip sum er komið at sigla og og og liggja ogagmi áið ta tíðina tá ið tað ikki siglir og tað er einki meir natúrligt inn at mann at mann ger tað øhavnargjald er eisini partur av rakstrinum av einari fergu so eg dugi ikki at síggja trupulleikan yvirhøvur sum er sum er við við hesum at at skopna kommunan nú krevur eitt gjald fyri atat hasfjørdliggur í skopun tað skal eingin ivi vera um at vit eru øgiliga øgiliga tæknnemlig fyri at atsandoyggin hevur fingið eina fergu at sigla afturat og tann fergan ger mun sum er hon ger gottnokk ikki nóg góðan mun tað hava so diskuterað etir hinum spurninginum hveir áðrenn men men hon ger mun sum sum sum sum nú er ha og og tað tað skal tað skal mann ikki undirmeta og tað gera vit heldur ikki men tú kann ikki fara og hækka prísirnar fyri vinnulívið í einum øki og so vænta at mann politiskt fær undirtøku fyri at lækka í øðrum økjum tað tað er altso politiskt gevur tað sletkiki meining altso yvirhøvur so so eg vænti at vit fara at finna eina góða loysn upp á tað her og eg vænti ikki at tað verður veruleiki at nakað gjald fer at hækka tvørtur um fjørðin eg kundi kanska komið við einum góðari góðum hugskoti til til landsstýrismannin í hesum sambandi tað er tað at vit ruvit eru akurát í ferð við at selja eitteitt skip sum ikki er kalkulerað við í fíggjarætlanini hjá hjá strandferðsluni fyri í ár og tað betíðir eina meira inntøku kanska upp á eini trý hundrað túsund og tað er tað sum havnargjald til til skopunar kommunu er so tað kann ikki tað kann g ikki fara ov ov fella hetta her
tak fyri harra takk fyri og seinasta umfar tað er landsstýrismaðurin jørgun niclasen sum fær orðið
ger sovælja eg má siga at eg haldi framvegis ikki rímiligt atskopnar kommuna kemur við einai rokning aftur fyri at fáa eina so nógv betri tænastu vistu tú hugsa um skopunar havn altso hvussu nógv í skopunar kommunu hevur lagt av pengum í skopunarhavn tað veit eg ikki eg hugdi leysliga i sikkuboið fekk alt við ja síðani nítjan hundraðog áttaoghálvfems hevur landið brúkt trýss milliónir í skopunarhavn og landið evur sjálvt afaltera og tá grót kemur innsiglingina sum erlað landið sum betalir at taka tað upp so so landið hevur so og landið hevur alt við rampann at gera so landið tekur sær av øllum meginpartinum í hesari havnini og tá vit so harafturat betra tænastuna við at vit báðar brandur sandoy koma við einari ferju afturat so tekur borgarstjórin í í skopin og sigur takk fyri hesa tænastuna og takkarløn er ein rokning omaná tað heila eg eg eg fái tikið at vera rímiligt men men m vit kunnu ikki nokk t betala men tað er bara tað at at vit mugu vísa á hvat pengarnir koma frá um løgtingið hevur hug at játta í hesum førinum vil eg kalla tað stuðul til skopunar kommunu so so so so ger mann tað altso tað tað er ikki verri so tað er bara tað tá ein rokning er komin sum mann hevur skyldu at betala so er krav at mann skal finna pengarnar tí tað r ikki loyvi tilat brúka pengar sum ikki er til eg kann nevna til stuttleikar at onkur onnur havn hevur luftað somu tankar við hækkaðum gjøldum øog tá hevur svarið verið tað sama so gongur tú tí ferðaseðlarprísirnar og og tey hava so valt
til at vera takk fyri vit fara nú til næsta spurning og hetta er tann seinasta spurningurin til jørgen niclasen landsstýrismannurin og fíggjarmannurin í dag hesaferð er tað ruth vang sum spyr og spurningurin snýr seg um nólsoyar leiðina ruth vang
ger so væl takk fyri fyli forkvinna enn ein spurningur hetta er ein heilt ítøkiligur spurningur nólsoyarleiðin hevur seinastu tíðina verið merkt av nógvum óreglusemi lutvíst vegna tað at ternan ikki hevur verið tøk lutvísvegna teir trupulleikar sum hava verið við nýggja arlukongsdóttir í løtuni sigla ljósuð støðan er sjálvandi langt frá oktomal tí nøktandi ferðasamband er ein avgerandi fortreyt fyri at búgva í nólsoy eitt nú ferðast bæði børn og vaksin dagliga til havnar í skúla og til arbeiðis samtíðis saknað nólsoyingar at vera kunnaðir um hvørjir ætlanir eru fyri farleiðina frameftir spurningarnir eru itøkiliga nær væntast ternan at vera liðugt umvæld er ætlanin at ternan skal avloysa teistan tá hesin skal til eftirlit í vár summar og í so fall nakan væntast at ternan verður tøk aftur til nólsoyarleiðina hvørjar ætlanir hevur landsstýrismaðurin við nólsoyarleiðini til ternan verið tøk aftur hvussu er støðan viðvíkjandi erlu kongsdóttir og nærkast ein avkláring viðvíkjandi trupulleikunum við rútunum og til seit hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at kunna nólsoyingar um støðuna og framtíðarætlanirnar tað er eingin loyna at tað r verður nokk o nógv alment frammi um at nólsoyngar kenna seg ótryggar og sjálvandi tær plivingarnir sum hava verið í sambandi við at rútarnir eru brotnaðir hava verið nokk so ógvusligir og kanska gjørt tað at nólsoyingar nakrir er hvussu eg kenna seg eitt sindur óseðgar við at ferðast aftur og fram tí sær
hevði hesar ótøkiligar spurningarnar takk fyri so er tað jørgen niclasen landsstýrismaður sum fær høvi at svara
ger so vælfrú forkvinna teir upplýsingar eg fái frá sleipustøðini sum ternan er á er at ternan verður liðugt umvæld fimtanda til tjúgunda apríl hog næsta spurningu er s so er ætlanin at ternan skal loysa av tá ið teistin fer at beting seinni í vár og ætlanin eer eisini at erla kongsdóttir skal sigla á nólsoyarleiðini tá ternan ikki er tøk tavlsiða tá an avloysir teistan men tá fert so hasfjorðd eisini at røkja farmasigling á nólsoyarleiðini tá tað kemur til eltir kongsdóttir so eru allir rútarnir í salongini og á brúnni tær verða nú skiftir til leksan tað veit eg ikki hvat g feri nakað men tað er í samráð við avvarandi myndugleikar og eg fái at vita at tað er á rútur í tolinógv meira bæði av bendingum og av ristingum strandferðslan bíðar framvegis eftir einari endaligari frágreiðing frá veitarunum um hví upprunaligu rútarnir brotnaðu so við tí so gongur ikki í lang tíð tilella kongsdóttur kann fara aftur í sigling strandferðslan kunna sjálvandi leypandi
við umstøðuna takk takk fyri so er tað ruth vang spyrjarin sum aftur fær orðið
gersvæltakk fyri ja hatta vóru ítøkilig svar frá landsstýrismanninum til ítøkiligur spurningar og eg havi ikki sum so at leggja nakað afturat eg fari bara at heita á landsstýrismannin um at tryggja at samskifti við nólsoyingar er leypandi soleiðis at mann ætlar tíðina at kunna hvør ið ætlanin er og hvat liggur fyri framman so soleiðis sum eg hoyri landsstýrismannin so er ætlanin at erla kongsdóttur aftur kemur í sigling og at mann hevur skift rútarnir soleiðis at teir tola munandi meira takk fyri

altso tað er sjálvandi ternan sum skal røkja nólsoyarleiðina men hon má loysa av tá ið teistin skal til umvælingar í í seinni í vár og meðan hon er har so verður tað ella kongsdóttur sum siglir og hassfjørð sum røkir farmasiglingina takk fyri so varð hesin spurningurin svaraður og vit fara nú yvir til munnligar fyrispurningar til jenis av rænastuðu landsstýrismanni uttanríkis og mentamálum tann fyrsti spurningurin er viðvíkjandi e og x útanum útiklingarmøgvingarmøgum skúgvingar saman við miðnámsskúlaútbúgvingum og tað er jóannes joensen sum spyr ger so væl
ja heta er ein fyrispurningur til ella munnligur fyrispurning til jens arana landsstýrismann í uttanríkis og mentamálum viðvíkjandi e oxxútbúgvingarmøguleikum í føroyum tað er verkligar útbúgvingar saman við miðnámsútbúgvingum og spurningarnir ljóðar soleiðis tar tríggir í tali ætlar landsstýrismaðurin at arbeiða fyri at trý partarsamráðingarnar um yrkisútbúgvingarøki sum undanfarna landsstýrið arbeiddir við verður uppafturtiknar hevur landsstýrismaðurin ítøkiligar ætlanir um at seta í verk e oxútbúgvingar í føroyum og tann triði um so er nær kunnu vit vænta at hesin møguleikin verður bjóðaður út í viðmerkingunum kann eg lesa upp at í juni mánaði tvey túsun og nítjan var ein trý part av semja millum føroya arbeiðsgevarafelag føroya meistarafelag fya føroya landsstýri føroya handverkarafelag landsehandverkarana s ogkfelagið og starvsmálafelagið undirskriva talan vavrvar um eina slógbrótandi semju tí í føroyum hava vit ikki havt siðvenju fyri at landsmyndugleikar vinna og feløg gera trý partar semjur avtalan snúði seg um hvussu vit frameftir skulu skipa okkum á yrkisútbúgðvingarøkinum til tess at tryggja eina javna lærlingartilgongd kjarniin í semjuni var at fáa fleiri lærlingar og betri útbúgvingarmøguleikar og ítøkiliga vóru millum annað ætlanir um at seta í verk euxútbúgvingar danir hava í fleiri ár havt møguleikar at samantvinnað verksligar útbúgvingar so sum handverkaraútbúgvingar saman við miðnámsum hesin møguleikin ger at handverkarar kunnu um tær ynskja tað nema sær førleika sum handverkari við undirvísing og handverkaralæru soleiðis færir næmingurin bæði miðnámsprógv og sveinarprógv samstundis útbúgvingin ger tað møguligt at fara út at arbeiða sum handverkara eftir lokna lesna og gevur samstundis atgongd til víðari lestna og ái fyri tí miðnámsprógvi ger tað eisini møguligt at útbúgva seg á øðrum øki seinni í lívinum um eitthvørt skuldi hent á lívsleiðini sum ger at handverkarin ikki kann ella vil virka meira innan fyri fakið tað er til dømis ikki óvanligt at handverkarar fáa kropsligar skaðar ella gerast ovurviðkvæmi fyri ávísum evni tí verður hesin fyri
spurningurin settur takkfyritakk fyri so er tað landsstýrismaðurin jenis a rana sum fær orðið takk fyri
ger so væl skuldi eg siga ger so væl takk fyri frú forkvinna og takk fyri hendan her góða fyrispurningin trý partasamráðingar tað er eitt samstarv sum beinanvegin tá eg hoyrdi tað um tað fangaði sangaði mín áhuga og eg eri ivivíst um at tað fer at gagna øllum samfelagnum henda semjan hon varð gjørd á summri í nítjan juni tavil siga beint áðrenn áðrenn samgongan távarandi legði árana rind so har bleiv ikki nógv gjørt við tað men støðið sum nevnt her tað er frá einum einumtilmæli frá yrkisútbúgvingarráðnum frá tvey túsund og átjan um tillagingar av útbúgvingarøkinum semjan hon inniheldur avtalur um fleiri økir og síðani eg tók við sum landsstýrismaður hevur verið arbeitt við tí ella við ávísum økjum so sum endurskoðan av merikantiloyrkisútbúgvingunum tað er skrivstovuútbúgving við grein í fyrisiting og útbúgving innan heilsusølu og smásølu enn er tó ikki komið á mál við hesum men arbeitt verður miðvíst eisini við øðrum so næsti spurningur hevur landsstýrismaðurin ítøkiligar ætlanir um at seta í verk e ogxútbúgvingar føro ja og eg meti at e ox skipanum er sera sera áhugavert og okur hava brúk fyr henna í føroyum í danmark eru hesar útbúgvingarskiparir á nógvum ymiskum økjum og eg havi heitt á mína umsiting at kanna og viðgera møguleikan fyri at fara undir einam føroyska miðvísa føroyska eux útbúgving øtann seinasta spurningurin er eg haldi eg taki hann
tað há hann í mínum mestumfari ja takk so er tað onnur tingfól
ólk tann fyrsti eykun samuelsen ger so væl ja takk fyri harra formaður eg ja hetta her við at hava at skipa eg og xútbúgving í føroyum altso at ein lærlingur kann taka bæði hondverk og man siga studentsprógv samstundis tað haldi eg er sera átrokandi í føroyum tí at síðani breytaskipanin kom og st varð avtikið so mistu lærlingarnir líka sum tann møguleikan tí í stskipanini har hevði mann tríggjar almennar lærugreinir á gomunasialum nevod á fyrsta ári og so høvdu vit eina føroyska annað árs tað sum mann kallaði fyri atstøði har mann fekk hini trý sstegini og so hevði mann tikið eitt ár so eg vil mæla landsstýrismannin til eisini at hyggja eftir teimum royndunum sum vit hava sjálvi og eg vóni at hann vil arbeiða fyri at seta hetta her í í gongd tí at hðer nógvir lærningar sum saktans kunnu kunnu fáa gagn av hesum her og hava áhuga í tí í ynskjanum tepna
hond við tí takk fyri
edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg glaðifi at hoyra svarið um at mann farin at tað verður arbeitt víðari við hesum tí vit hava nemliga lagt okkum seðlarnar at vilja gera meir innan fyri tað handaliga økið tað vísir soleiðis at eisini føroyingar í dag fara uttanlanda at taka hetta her tí at teir vilja hondverk saman við miðnám kenni onkrum rættiliga tætt upp á meg sum sum fer niður til tað tað er eisini gott tað er eisini í ordandi at gera tað men tað evi bara verið so ótrúliga deiligt visu vit høvdu ta útbjóðingina her í føroyum tí at nógv eru meira hella meir til ta handaligu útbúgvingina og eg havi g havi so øgiliga ofta sagt eisini her í løgtinginum at vit mugu hava eina breiðari viftu av hvat vit bjóða út til mann sigur til til at geva enn fleiri møguleikar eisini til tey sum hella meir til tað handaliga enn kanska at fordjúpa seg bara í tí bókliga so at at vit ikki alt for nógvar av teimum útbúgvindum

poulsen ger so væl takk fyri forkuna eg haldi hetta er ljóðar øgiliga áhugavert at ølið umráðandi at vit skapa góðar og virðiligar umstøður fyri fyri handverkligar útbúgvingar og inn á fleiri øki so so er tað ein manglvøra at vit hava fólk útbúgving við við slíkum evnum og mærliðinum kenni ikki so væl hesa evuertaskipanina men men hvussu tað farir fleiri ung at at umhugsa tað handaliga og at tað ikki bara blívur ein normur at ja sjálvandi ferst á handskúla ella student ella ella hvatíða nær so haldi eg eftir eitt øgiliga øgiliga gott stig at taka viðsu tað kann føra okkum tannvegin ger vit at brúka fyri handverkarum og alt sítt hava inni her er gjørt av handverkarum undir elektrisk tól træsmíð og og víðari altso hárplaga og tendlaða og ja
øgiliga umráðandi at hava góð umstøður fyri teimum
anikoolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ein áhugaverdur spurningur og ikki minst svari frá landsstýrismannunum gleðiligt at landsstýrismaðurin vil taka hond um lærlingarnar og fáa teimum eisini eina skipaða miðnámsskúlaútbúgving okur hava heimsins bestu skúlaumstøður tað viler næstan vága at pástanda og tí er tað eisini umráðandi at okur rúma øllum næmingum við øllum teimum ymisku fjølbroyttu førleikunum sum tey hava tí tey hava ymiskar dygdir og ymiskar styrkir men at kunna leggja seg upp at teirra styrkjum og eisini kunna geva teimum eina eina góða barlastá á útbúgvingarøkinum er sera sera týdningarmikið so hepna hond til landsstýrismanninum at
arbeiða víðari við hesum takk so venda vit aftur til spyrjaran sum eg jóhannes joen
ansenger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað er jaligt at hoyra landsstýrismannin at hann er positivir frá øllum hesun her spurningurum sum eg set tí sum hann sigur eisini so gagnar tað væl á okkum øllum at vit hava arbeiðsmarknaðin sum er við í tilgongdunum og tað gagnar eisini at vit hava hesi ta handaligu ter handaligu lærlingarnar ella næmingarnar mamman vil at teir eisini fáa møguleikan at kunna nema sær útbúgving sum sum eru bókligar tí sum tað eisini stendur í viðmerkingunum hjá mær her ati at tað kann hendas nógv á lívsleiðini serliga tá ið mann arbeiða ina fyri handverk og og tá eru nógvir vandar í at mann kann fáa skaða gav ymiskum slag og og tú kanst fáa slitskaðar sum ger tað at tú mást útbúgva teg av nýggjum og hevur tú grundaútbúgvingina tahalsaa miðnámsútbúgvingina í forninginum so er tað nógv skjótari at fara eina aðra lívsleið og velja einaðra lívsleið tað sparið viðkomandi persóni nógvar skúlagongd og tað sparir eisini tíð og orku og oftani eru tey fólkini eisini komin til ors kanska ella eru komin so mikið nógv víðari at at vistu tey skulu ígjøgnum eina pluss eina aðra útbúgving so so kann tð taka øgiliga nógva tíð og kanska taka móti frá fólki so eg vil siga het her er ein fongur up á allar mátar tí tá hevur tú grundstøði í ordan og kanst byngja víðari hvønn veg tú velur tey allarflestu sum fara til handaliga útbúgvingar tey ynskja tað tí at t tey eru handaliga andløgd og vilja arbeiða ina fyri handverkarvinnuna men tað kundu vera ávís ting sum gera tað at tú mást hálsa um tað hevu mann hoyrt um og sæð fleiri ferðir g hetta er ein dyggur fongu fyri tey í øllum førum so er tað summi sum fara handverk ar vegin men tað var ikki ertað tað og so hálsa tey um og og fara bókliga vegin tað fáa tey se møguleika fyri her
er bara nakað gott í øllum sinni takk fyri ja takk so er tað
landstýrismaðurin jenisarana gersovæl púra samdur tann síðsti spurningurin ljóðaði um so geri nær kunnu vit vænta at hesin møguleikin verður bjóðaður út og svarið er at enn er ov tíðliga at siga nær týdningarmikið er at at arbeiðið er væl fyrireikað og at tað verður gjørt í samstarv við allar partar men mín vón og mál er at fyrsti e fyrsta eg og eksútbúgvingin kann verða klár at bjóða út til skúlaár tveyogtjúgu trýogtjúgu tað er tað okur stremba ímóti í hvussu annars takk fyri góðar viðmerkingar hetta at læring ustudent tað bókliga tað gongur hond í hond tað er so avgerandi neyðugt sum eykun samulsen nevndi onnur tók eisini afturí tas steffan klein poulsen at okur hava jú brúk fyri handverkarum skui styrkja tað handaliga og eg kann siga so seint sum í morgun í sambandi viðsvarið upp á hendan spurningin so gjørdi okur av í ráðnum at okur skulu raðfesta hetta arbeiðið longu fram eitt tað er eitt røtt arbeiði tað skal skipast væl gerast ordiligt men okur raðfesta tað heilt fram í í topp edva edva jakupsen edva jakobsen orsaka hon nevndi nevnd hetta her at summi noyðast av landinum tað skal ikki vera neyðugt o okur eiga at kunna taka okkum av hesum her heima hjá okum sjálvum og anikau olsen hon hon tosar um ettær heimsins bestu útbúgving tað er upphaftur beturi okur búgva í heimsins besta landi sum bært spurningurin um ati raðfesta rætt soleiðis at alt tað góða okur eiga her heima ríkisdømi tað
kmúr øllum til góðar ja takk so er tað spyrjarin síðstu ferð jóhannes joensen ger so væl
frú forkvina heilt stutt tvey túsund og trýogtjúgu sigur landstýrismaðurin tað ljóðar gott eg hugsi bara nú veit eg ikki hvat ið ein sovorðn útbúgving kostar um tað er óv meirkostnaður tað pjøðist ikki at vera tað kann vera umraðfestin á onkrum slag eisini við hvussu hvussu mann fær sett tgatbúgvingina saman soleiðis at mann fær effektivt gjørt tað men men sjálvandi tað kreva eit sidur av pengum tað rokni eg við men eg haldi hetta eru væl givnir pengar tí eg trúgvi tú sparar okkurt í hinum endanum har sum fólk kanska spara tíð og orku og kunnu koma út aftur á arbeiðsmarknaðin nógv skjótari so hetta er ein ein ein fínur møguleiki og eg vóni eisini at eg kann vera við til at stuðula upp undir ella vit kundu vera vitela sa stuðula upp undir sum eitt samt løgting takk fyri
ja takk so var hesin spurningurin svaraður so koma vit til spurningu nei hundrað og átjan orsaka punkt ellivu á skránni til jensara rænar landsstýrismann í uttanriksmentamálum viðvíkjandi lívbjargingarskeið hjá fólkaskúlalærarum og tað er uni rasmussen sum spyr ger so væl
takk fyri ja eg havi spurningar til jens a rana lansstýrismannin í uttanríkis ogmentamálum og tað er í samband við lívbjarging har eru fýra spurningar tann fyrsti er hvussu er støðan viðvíkjandi lívbjargingarskeiðið til fólkaskúlalærarar í samband við svimjing og metr landsstýrismaðurin at støðan er nøktandi við lívbjarging í fólkaskúlunum og metir landsstýrismaðurin at tørvur er á lívbjargingarskeiðverður lógarkrav hjá lærarum sum hava frálæru í svimjing í fólkaskúlium hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at fremja broytnhesum øki og viðmerkingarnar sum eg havi er at vit at fólkaskúlanæmingarnir fáa frálæru í svimjing er gleðiligt men hetta setir treytir til innihaldið í undirvísingini í svimjing men ikki minst trygdina at mistøk og óhapp kunnu koma fyri slepst valla undan men av tí at talan er um svimjing er tað krav at tey sum undirvísa ella tey sum taka sær av fólkaskúlaungdóminum skulu hava førleikar til at taka sær av um óhapp uppstanda umboð fyri svimjisamband føroya hava tíanverri staðfest hvat treytirnar til lívbjargingarskeið ikki altíð eru hilnar í samband við at lærarar hava undirvíst í svimjing í fólkaskúlanum
tí er hesin spurningur settur takk fyri ja takk og so er tað landsstýrismaðurin jens av rana
ger sovæltakk fyri frú forkvinna einfaldur og og beinraknur spurningar sum et fara at svara besta førleika tann fyrsta er hvør er støðan við víkjandi lívbjargingarskeiði í fólkaskúlanum í sambandivð svimjing í samstarvi við svimjisambandið eru lívbjargingarskeið boðin út í ymiskum skúlum í føroyum hetta hevur verið eisini verið gjørt í samstarvi millum skúlar og kommunur hesi lívbjargingarskeiðini hava verið boðin seinastu skúlaárini men enn er ikki talan um fasta árliga skipan sum fevna allar skúlar og allar lærarar og undirvísar í svimjing og tað má so gerast betri metir landsstýrismaðurin at støðan viðvíkjandi lívbjarging áí á fólkaskúlunum nøktandi mett verður at skúlarnir skipa svimjiundirvísingina væl og hava manning og uppgávuni og at bæði dygd og tal er nøktandi skúlarnir tryggja at tað altíð eiga at tryggja tað altíð er nóg mikið av lærarum til uppgávuna og at tað verður væl fylgt við at næmingarnir eru tryggir og svimja undir skipaðum viðurskiftum metraru landsstýrismaðurin tørvur er á at lívbjargingarskeið veru lógarkrav hjá lærarum sum hava frálærusvimjing í fólkaskúlanum tað verður ikki mett at vera neyðugt við lógarkravið tað burdi kunnað skipast uttan um lóg men er tað neyðugt so so eigar tað verðar gjørt hevur landsstýrismaðurin ætlanin um at fremja broytingar á hesum øki trygdartiltøk í samband við svimjing eru ásett í rundskrivið nummar tvey frá tólvta januar fimmoghálvfems rundskrivað um trygdartiltøku sambandvið svimjiundirvísing í fólkaskúlanum eitt nýtt dagførd grundskriv er í gerð og tað fer at áseta hvussu svimjiundirvísingin skal verða skipað og hvør krøv skulu verða sett til lærarar o undirvísi svimjing herundir eisini lívbjargingarskeið ætlan verður hendan skipanin sett í verk frá næsta skúlaári her gerð okkurt afturat at
svara meg tað kemur ja takk so er tað onnur og fyrst
herda johannes joensen ger so væl takk fyri frá fólkuna ja í sambandini hetta er eitt ábyrgdarfull starv at vera svimjilærari í fólkasturlandi tað hevur verið soleiðis at fimtan næmingar tað krevur ein lærara sum hevur svimjilæraprógv men aftan á fimtan næmingar so so er krevd ein lærara afturat og tað hevur verið hvussu er kravið at annar av teimum lærarunum tí ofta eru flokkarnir bólkarnir størri enn fimtan næmingar í svimjusenn tá hevur verið kravið verið tað at tann næsti lærarin ikki nýtist at hava svimjilærarprógv men omsæn er tað soleiðis at báðir hava og tað er eisini tí at tað er ikki øllum skúlum møguligt at hava allar lærarar sum hava svimjilærarprógv so mann krevur hvussu er at hvussu er annar lærarar skal hava svimjilærarprógv og í seinastuni hevur mann so kravt at báðir skulu hava svimjilærarprógv og tað er tað sum hann roynir at halda gudsgerð í fólkastutoy
tað sum eg veit um takk fyri
ja takk siristenberg ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg havi faktiskt bara tikið sum givið at viðurskiftini eru í ordan og at trygdin er í lagi og at lívbjargingarskeið eru tikin og og sovíðari so visti tað er soleiðis at tað varður sett spurnartekin við tað og at tað ikki er í ordan so má mann fáa hatta upp á pláss um gangandi tí at tað kann vera rættiliga álvarsamt vist tað ikki er í lagi so tað er bara ein áhitani til landsstýrismannin um at í samráða við skúlarnar at at fáa ta skipað soleiðis at
dútt hon altíð er nøktandi
ja takk frú forkvinna tað er fínur spurningur pp á tann mátan ateg øh nú vita okur tað sjó fylgjur tað lývbjargarar skulu vera í svimjihylunum og har sum sum altað fyrrigangur men so er tað strakk verri okur sum eru uppvósnir í ni jli nærmastu okur undrast yvir oyra í heila takið eri á fóti tí at tað hevur tað hevur spælt merkiliga væl av í heila takið men tað ger tað tíverri ikki altíð hetta hv frálæru í svimjing at at at lærararn er í standi til at vísar eisini til til til altso at fáa lív í fólk aftur sum tað hendir eitt annað við okur hava stórar svimjinar vivisi mann tekur tann stóra svimjihilin í vági so kundi tað fara inn tretivu lærararnr har og so komu tær ígjøgnum tað innanfyri enn at tveir tríggjar fýra dagar til dømis ttað sum tað sum skuldi verið neyðugt at havt tá mann tosar bara um lærarar í svimjing tað er ú tað er jú tann viktiasta parturin hitt hitti at allir lærarar kl da hava tað tað er eitt sindur yvirdrivið men
ja takk so er tað spyrjarin aftur hvussu hann trýstir á uni rasmussen
takk fyri og takk fyri svarið tað er gott at tað verður arbeitt við hesum málinum og tað er gott at tað eisini er verður arbeitt saman við svimjisambandinum við hesum her tað er bara hetta at er óhappi úti so so er tað viktigt at tingini erupp á pláss og tá ið svimjisambandi hevur staðfest at tað ikki altíð er í ordan men tíbetur vita vit eisini tað at at tað er í ordan í allarflestu støðum men rundskriv tey eru sjálvandi góð men tey har er ikki krav at halda tað so hvat er best á hesum øki um tað burdi verið lógarkrav ella ikki eg tori ikki at vera so bestemtur um ta men viktigt er at hetta er
ur takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin jens av rana
ger so væltakk fyri og líka leggja afturat at ætlanin er at nýggja rundskrivið um trygdartiltøk í samband við svimjiundirvísing skal eisini fevna um frískúlar serskúlar miðnámsskúlar háskúlar og eftirskúlar av tí at dagstovnaøkið er eitt kommunalt øki sum annað ráð var av ber mær ikki til sum er at lata dagstovnarnar verða fevndir av rundskrivum ømen eg vil eisini siga við við spyrjaran at hesin spurningurin hann ger sjálvandi gevur mær sjálvandi orsøk til at biðja um eina eina nærri gjøgnumgongd av um veruleikinum samsvara við eg havi nevnd spyrjarin sjálvur rundskriv nevnt at geva rundskriva út um umovsiteoriurnar og reglugerðirnar og og rundskrivini verða sild og umat hetta er optimalt á øllum skúlum tí tí tað má ikki henda at ein skúli dettur niður ímillum so tað fari eg at biðja um at fáa nettupp tí at spurningurin er settur við eftr at fáa t kannað og tryggja at at tað er í lagi at okur hava bæði svimjilærarar og og lívbjargarar lívbjargarar knýttir at hesum her økinum sum spyrjarin eisini segði tað r fór seint á óhappi hendir tað má ikki henda so takk fyri
ja takk uni trýst líka ja á tveyygurtrýss tveogtrýss ja takk so er tað spyrjarin aftur uni rasmussen ger so væl
takk fyri ja tað er gott at landsstýrismaðurin tekur hetta alvorligt eisini og og vil hava hetta væl útgreina hvussu støðan er so eg trúgvi upp á hetta skal vera í lagi og at at tað verður gjørt á
ordiligt takk fyri ja takk so fara vit yvir til næsta spurning tað er spurningur hundrað og nítjan til jensara og ræna landsstýrismanni uttanriks og mentamálum viðvíkjandi hjálparpakka til ítróttin og tað er hendrik gold sum má trýsta á so fær hann orðið
kan fyrski siga tað at tað verður ikki og eri ikki hvønn dag at eg havi nakað her sum skal hava krevjur eyka pengar av nakru serliga sovorðum slagi tá ið manni far øtum íði leggja uppskot fram og annað slíkt men hetta er ein sornur serligu støða í korona hevur rakt ítróttin øgiliga hatt sospurningurin er til jensarana landsstýrismannin í mentamáli korona hevur rakt ítróttin hart tað vita okur og inntøkumissurin hjá ítróttafeløgunum er nú á álvara farin at at sæsta á at merkjast og tað sigur ítróttasambandi í eini fráboðan sum var nú erfyri í marsmánað serliga ám er hartrakt ísf heitið steðiliga á landstýrið um at lata ítróttin at hjálpapakka so virksemið kring landið kann halda fram nøkulunda ótarnar sambært ísf mangla áleið tríggjar hunon hálvr millión sum skuldu brúkast til fíggja virksemið og til at rinda fyri hølur trenarar búna og alt tað sumtú einaferð ítróttafeløgin skulu betala fyri vistu korona en ikki var tað vita okur alt um so høvdu feløgini fingið hendar pengar hesar pengar inn til vega við til dømis at taka lut í ymiskum tey standa vaktir á festivalin og tey hava bingaír tey hava samlað av fólk av ymiskum slag sum sum betala og hetta kann so ikki laga seg gera í øgiliga stóran mun nú ið fólk ikki kunna møtast í í stóran mun ísf sigur fráboðani at tey hava kunnað landsstýrismannin um søguna og at hann var positivur á fundin landsstýrismaðurin tóktist skilja støðuna sum ítróttaferðløgini er komin í um hann kundi ikki lovað nakað ítróttinim hevur stórar ávirkan á trivnaðin báðir hjá børnum og vaksnin og kann virka fyrbyrgjadi sum okur vita og fyri nógvar bygdir eru taðin týðandi liður samanhaldini ímillum fólk og til taðsum at finna út av hvat landsstýrismaðurin ætlar at gera fyri at tryggja ítróttini framhaldandi sleppur at virka ótornaðu sum so vorðu hesin fyrispurningur settur nú sái eg at mann og ein pá eini portali akkurát nú fyri løtu síðani at mann kanska fór í gongd í ók eitt hevur landstýrismaðurin ætlanin um at veita ítróttin at hjálpapakka fyri mistar inntøkur í sambandi við kovit nítjan tvey um so er at landsstýrismaðurin ætlar at gera um so er ætlar landsstýrismenn at gera skjótt av so hetta kann avgreiðast áðrenn tingið fer heim síðst apríl nú hóatta formaðurin

sæður ræna sum fær høvi at svara ger so væl takk fyri spurningin eini viðkomandi spurningur sum røkkur inn í nógv heim sum nótar gott av ítróttinum mentanini eisini jú okur hava havt ómetaliga gott samstarv við isl eisini mentan og list hesa tíðina sum koronu hevur leikað í og okur hava havt teg eg haldi tað er stuttligt at okur høvdu havt tað fyrsta tungdum okur havt nógvar fundir og eg haldi okur tryggja væl við okur virða og metaðaliga nógv tað arbeiðið sum verður gjørt sum tey gera og okur hava gjørt av at so eg haldi at tað kom fram í tíðindunum á middegi annars hevði tað komið fram her at veita ein nýggjan hjálparpakka og har verður ítrótturin eisini við hennara gold nevndrið tríggjar komma fimm milliónir og tað er tað sum okur eisini hava biðið um og sum løgtingi so fer tað gleði av at skula viðgera fyri hvussu er tað sum okur biðja um og tað sama til mentan og list so tað verður eg haldi at tað verður arbeitt miðvíst fyri tí beint nú og tað verður tó ikki tíð til at leggja tað fram áðrenn áðrenn postgjørð men beint eftir postgjørð so skuldi verið klárt at lagt ein hjálpapakka fram báðir til til ferðing tey sum eru komin illa fyri innan fyri ferðavinnuna og til mentan list og eisini til ítrótt so tað kann eg gleða spyrjaran og
øll onnur við ja takk so er tað onnur sum hava høvi
og at viðmerkja fyrst er tað edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja hjálpabakkin fór eg úr gildi fyrsta septembur og og tað er allarhaga allarhaga tikið støða til at at forleingjan og og tað haldi eg er illa gott innan fyri fleiri innan fyri fleiri økir tí at vit vitja hundrað prosentirnar hvussu nógv ferðavinnurnar verður men men tað er so givið at tað er gingið eitt ár nú hvar ið mann ikki og har mann sagt at mann kanska hyggast inn breiðar at hetta her er ferðavinnur og hetta er hetta er ítrótturin og og tað er livaði av tí sum mann kunnu koma til dystir og sár og tað kann mann ikki so tað er gott at vit fáa høvið nú beint á einar páskir at viðgera hjálpapakkar soleiðis at at ting ikki er detta millum áðrenn mann sigur áðrenn tað er komið í gongd aftur á bæði innan fyri ítrótt og innan fyri ferðavinnu tað kann eisini vera fyri aðrar vinnur men tað koma í nokk at viðgera samgongdina um tað er

so er tað beintaløga jacobsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna tað erat fegnast um at eini nýggj hjálparpakki er á veg skilti e landsstýrismannin at hetta er bæði til ítrótt og til menmentan og list tríggjar komma fimm milliónir sigur landsstýrismaðurin um eg hoyrdi talið ætt tvær komma tær komma fimm á tvær ferðir tríggjar komma fimm tað vil siga tað at o tað eru tit báðar vinnurnar og so hugsaðiegat pyrja landsstýrismannin hvat er tíðarmarkið er hetta galdandi aftureftir eisini til undanfarni pakkin fór ír gildi og hvussu langt verða galdandi frameftir menni
gleðiligt at tað er ein pakki ávegis takk fyri ja takk so er tað spyrjarin aftur hendrik old ger so væl
ja takk frú forkvinna eg skal takka landstýrsmannin fyri svarið eg fán lovavundi tað at eg skal ikki forlanga eina krónu afturat vissu hetta málið kemur fram áðrenn páskiella ella áðrenn heg fara heim so so so skal eg hvø far geva frið at fár langar pengar tí at hetta er ov eppijbilok men tað ger ein ófatiliga stóran mun takemur í nereinni av teimum smærru ítróttarfeløgunum sum veit menn hvussu skal til fyri at gera stóran mun ogtað er gott at hesin her nýggi hjálparpakkin kemur hann ekki kemur áðrenn áðrenn páskir tað tað haldi eg sum so er undirvorðnar tí seinasta var tað var øgiliga skjótt at avgreiða han seinast eg haldi tók bara nakrar fáar dagar samanlagt báði nevndir og og alt tað sum skuldi er til so tað burdi ikki ikki verið nakar trupulleikir so tay tað tað sum er kanska serliga galdandi fyr ítróttinum tað eru tey smærru feløgini hesi hesir sum hava verið úti í europa o fungið nógvar pengar tey hava jú ikki hendan trupulleikan hetta eru tey smáu men tað eru øgilga stortala fólki sum eru ella ungum fólkum sum eru innvolveraður í nógvar av teimum smærri ferligunum ómetaliga stórt tal av ungum fólkum eg síggi tað bara beint í síðuna hjá mær í vági altso leygardag ogat tað er eitt hav av fólkum koma allastaðni frá við streyma vestur ítrótahørlina at luttaka av úllentslag ikki ikki minst tá ið tað so kemur til svimjing og annað eisini tey smærru feløgini tey hava hildið lív ví við at samla fólk av ymiskum slag eg eg má undrast fantastiskur innsatsur nøkur fólk gera frívilja at samla pengar til ár aftaná ár aftaná ár samla pengar samla at gera bingu og halda ymisk ting altso nú hava okur kanska havt tað serliga støðurat í hasi funnin jólaborðhald sum ítróttafelgji fingið pengar av og og og og bindiklubbakvøld og alt alt forskelligt har sum eg kenni eitt sindur til lokalt ass uttan at hava bitregið nógv til tað men men tað tað tann innsatsurin verð gjørdar om nógvur fólkum mann kann næstan ikki meta tað hvussu fantastkiskt sum vit klára at fáa burturúr degnum altso tað er bara ótrúligt atso tí tí hjálpir hetta hett hetta lítla bløpu trígjar konð o fimm milliónir tríggjar komar fim miliónir tað hjálpir heilt ótrúliga nógv tá ið lítið
er á á á í kassanum frammanundan tí kemur hetta ómetaliga væl við og eg eri sera takksomur fyri at tú hevur komið nøkur sekund forr eg komið men tær kanst tú nokk nokk so nógv faktiskt
astur at svara er jenisa rana ger sovæl ja tað er ótrúligt hvat ið hvat ið verður gjørt innan fyri innan fyri ítróttskótaarbeiði kirkjum samkomu tað er ófatiligt hvat fólk strekkja seg langt o tað skuldu ty geg vil siga hasir her hjálparpakkarnar í hesum førunum í øðrum førum eisini tað skal eisini skilja sum ein tøkk til tey sum sum gera hetta arbeiðið so tænast samfelagnum upp á hendan mátan ja tað er tæna okum eisini okara børnum og hjá henrikum er okra abbabørnum eisini tað skuldu teg alla takk fyri at besti hjálparpakkin vildi sjálvandi verið sum tað sagt fyrr at landið kundi latið fult uppaftur men har haldi at okur skulu vera øgiliga øgiliga var okur eru sloppin so vælsignaðval kanska best millum lond tað mó út ímóti og okur skulu royna at verja ikki fara forbrádligu gongd nei hjálparpakkin hann beinari spurningar frá frá beinti løgi og edvar jacobsen hann røkkur frá hvar hin slepti frá fyrsta septembur og akkurát til hvønn dato í vár er ikki ásett mars apríl onkuntíð og vónin er at í takt við at at meira bongd kemur í at fleiri fleiri fólk kunnu samlast so verður ikki neyðugt at at gera tað for for langt og biløgbyrja tríggjar komma fimm til ítróttin og nøkulunda tað sama til mentanina og list eisini men tað skal so avgerast her í løgtinginum av løgtingsfólkum so tað verður tað verður hugaligt og og visiokur hugsa um hvussu væl okur sloppin og eisini viski kur hugsa um teir hjálparpakkar sum va hava verið veittir at teir hava ikki atso okur hava enntá havt avlop av teimum so so haldi eg at okur kunnu saktans rætta eina
eina hont út afturat akfyri ja takk og so er tað hendurg
gold aftur ger sovælja takk frú forkvinna ja tað er púra rætt sum landstýrismaður sigur at eg havi undrast yvir at tað hevur lopið av í stóran mun tilí mun til tað mann mann kanska roknaði við so tað eru t fólk eru ábyrgdarfull og og tað er einki hundalív við at bara bara smekka okkunt upp upp og og og søkja um tað sum er óveruligt hetta ta ta hetta er ting sum eru verulig og tí er tað ómetaliga viktigt hetta er smábeløpi sum mann hugsað um úti um alt landið og tað sama sum landstýrismaðurin sigur hefti her at mann mann kundi opna upp aftur aftur tað haldi eg mann skal vera varin við nú eru kur sloppin so vælsignað væl altso eg veit ikki hvat bólki eg eri í tað egkki ordliga sikkur í men eg havi onga eingi boð fungið hevur nakað sproytti enn men tað kemur kanska einaferð vist mann livir so leingi men men tað er tað er sum so undarvartð er bara at halda tað at at halda fast við at okur eru so væl fyri og ikki bginna at at at at taka nakrar kjansur nú tað vildi verið rættiliga langt út so hetta hetta ger mun og og stórliga tukk fyri at okur koma har til at mann mann mann fer avklára hetta málið soleiðis at tú kur liva
ein parta av árum afturat ja takk og so er tað
ýr sum kann enda hetta umfarið ger sovæl jensaranatað skal vera stutt bara at nevna tað sum henniga old var inni á at hetta her at at tað leypa av kanska er ein av orsøkunum tann at at summi vóru ikki heilt greið yvir ella vóru ikki von við at at søkja og sovíðari no her hugsi eg mest um innan fyri mentanalist og har ætla okur so at gera mannagongdirnar so greiðar og kanska veitaendi hjálpandi hond hjá teimum soleiðis at tey sum eru dottnið ímillum har veruliga kunna fáan
hjálp ja takk við fara so til næsta spurning og hann er til helga abrahamsen landsstýrismann í umhvørvisum vinnumálum viðvíkjandi barnsburðarfarlovi og arbeiðsloysistrygging til nýútbúgvin og spyrjari er jóhannes joensen ger so væl
hetta er viðvíkjandi barnsborðarfarloyvi og arbeiðsloysitrygging til nýútbúgvin og her eru tríggir spurningar teir ljóða soleiðis ætlar landsstýrismaðurin at gera tað møguligt hjá lesandi at gjalda inn í arbeiðsloysis og barsilsskipanina so tað eru tryggja útgjald beint eftir lokna lestina nummar tvey um so er at ætlanin er at nývn uttanlands sum flyta til føroyar nei um so er er ætlanin av nýútbúgvin uttanlands sum flyta til føroya eisini skulu vera tryggja sama rætt nummar trý hevur landsstýrismaðurin umhugsað at gera tað møguligt hjá lesandi at tekna sjálvbodna trygging á sama hátt sum sjálvstøðug vinnurekkandi kunnu í dag viðmerkinganum nevna at í novemburmánaði legði tingmannin javnaðarfloksins fram uppskot til samtyktar um minstagjald úr almennum grunnum tá bleiv víst á at tað eru fólk sum detta niðr ímillum í barsusskipanini og arbeiðslívsskipanini millum annað nýútbúgvin sum ikki hava upparbeitt sær eitt munagott grundarlag fyri útgjaldi harafturat eru fleiri nú nýútbúgvin sum ikki lúka treytirnar fyri forsorg til dømis um hjúnaðarfelagið hevur eina inntøku hesi standa á berum og fáa onga fíggjarligan stuðul úr hvørki arbeiðsloysis ella barsilsskipanini hóast tey allarhelst fara ringda inn í báðar skipanirnar restina av arbeiðsføralívi teirra á løgtingsins røðararpálli sekstanda mars tvey túsun og einogtjúgu segði jenis a rana landsstýrismaður í uttanríkisog mentamálum at arbeitt verður við at fáa lesandi inn í barsilsskipanina soleiðis at goldið verða inn í skipanina av lestrarstuðlunum hetta verður tó bert galdandi fyri lesandi í føroyum og tí fara tey sum flyta heim eftir a hava lisið uttanlands framvegis at standa á berum um ein skipan ikki verður gjørd til teirra tí verður hesin
men fyrispurningurin settur takk fyri ja tætt so er tað
ja takk fyri frú forkvina o takk fyri spurninginøh tað er er í løtuni ongar ítøkiligar ætlanir um at broyta verandi skipanir og tað er í høvuðsheinum tí at talan er um arbeiðsmarknaðarskipanir hvar í bæði arbeiðstakarar og arbeiðsgevarar rinda inn og kunnu fáa pengar úr í hesum skipanum og tí er tað umráðandi vist mann ger nakrar broytingar at har verða gjørdar í ella í semju við arbeiðsmarknaðin stýrið fyri als viðgjørdi hendan spurningin fyri fimm seks árum síðani og enn spurningin um nýútbúgvinir skuldu blíva partuals og tá vildi ynskti stýrið ikki at gera tað møguligt tað er ein ein avbjóðing hjá summum nýíbúðnum sum gerast foreldur ella gerast arbeiðsleys beint eftir loknaðr lestur at hesi hvørki eru í lestrarskipanini ella í arbeiðsmarknaðarskipanin studningur er ikki skattskildu inntøka og tí verður hvørki als ella barsilsgjald goldið av studningi tí telur studningur ikki við í útrokningargrundarlagnum hjá einum i færi barsil ella gjørt arbeiðsloysi í danmark er ðsum skattskildugt og tí eru føroyingar sum hava lisið í danmark í nógvum førum betur fyri enn tey sum hava fingið føroyskan studningnýeurbúgvin hava nakrar møguleikar bæði fyri at fáa arbeiðsloysstuðul og barsilsskipa og barsilspening viðvíkjandi alts so er tað soleiðsnar at hevur tað lesandi havt starv við síðuna av lestrinum telur tann inntøkan við í útrókningargrundarlagnum fyri arbeiðsloysstuðul men tað ber ikki til at fáa arbeiðsstuðul grundað á studning ella su er talan um fólk sum hava lisið í danmark so eru avtala gjørd millum føroyar í danmark um samskipan av arbeiðsloyvsstuðli og tað err við sær at ein ein føroyingur sum lisið í danmark kann kann í tríggjar mánaraðar leita eftir arbeiði í føroyum og fáa pengar úr als beint eftir lestna viðvíkjandi barsiskipanin tað havi ikki tíð at koma nærri inn á nú men tað kann eg greiða
trátaðið fyri orðið aftur takk fyrita ja takk so er tað onnur sum kunnu fáa eina
viðmerking edvar jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna akkurát hett her sum tað verður spurt um er rættiliga aktuelt í nógvum førum tí at tað er nógv sum nemasar útbúgving eisini nógv sum fara kanska ein eftirútbúgving eitt ár kanska bæði í suðuri og aðrastaðni og so so koma tey man kan ikki eftir óhepnis støðumi akkurát sum tað fíggjarliga kann tað blíva óheppi tí at so fara tey barsil beint aftan á skúlin er liðugur og sita so við ongum fáa ongar pengar kanska í ett heilt ár nú hava vit tosað um samgonguni at fara at eftirhyggja barsisskipanina helgi abransen sigur at tað er ikki ein ikki nakað sum erupp á tal beint nú men eg vóni at tað kann vera við at tann vinkulin verðu ein partur av tí sum vit fara at eftirhyggja um mann so betalir eitt lítið prosentgjald í sambandi við lestrarstuðulin fyri at vera í esær skipanini so er tað frægari enn tað at mann stendur á berinu heilt ár uttan barsilspengar so so tað vóni at mann eisini hevur hetta her
ja
takk ingilin ingilin dittriksens drømgerð so væl takk fyri fyrr fólkina ja vit í javnaðarflokkinum høvdu eitt uppskot herfyri um at mann ásetti eitt minsta mark úr als og eisini úr barnskipanini eitt uppskot til samtyktar um at mann gjørdi tað og tá tú tá mann hugsar um tað sum hesin spurningurin snýr seg um sum ein nýútbúgvin so snýr tað seg um fólk sum kanska hava havt eitt lestrarstar við sínum men kanska ikki kansanska eru tey aðrastaðni og nema sær útbúgving og sostatt ikki hava møguleika fyri at betala inn í hesar grunnarnar og fáa útgoldið úr teimum og men har skulu vit hugsa um at hesi fólkini fara alt sítt lív at gjalda inn í skipanarnar so har haldi eg heilt sikkurt at mann kundi sloppið sær við at ja at seta eitt minsta útgjald úr bæði alsgrunnum og úr barnsinsgrunnum
takk fyri ja takk so er tað spyrjarin aftur jóhannes joensen
ger sovætakk fyri frú forkvinna ja eg hugsi at landsrsmaðurin ikki ætlanin um at gera nakað men eg hugsi jensarana hevr fórt fram landssmaður ogutanríkisomentamálinhætlar at arbeiða eitt sindur við at fáa lesandi in í barsisskipanina og tað haldi er skilagott har eg kundi hugsað mær at landssmaðurin eisini í umhvørvisog vinnumálum tók táttina upp og í í samráð við landssmannin í mentamálum uttanríkismálnum gjørdi eina skipan sum sum kundi sampakka tí at eg hugsi t vissu mann til dømis ger sum uppskotið leggur upp til her at mann hevur eina trygging eina sjálvbodna trygging so kundi gott verið soleiðis at mann fekk m minsta útgjald til dømis til tey sum flyta heim úr barsil tí at vita ekka ikki fólki at flyta heim til føroyar vissu ið vit ikki hava eina skipan sum kann lofta til dømis ein ein ein kvinna sum er við barn so verða tey helst veranti niðri og tað er ikki akkurát tan tað sum vit ynskja so eg kundi hugsað mær at mann mann royndi at gera eitlannar tú hevur hasa tryggingina sum sjálvstøðu vinnurækkalarnir kunnu tekna eg meini un trý túsund krónur um árið mann kundi til dømis tikið tann loysnin og brúkt hann tí sumi sum túð verður ført fram so koma hesi fólkini ofta eru tey væl útbúgvingarfólk har góðar inntøkur tey kun mu at gjalda nógv inn í bæði barsilsskipan og aldsskipanina framyvir í teirra arbeiðslívi so eg hugsi at her eiga vit at kunna lofta teimum og nú landstýrismannin í mentamálin hevur tikið táttin upp við teimum lesandi so burdi mann eisini tikið tey sum flyta heim til føroyar so eg hugsi at her er ein fongur her er nakað at gera og g hevði ynskt at mann fór í gongd beinanvegin tí tað eru fleiri fólk sum flyta heim hvørt ár seðga nú tá ið fólkaflokkirin su stóðr í føroyum so e her eru nøkur ting mann kundi flutt gjørt kun eg eisini hugsa umær at fingið at vita hví mann fyri fimm seks árum síðani forðaði hesin her og hvat grundgevingin var tí eg hugsi at tað eru samfelagið broytt munandi í mun til fimm seks árum síðani

takk fyri frú forkvina ja altso tað er ikki so ørasta ósemju um at um loysn at at vit skuldu finna eina loysn spurnin eg bara er hetta tað rætta tí at hetta er altso tryggingar á arbeiðsmarknaðinum og tað mstú sigar at hesin fólkini kma komat rinda nógv inn seinni vistu eg havi ein bil sum e ikki tryggjaður og so krassi hann so nyttarik hjá mær fyrl tryggingin t siga ta ja men eg ætli mær at melda meg til tryggingina og og kom nokk at betala nógv inn í framtíðini kann ikki bara fáa útgoldið altso tað tað er hari spurningurin er hvat hvat hvør er raðfylgjihan skulu vit brúka eina trygging til ella skulu brúka sosiala skipan tað er kanska meira har tað er men men lat meg undirstrika at eg sigi ikki at ta ikki ber til og og sjálvandi havi eg viljað til at finna loysnir eg sigi bara tað at altskipanin har er alsstýrið sagt fyri nøkrum árum síðani at tað var ikki sinnað ar gera tað og og so so má og bara finautav hvørja skipani vit kunna brúka barsiskipanin sum egki hevði tí til at nevna í áðni hon hevur nakrar skipanir fyri nýggja arbeiðsmarknaðinum so serliga gjørd til nýútbúgving og øum ein nýútbúgving arbeiðið mist tríggjar mánaðir so kann egn fáa barshil grunda á lønina í teir tríggjar mánaði annars er tað soleiðisr at tað verar útroknað upp á farna árið men men tað ber til hjá nýútbúðunum at at fáa útrókin grundarlagið niður tríggjar mánaðir fyri at taka hædd fyri nættug teimum og og so er tað eisini hett her at fær ein nýútbúgving í barsil telur lønarinntøkan í viðkomandi havt við síðuna av lestrinum við útróknagrundarlagi eisini daskursu men ikki føroyskur studningur tí at tað er hann er ikki skattskyldagur og viðvíkjandi sjálvbodnari trygging so er tað sjálvandi fyrimunurin vansar tað sum er vansin við sjálvbodnum tryggingum er nokk akkurát tað sama sum við sjálvbotnum tryggingum á á arbeiðsmarknaðinum at at fólk teknaseg ikki tryggingina fyrr enn fyrr nn t tú hevr brúk fyri at fáa úr hevni og tá tá er tað for seint so hatta har er trupulleikin
har takk fyri meg ja takk so er tað jóhannes joensen aftur ger so væl
takk fyri frú forkvina eg kundi hugsað mær at fingið at vita frá frá landstýrismanninum umme um mann kanska ítøkiliga kann fara í í í samráð ella samráðingar við við við arbeiðsmarknaðin og teir partarnir sum eru avvarandi afs skipanini ella á skipanunum um at fáa kanska ein ein eina smidliga loysn su mann fær pá einlanan máta lofta teimum sum ikki hava arbeitt frammanundan og summi koma so heim til føroyar vist tey velja tað uttan uttantí tey skulu tað at fara í í forsøkarhjálp og annað tað jú so eru heilt aðrar treytir so fólk sum koma heim y tey skulu jú seta búgv og og hava kanska skulu helst kunna hava nøkulunda góð viðurskifti tað fyrsta árið te eru heima ella tað fyrsta og tann næsta ári so men e hugsað mær at mann kundi fingið ein teirra skipan vit hava skoti upp eina trygging tað kundu eisini verðokkurt annað sum gjørdi tað at tey blivu umfataði ella fingu eina skipan fyri seg sum gjørdi tað at tey fluttu heim gleðiliga og at tey vóru loftaði ella fingu eina skipan sum tey kundu líknast við niðri í danmark tí eg haldi at vit eiga at kunna veita somu tænastur sum danskara gera tað er tað má mann krevja okkara samfelag tað haldi ikki
ja takk so er tað landsstýris
ja frú forkvina tað er soleiðisnar at nú spurdi johannes joensen um att her við at endurskoða skipanina stýrið fyri als situr í løtuni og endurskoðaðar altskipanina og tað er eingin ivið um at hesin spurningur veðu tikin upp tæð kundi í øllum førum taka upp við tey men vit sklu bara minnast til at tað er tvær skipanir vit hava sosialar skipanir í føroyum hvar ið fólk rinta skatt inn og og og so kunn kunna tey sum hava tørv fáa út men so var tað eisini á arbeiðsmarknaðarskipanir hon pyggir up á eitt heilt annað prinsipp tað er líkasum tover tað tryggingarskipanir hvar ið tað verðu goldið inn og tann sum rindar inn hevur eisini rætt at fa út eg veit at tað passar ski altíð saman nógv sum rinda nógv inn utanant ava nakrað tð fáa út og og ov øvugt men tað er líkasum prinsippi í tí og og tí er tað at at tað blívur ein ein avbjóðing tá ið vit nú vilja hava fólk at fáa pengar út sum ikki goldið inn tað er líkasum har tað liggur so so er spurningurin hvør hvør skipan hvørj skipan velur mann men eg eri sjálvandi sinnaður at hyggja eftir hesun her altso er tað er tað loysnin vit kunnu finna soleiðisnar tí at eg haldi vit eru øll samd um at tað er ein trupulleiki at fólk koma direktir í skúla ella frá undirvísing og ikki hava møguleika at at at fáa hesi rættindini sum tær kanska hava tørv á tá og suman kanska ikki hevur so ofta tørv á í lívinum so avgjørt er hetta nakað man ska hyggja eftir men eg má bara siga sað í at eg ivist sindur í um akkuvat hetta er rættu skipanirnar men
møguliga kunnu vit finna loysnina líka takk fyri ja takk so var hesin spurningur svaraður við at fara til næsta spurning sum er eisini er til helgi abrahamsen landsstýrismann í ungoyvísum vinnumálum viðvíkjandi neyðugari hjálp til serliga hart raktu ferðavinnuna og spyrjari eru bjørt samølise
ger so vælfrú forkvinna ja fyri eini løtu síðani so koma eitt tíðindaskriv út frá landsstýrinum eg haldi tað kom frá løgmanni um hjálp til ferðavinnuna so t eg kanska lut íð svarð upp á henda fyrispurningin upp á ein annan skrivligan fyrispurning sum eg havi sett herfyri øhsum snýr seg um hjálp til ógvuliga hart sperdu ferðavinnuna spurningar ljóðar soleiðis hvussu álvarsama metir landsstýrismaðurin støðurna hjá ferðavinnuni vera hví er hjálparpakkarnir ikki longdir ella níggir settir í gildi trý ætlar landsstýrið at kalla flokkarnar saman at viðgera søguna hjá ferðavinnuni landsstýrið hevur sent blandað signal út um hvørt at hjálparpakki er ávegis ella ikki høvuðsboðskapurin frá landsstýrinum tykist vera at bara latið verður uppaftur fyri ferðafólki so er sloppið hjá vinnuni men sera nógv bendir á at vinnan ikki av álvara fer at fáa møguleikan fyri at virka sum vant fyrr enn í tveyogtjúgu og stórur partur av ferðavinnuni megna ikki at ferðavinna ár afturat uttan neyðugu inntøkurnar tað kann fara at kosta føroyska búskapinum dýrt lata vit part av ferðavinnuni farða fyri í bakka soleiðis at vitan og arbeiðspláss hvørva úr vinnuni tað tekur ár at byggja upp aftur undirritaði setti í farnu viku ein grein tveyoghálvtrýss a fyrispurningi til landsstýrismannin við fleiri spurningum um møguliga hjálparpakkar og álvarsom støðuna á ferðavinnan er í tann freistin at svara eru o sum kunnu tíggju tíggju yrkisdagar so nú munnligur fyripurningar komið á skrá so haldi eg tað erviðkomandi at vit eisini viðgera støðuna í tinginum í dag hetta er ikki heilt teir somu spurningarnir teir fara meira ídjúpnuna teir sum eg havi sett í grein tveyoghálvtrýss a fyrispurninginum meni eg haldi tað verað øgiliga gott hjá landsstýrismanninum um hann kanska sigur akkurát hvat mann ætlar sær at gera og hvussu skjótt hjálpin kemur tí tað er eingin ivi á at ein partur av ferðavinnuni er heilt óalmindiliga hartraktur av
koronakreppuni framvegis takk fyri ja takk og so er tað landsstýrt
frú forkvinna landsstýrið fyrireikar í løtuni um hjálparpakka til ferðavinnuna hjálparpakkin nýtir sama loyst sum hjálparpakki trý og kemur á fevna um tíðarskeiðið frá fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu til vár tvey túsund og einogtjúgu endaliga avgerð er ikki tikin um nær endadagur skal verða fyri hjálparpakkan lógaruppskotið er klárt og verður í løtuni viðgjørt millum samgonguflokkarnar síðani verður andstøðan kunnað um uppskotið væntandi verðu uppskotið lagt fyri tingið beint
hetta er porker takk fyri ja takk so er tað ein onnur sum kunnu viðmerkja
fyrst er siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tað er nógv sum var víst á tørvin á at fáa hjálparpakka til ferðavinnuna tað tað var eisini partur av frágreiðingini hjá búskaparáðnum og vinnan hevur sjálv víst á tað í fleiri umførum og tí er tað gott at tað nú endiliga eydnast kannmann siga aftaná mikitrýst uttanífrá men tað sum hevr undrað í allar hesari tilgongdini bæði við hjálparpakkum og eisini við allari koronastøðuni tá ið mann hevur viðgjørt hetta her við at lukka landið niður og lata upp aftur tað er tað at mann ikki hevur tikið allar flokkar við í ta viðgerðina at mann faktisk sum limur av løgtinginum skal sita og bíða til mann hoyrir í í fjølmillunum nær mann skal lata upp og hvussu mann viðger altso aðrar skipanir í samband við koronastøðuna tað haldi eg nokk so undarligt man sigar í øllum grannalondunum at parlamentini hava verið sand og í stóran mun í hvørfall í í samráð um allar strategiirnar sum eru lagdar men her hevur mann fullstendiga hektað
kommunurnar øll onnur av takk fyri ja takk so er tað spyrjarin aftur bjørt samuelsi
ger so væl takk fyri forkvinna ja men hatta vórðu gleðilig tíðindi at fáa at landsstýrismaðurin ætlar at koma við hjálpapakka sambært tíðinum sum liggja á portalum nú so er tað leinging at hjálpa pakka trý kann landsstýrismaðurin vátta tað g og og útgreina tað landsstýrismaðurin segði so at tað fer at verða viðgjørt við samgonguflokkarnar og síðan verða andsløflokkarnar kunnaðir og tað er kanska verður hósligt attikið faturin til spurningin sigur í stemberg ella viðmerkingin hjá sigur ístemberg hetta her um at hvør orsøkin til at mann undir koronakreppuni ikki bara javnan hevur kallað flokkarnar saman til at viðgera støðuna tí er næmindseinsta løgtingið verður teir støðu at vit allan tinar mugu seta fyrispurningar fyri at fáa vita um hvat mann ætlar sær og tað er jú einogtrótium augurt tað er nógvir mánaðir síðani at hjálparpakkarnir fóru úr gildi og vit vita at ferðavinnan sjálvt um ein partur av av vinnuni hevur fingið meira at gera aftur og og tað evr verið øktvirksemi eisini innanlands í føroyum so er tað ein partur av ferðavinnuni sum tann serliga tann partin sum burturav liðugir av dútlendskum ferðafólkum tey eru líka illa fyri ella í veruleikanum nógv verri fyri enn tey vóru fyri ein hálvum árum síðani tí at støðan bara stendur við í versnar og og tað er nakað við má mátaka eina avgerð um um mann heldur til í lagi at ein stovorðir partur av vinnuni fer fyri bakka teimum veit at tað eisini fyri búskapin kemur at kosta dýrt sum búskaparráðið eisini víst eg á í nýggjastu búskaparráðið mælir til at vist mann ikki kann lata upp fult som má mann veita hjálpapakka tí at hetta er ein vinna sum er í vøkstri og sum hevur allar fyritreytir fyri at fóta sær og klára seg væl men ferðanpartarin fær bakka nú so so kann tað vera øgiliga tungt at byggja uppaftur og tað er ikki nógvar búskaparligur vinningur fyri okkum
honum sum samfelag takk fyri ja takk so
gersæja frú forkvina nú veit ikki um eg skilti siri stenberg rætt men eg skilti tað sum at hon meinti at av tí at vit trýss komi uttanfrá so kemurhan nú víð hjálparpakkum og tað vil eg líka undirstrika tað er tað ikki altso vit vit ker se hjálparpakkar alt eftir hvssunógvur trýss kemur uttanífrá vit vit tosað við vinnuna vit vit vita hvussu hvussu stórur tørvur er at hjálparpakka og er tørvurin stórur so so gevur hjálparpakkar og annars ikki so tað er ikki trýst uttanfrá sum avgerð um vit gera hjálparpakkar bjørt samuelsen honu hon nevnir hetta her við spyr m um jaskilt tíðinda skriva at tað eð verðið líkasum hjálparella leingi hjálparpakkar rý spyr hvað liggur í tí tað er tað var tað sum eg nevndi at vit brúka hjálparpakka trý sum í sama sama prinsipp ati he somu fortreytir fyri at fáa úr pakkanum og og mann so fær mann hetta her phesa upphattar men nakrar lítlar tillagingar virður gjørdar til dømis hevur tað verið okkurt styttri tíðarskeið hvar ið skonkiøð og og og ikki havir havt loyvr til at at hava opið og tá e tað fingið endurgjald og tað endurgjaldið verður so mótroknað í hesum her annars verðuð tað í stórum tað sama sum hjálpar baskitrý og og so varð tað galdið ja ja p á sama máta og tíðarskeiðið verður so eitt lítsindi longri ennhann var galdandi og tí verða útreiðsurnar
tað størri takk fyri ja takk so er tað bjartsam
gersovæltakk fyri ja takk landsstýrismanninum hann váttar ati at hjálpar pakkatrý mann tosar um øh og tað er bara nógv fáir dagar síðani vit hoyrdi fíggjarmálaráðharran siga í dey og viku at tað er ikki okkara uppgáva at oysa pengar niður í vinnuna øog hann bleiv við at tosa um hetta besta hjálpið mann kundi geva vinnuni læra at lata upp aftur men vit vita øllat fyri ferðavinnuna so er tað ikki serliga sannlíkt at hetta summarið verður nakað vanligt summarð heldur í ferðavinnuhøpi og og tí kann tað vera neyðugt at hjálpa tí partin av ferðavinnuni sum er framvegis óalmindiliga hartsperdir eg undri meg eit lítið sindur yvir at mann ikki hevur brúkt tíðina nú er korona verið eitt heilt ár at mann ikki hevur brúkt tíðina til at tingast við flokkar og havt samstarv við flokkar og havt kunnandi fundir við flokkar loypandi um støðuna í vinnuni landsstýrismaðurin gangi út frá nú er fyrstu spurning her hvussu hann sjálvur metir støðuni í ferðavinnuni at vera og eg gangi út frá t tað sum liggur svarin hjá honum er at hann metir støðuna í ferðavinnuni at vera álvarsama hann kann kanska siga nakað um tað um hann um hann sær fyri sær hvussu nógv frægari tað verður í summar men men í øllum okkara grannalondum har hava allir flokkar í parlamentunum verið samlaðir og viðgjørt støðuna í vinnuni og ter hava serliga viðgjørt eisini støðuna í mun til hjálparpakkar loypandi alt árið og so hava tey viðgjørt upplatingarstrategiurnar sjálvandi er støðan frægari í føroyum í mun til koronasmittu men sum nevnsur hesin partin av vinnuniega raktir so hetta er so máta sum vit kunnu fáa svar upp á spurningarnar etað er við at seta almenna fyrispurningar um tað tí tað eru eingir fundir millum landsstýrið og flokkarnar á tingi um hesi viðurskiftini meni tað verður so spennandi at síggja kanska landsstýrismann kan taka aftur í aftur júst nærhjálpin kemur og
júst hvat innihaldið verður takk fyri ja takk so er
frú forkvina ja tað er sum sagt ætlanin er at leggja uppskotið fram beint eftir pásker og tað verður verður virkandi frá tí at hjálparpakki tríð fór úr gildi øh tá ið landssýrismaðurin í fíggjarmálin sagt at tatðki uppgávuna hjá landskassanum at oysa pengar út nú e veit ikki hvat hann leggur í tí men eg eriki so samdur tí at mann skal verða afturhaldandi við hjálparpakkum til tað vist a vit mugu ansa eftir at vit ikki seta konkurslógini um skyldi heldur sí tað er altíð øll tíðarskeið eru ta fyritøkur sum hava gott rakstrargrundarlag og onnur og aðrar hava ikki og tá ið vit renna okkum í einsara støðu sum koronakreppan er so skulu vit sjálvandi hjálpa teimum sum annars høvdu klárað seg um koronakreppan ikki kom men samtíðisk muguvit ansa eftir at vit ikki lofta øllum eisini fyritøkum sum annars sjálvt uttan korona ikki at klára seg allíkavæl tí haldi g at mann skal altíð verða eitt sindur afturafturhaldandi við við hjálparpakkum men sjálvandi kemur tú einaferð til tað pínumarkið hvar tú sigur at nú má nakað gerast ferðavinnan er havt tað trupult og eg havt rættiliga nógvar fundir í ferðavinnuna gjøgnum veturin og og og og um teirra støðu og tey hava greitt frá at tey hava altso stórar avbjóðingar og tí kemur hjálparpakkin nú men mann hevur bíðað við tí man tí og tað sum altíð verðið avbjóðingin í samband við koronakreppuna tað er tað at vit vit iki hvussu leingi vistu mann visti tólvta mars í fjør at hetta kvara so leingi so her man kanska beinan veg gjørt ei hjálparpakka sum vardi longri men vit vistu ikki tá i kemurhtað var í tríggjar mánaðir verðu hettar hálvt ár verðu etað eitt ár verður tað tvey ár og tað er sjálvandi altíð við avbjóðingin og tí hevur mann líkasum roynt at verið varin hvat hvat mann gjørdi men eg haldi at tá ið vit fáa hendan hjálparpakkan í í tingi aftan á páskir og og eg gangi út frá at at at tbreið politisk undirtøkuna fyri at fáa hetta framt tað skilji a lani tað er so so trúgvi at vit kunnu geva ferðavinnu ta seinasta skal til soleisnar at hon hevur
farundan til landið lesar uppaftur takk fyri ja takk so var hesin spurningurin svaraður og vit fara til næsta spurning á skránni sum eisini er til helgja abramsen landsstýrismann í umhvørvis og vinnumálum og hann er viðvíkjandi støðuni og útlitinum hjá útflutningsvinnuni við meira og spyrjaitað er bjørt samuelsen
ger so væl takk fyri hetta er eisini ein spurningur um støðuna í vinnuni hesi ferð um søguna hjá útflutningsvinnuni spurningarljóðað so hvør støðan hjá útflutningsvinnuni nú korona hevur herjað í eitt ár hvørjir útlitini í mun til útflutning og prís restina av hesum árinum mellum landsstýrismaðurin at fiskavirkir áttu at verið fevnd av hjálparpakkunum hevur landsstýrismaðurin eina greining av hjálparpakka landstýrismannari greining av støðuni í ymisku vinnugreinunum at lata løgtinhóast avleiðingarnar at korona tykjast munandi mildari í føroyum enn nógvastaðni og búskapurin sum heildi góður so eru vinnugreinar sum eru serstakliga meint raktar av farsóttini í hesum spurningi verður fokulssett á útflutningsvinnurnar sum hava verið raktar av stórum broytingum á heimsmarknaðinum spurningarnir verða settir fram fyri at fáa fram hvør støðan er har og hvørt landsstýrismaðurin metir tørv verað á einu hjálpandi hond ferðavinnan verður viðgjørt í einum øðrum spurningi sum vit júst viðgjørdu á korona hevur ávirkað flestu vinnur summar meinari enn aðrar hetta árið hava vit við jøvnum millumbili sóknast eftir at landsstýrismaðurin ella landsstýrið lat tinginum gjørdliga greiningar av støðuni í teimum ymisku vinnugreinunum og samráddis við flokkarnir um hvat rættast er at gera og tað er tað sama sum eg nerti við ella næm við í áðni eg vildi ynskt at ikki vann hevðugt at seta fyrispurningar um egsu her tingini at vit meira loypandi fingu kunning frá landsstýrinum um hvussu tey meta støðuna og at vit eru felag eg haldi sjálv vit av samstarva rættiliga væl tá hjálparpakkarnir vóru fyri í fjør vár ja um hesa árstíðina í fjør vóru tað varð tað fyrstu vórðu tað fyrstu hjálparpakkarnir viðgjørdir og eg haldi atallir flokkar av tingi vístu stóra ábyrgd og g og samstarvaðu um tey tingini tá ið tú snýr seg mg útflutting svinna saroynd yvir um tað øgiliga stórir munir á teimum ymisku pørtunum í hesi vinnuni men kanska serliga fiskavirkini tríðasthart og eg vænti at landsstýrismaðurin er gott innlit í í hvønn mun hetta er blivu
verri av korona takk fyri ja takk so
eraýurielgiabramsengersovætakk frú forkvinna øja eg eg skal geva bjørt samalsi rættí tí at flokkarnir í tingi bæði í samgongu andstøðu ha høvdu eitt gott samstarv samband við koronapakkarnar tað skalu tað sjálvandi hava rósu fyri eisini andstøðan øh tá tað kemur við tá søsa um útflutningsvinnuna so er eingin ivi um at har eru avbjóðingar tað verið vánaligir fiskaprísir og prísirnir eru tei vanligur fiskiskapur prísini eru lækkaðir og lítið arbeiða á fiskavirkjum og tað sama tá tað kemur til veiðuliðið tá hevr tað verið trupult at fáa manning og so missir mann sjálvandi góð arbeiðsfólk ø og tað er ikki serliga góða útlit fyri fyri at marknaðin letur upp aftur lakrinir tey eru framvegis fulla fiski og tair stóra avbjóðingarar ta eru teir stóru kundarnar í italia fraklandi og spania sum annars plagdu at vera góðir kundar í samband við páskirnar øhserjata kemur til saltsfisk øog tað er tað er ikki stórar vónir um at at at tað fer at koma stórar batar fyrstu tíðina øhhin vegin so hava vit eisini vinnur sum bera seg væl bæði bæði alivinnan og uppossjóvarvinnan tey tey klára seg væl gjøgnum hesa kreppuna sjálvtum tey eisini merkja til korona øhmen tá tað kemur til fiskaviðkið á landi og hjálparpakkar so so má eg siga tað at nú nú skal eg forsvara spyrjaran tí at eg havi ringt at halda stla stýra teg sjálvur men hetta er nokk ein spurningur sum átti sett landsstýrismannin í fiskivinnumálnum tí at tað tá vit arbeiðtr ið hjálpar spakka trý tá fór ta ivast í hvør hvør eigur hefta málið og tá bleiv tú semja um at tað er landsstýrismaðuin við fiskivinumálum sum sum eisini skal standa fyri tí partinum sjálvt um tað er fiskavirkir á landi tað er eg eg var av heilsa fyri starvsstovuna harvið eisini górking a fiski men men á øðrum økjum so erð tað landsursmaðrin gfiskivinnumálum so tað er kanska ikki nevnt at halda stýra tíð men men við víkjandi hjálparpakka so er tað altso ikki mítt málsøki
hjálpapakkum til fiskivinnulandi at ja takk so eru tað onnur sum
kunnu viðmerkja og edvar jacobsen hevur eina viðmerking ger so væltakk fyri frú forkvinna vit hava tosað nógva um hjálparpakkar baði innifrá ferðavinnu na ítróttavinnu innan fyri fyri aðrar vinnu mentan og list og og vit tosaðu um t ein dagin og tað var eitt ynski um at tað bleiv hugt upp á eisini ta vinna sum er okkara høvuðsvinna og tí nú sigur helgi abransen eisini at tað er landsmaðurin í fiskivinnumálnum sum hevur hatta málið men har vóni at mann kanska fera at fáa nøkur tøl um hvussu tann vinnan sær út í forhold til hvussu korona hevur háttað sær tí at tað er verðið egiliga nógv tosað um allar aðrar aðrar vinnur ferðavinnu og og innan fyri ítrótt men men høvuðsvinnan tað er kanska kruntapurin sum heldur okkum øllum øðrum uppi so so at eg vóni eisini at at har koma onkur yvirlit og onkur tøl sum mann sær hvussu gongdirnar hava vera g mann hoyrir um nógvir fulllagur og aðrar avbjóðingar so
ja takk so er tað spyrjarin aftur
turbjart samuelsen gersovæltakk fyri ja eg skal takka landsstýrismannin fyri svarið nú ella hann metur ella landsstýrið heldur ati at fiskavirking liggur undir landsstýrismann í fiskivinnumálum tað var núg iki gamalt tað plagdi at vera landsstýrismaðuin í vinnumálum sum hevði akkurát fiskavirkini á landi undir sær tí tað er jú ein partur av okkara vinnulívi á landi og landsstýrismaðurin vinnumálrn hevurin í øllum førum førum arbeiðsmarknaðarmál og hetta snýr seg um arbeiðspláss á landi so tí haldi at spurningurin er relevantur eisini til hinda landsstýrismannumog ikki minst tá eg spyrji um hetta við greiningina av støðuni í teimum ymisku vinnugreinunum tað má landsstýrið og onkursvegna hava felags fyri allar vinnnur tað blívur for fortungt og forknortu taldi vist tað varður býtt út á fleiri landsstýrisfólk so tann triðji spurningurin her er um hendan her greiningin av vinni eg haldi landsstýrismaðurin vísti nokk so væl á at alivinnan og fiskivinnan er í í tveimum heilt ymiskum støðum og hann vísti á at støðan hjá hjá fiskivinnuni altso tí partin av útflutningsvinnuni sum útflytur fisk sum eisini í stóran mun verða virkaði av av fiskavirkjum at tann par marknaðurn fyri tann fiskin er svíkjandi og er sær ikki út til at koma fyri seg nú í nærmastu framtíð og tað haldi eg vera eitt nokk so ein nokk so álvarsom støða og eg skal beinanvegin kunna um at at eg ætli mær at færat seta hendan spurningin til landsstýrismannin í fiskivinnumálunum skrivliga eisini so hann kann við ábyrgd av fiskavirkjum kann útgreina støðuna og tá hugsi eg serliga um fiskavirkini í føroyum tey tey stríðast fyri yvirliva fíggjarliga eg mundi sagt óansæð tey hava høvda hart frammanundan men korona hevur gjørt tað øgiliga øgiliga nógv truplari so tað mugu vit sjálvandi eisini fáa greitt fram hvat aso hvat mann hugsar í landsstýrinum í mun til ta støðuna um mann bara ætlar at lata at standa við ella um mann umhugsar
at gera nakað takk fyri
helgiramsengersuvæl ja harra formaður tá eg vísi til landsrsmannin og fiskivinnumálin so er tað í samband við hjálparpakkar altso taðtaðer líkasum hetta er eitt sindur fær eitt sindur tvørtur um grønsirnar tí eg eg umsiti heils arvsstovuna sum hevur við gøsking at fiski at gera og tað fer eitt sindur henda í handan vig og samband vi hjálparpakkar blivið so samd um fyri einum ári síðani at tað skuldi hann gera hmen sjálvandi eg var á arbeiðsmarknaðinum tað er bjørt samelsen prúvar rætt í hon spyr tantriði spurningi tað var hetta um um hevur landsstýrismaðurin eina greining av støðuni í ymisku vinnugreinunum at lata løgtingið altso eg tað er ikki gjørd ein greining altso eitt skrivligt tilfar sum er klárt stlta gingiðu tagist ikki gjørt annars kann eg siga at tað er ikki semja millum aktørarnar vinnuni um stuðul skal latast summi eru prinsipielt ímóti at studningur verður latin vinnuni meðan onnur tey halda at stuðul er alneyðugur og tá ð kemur til fiskiskip so er eisini onkur sum ynski um at mann letur stongdar leiðir uppaftur onkurstaðni fyri fyri líka sum stuðul upp á tann mátan so tað er skal mann tosa um hvat vinnan spyr eftir so so er tað sikkurt nógv ymiskt men men ta eg sum sagt ikki semja millum allar partar og ja eg haldi ikki eg havi meira at siga um
hatta er nú takk fyri ja so er eitt umfar eftir bjørkt
samuelsen ger so væltakk fyri sambært landsstýrismannin so finst ikki nøkur greining skrivliga sum løgtingið kann fáa um støðuna í teimum ymisku vinnugreinunum og tað harmar meg kanska eitt sindur men men tað hevði so undirstrikað kanska enn størri mun týdningin av at landsstýrið tey ymisku landsstýrisfólkini sum ávara av ymiskum pørtum av vinnuni at tey og løgmaður kanska sjálvur eisini savna flokkarnar á tingi og hava viðgerði av støðuni í vinnuni eg haldi a hava vit eina flakvirki á flakavirkisvinnu á landi og ein stórur partur av útflutningsvinnuni hjá okkum í heila tikið eg skal kanska ikki siga stendur fyri hóttarfalli men í øllum førum sær út til at hava sera stórar avbjóðingar langa tíð fram og vit vita sum landsstýrismaðurinso rætt vísti á ati fleiri av goymslunum av fiski eru sprenn fullar og tað neyvan ber til at at lakrasa øgiliga nógv afturat og á marknaðirnir sum skuldu tikið ímóti okkara fiski í europa at at tey í fleiri av teimum londunum har eg keypiorkan minkað øgiliga ógvusligt og og mann sæð kanska ikki fyri sær at tað varður loyst í bræði eg haldi tað hevði verið ógvuliga gott fyri hetta høga ting um flokkarnir á tingi fingu høvi at viðgera ta støðuna soleiðis at vit kundu mett umhvat rættasta er at gera landstýrismaðurin nev nevndi at vinnan er á ymiska máli um hetta við studningi ella ikki studningi til fiskavinna tá hugsi eg at hannhugsar um hendan her hetta kjakið sum vit eisini hava um vit skuldu leggja til dømis tolla útflutning av avav fiski sum ikki verður landaður í føroyum altso á sølu av fiski uttanlands eg veit ikum hann hugsar um tað til dømis men tað er jú ikki tað vit tosa um her her tosa vit um stuðul ella um eina hjálpandi hond í mun til korona altso støða sum er íkomin av korona ikki av av teimum
mun í umstøðuni takk fyri harra formaðurja
ertahelgiabramsen gersuvæl ja harra formaður og akkurát har havi hug at undirstrika at tað kemur til dømis til fiskavirkir á landi avbjóðingar hjá teimum so hava tær høvdu tað eisini avbjóðingar áðrenn korona kom tað vil siga at nógv av teimum avbjóðingunum er ikki beinleiðis orsakað av korona og so er spurningurin skulu vit taka tað í enu hjálparapakka esum koronahjálparpakka ella skulu i taka avbjóðingin hjá hjá teimum uppi enn størri heild altso e er tað er tað onnur tað er tað onnur ting sum sum heldur eia hyggja eftir enn enn enn hjálparapakkar her og nú og so vil eg eisini undirstrika tað at tá eg sigi tað at vit ikki hava tá vit ikki hava eineina eina frágreiðing at geva løgtinginum um støðuna altso umhvørvis vinnumálaráðið er er støðugt í kontakt við vinnuna bæði arbeiðsgevarasíðuna og og løntakara síðuna og og allir partar sum eru har so vit vit fylgja sjálvandi við og kenna hvussu støðan er hvørjar avbjóðingarnir eru so so tað a vit ikki hava skrivað alt niður í eina leykarakort at geva geva løgtinginum tað merkir sjávandi ikki taðat vit ikki ikki ikki hava kunnleika um støðuna so so tað
tað er tað takk fyrija takk so var hesin spurningurin svaraður og vit fara til næsta spurning og hann er nummar sekstan her á skránni og hann er frá akselvegi hannesen til helga abrahamsen landsstýrismann viðvíkjandi hjálparbankum til ferðavinnuna
s gersvætakk fyri haraformaður vinnir urn til landstýrsmannin í ferðavinnumálinum í hesum førunum tann fyrsti hevur landsstýrismaðurin ætlanir um at veita ferðavinnuni ein hjálparpakka tan næsti spurningurin um so er hvønn stuðul kann vinnan vænta sær síðsta februar mánaði setti undirritaði ein fyrispurning um hjálparpakkar til smærri vinnurekandi herundir smærri ferðavinnufyritøkur víst varð á at fleiri fyritøkur detta niður ímillum tí at hjálparpakkarnur higartil ikki hava fent um virksemið hjá øllum millum annað orsakað av at útreiðslur til marknaðarføroying ikki vórðu dekkaðar ferðavinnufyritøkur brúka eina rúgvu upp á marknaðarføring fleiri mánaðir áðrenn pengarnir koma í kassan og óvissan í sambandi við koronu hevur órógvað alt esvtendi tvey tsund og einogtjúgu tað skal vera tvey túsnd og tjúgu og higartil í tvey túsun og einogtjúgu ferðavinnan fekk ein hjálparpakka ið hjálpti við upp til fimmoghálvfjerðs prosent av føstu útreiðsluum frá tólvta mars til einogtretinda august síðan tá hevur ferðavinnan havt somu føstu útreiðslur og ongari hjálp helgi abramsen landsstýrismaður vinnumálium vísti svarið sínum á at stuðulin til ferðavinnufyritøkur hevur rokkið sínum endamáli og at ætlanin ikki var at koma við fleiri hjálparpakkum síðani tá hevur ðan feavinnufelagið einaferð heitt á landsstýrið um at seta hjálparpakka trý í verk frá fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu altso við afturvirkandi kraft tí at støðan er so ring at nógvar fyritøkur ikki fara at hóra undan og búskaparráðið hevur í várfrágreiðingini valt landstýin til at veita ferðavinnunan í hjálparpakka so vinnan og vitanin í ferðavinnuni ikki fer fyri sjeyti spurningurin er um tað ikki dýrari at lata ferðavinnufyritøkurnar fara á knóranum enn at veita teimum eina fyribils stuðul í hesi serligu tíð tí verður hesin spurningur settur nú veit eg at landstýrsmaðuri júst hevur svarað ein líknandi spurningi við tær løtu síðani og eitt tíðindaskriv er komið út í dag frá landsstýrinum um hjálparpakkar men
kann svara
helgi abramsen gersovæl ja harra formaður tað ereit ikkier sin keia itt sindur lættari øll spyrja tað sama so kanst g brúka sama svarið umaftur men svarið ter soleiðis nær landsstýrið fyrireikari í løtuni um hjálparpakka til ferðavinnuna hjálparpakkin nýtir sama loysn sum hjálparpakki trý og kemur at fevna um tíðarskeiðið frá fyrsta septembur tvey túsund og tjúgu fram til várið tvey túsund og einogtjúgu endaligur avgerð er ikki tikin um nær endaligur endadagur skal verða fyri hjálparpakkan lógaruppskotið er klárt og verður í løtuni viðgjørt millum samgonguflokkarnar síðani verður andstøðan kunnað um uppskotið væntandi verðu upskotið lagt fyri tingið
beint eftir páskir takk fyri ja so kunnu onnur fáa orðið fyrst atn
bjórssamelsenja takk fyri nú lívstí ettsin fyrispurndu rættiliga nógvtí sum var í áðni og akseluver johannessen vísir á at hann spurdi í februar men eg spurdi eisini lansstýrismannin hetta sama skrivliga fyrispurngin í novembur og dtæ sær fram tí tí at tá tá sigur landsstýrismaðurin hetta her við meta alla tíimum støðuna og vit fóra at síggja og og so frameftir tí fari at spyrja landsstýrismannin hvør er orsøkin til at mann hevur brúkt sjeyan hálvan mánaðir frá tí hjálparpakkarnir fóru úr gildi til nú at taka støðu til at hjálparpakkin kemur eg haldi tað ljóðar gott at hann verður við afvikandi kraft frá fyrsta septembur men hvør er orsøkin til ati at mann at mann hevur brúkt sjeyan hálvan mánað upp á at koma til hesa niðurstøðuna hóast mann hev vitað at ein partur av ferðavinnu alla hesa mánaðirnar hevur verið heilt
óalmindiliga illa fyri takkfyn
so er tað jóhannes joensen takk fyr hara formaður ja nú søttu vit fýrs milliónir av løgtingið til at hjálpa millum annað ferðavinnuna og har bleivu brúktar seks milliónir so har eru fýraoghálvfjerðs milliónir sum ikki vórðu brúktar tað kann benda á tað er nokk ikki tí at støðan so góð men tað er heldur tí at kanska at samansetingin av hjálparpakkanum ikki svara til tann tørvin sum er so tí haldi landsmarið skal hyggja eftir tí veruliga tørvinum innan ferðavinnuna og legða pakkan soleiðis til at ferðavinnan fór at gagna av tí
takk fyri formaður tað var tað spyrjarin aftur á aksel johannesen
gí í tí kjakinum sum hevur verið tað seinasta árið kanska um hjálparpakkar og um ferðavinnuna serligani sum hevur ofta h verið sagt ja men altor landið skal ikki fa inn og hjálpa fyritøkuna at bjarga fyritøkum tað sum ikki kann standa tama falla verður ofta sagt í einum kapitalistiskum búskapi og tað eru vit slet ikki ósamd í javnaðarflokkinum ati ósunnar fyritøkur generelt eina ósunnu fyritøka tær eiga sjálvandi fara á knóranum so ikki ann kunnu hava eitt yvirskot ella at bera seg so eira tað fara áknóranum og tað an egt so gott fyri búskapin tí tað skapar eisini rúm fyri at aðrar nýggjar fyritøkur kunnu koma upp sum klára at at bera seg og kanska hava ett yvirskot og rinda skatt til felagskassanir í yvirskotinum og skapa arbeiðsplássi so framvegis men tá vit taka júst júst støðuna sum er nú so er orsøkin ikki tað at vinnan ikki ikki la einstøku vinnufyritøkurnar ella vinnan í sína heild ikki klárar at standa tað klárar hon væl tað er ikki soleiðis at tað manglandi eftirspurningur at hesir vinnifrutøkarnar komnar í í trupulleikar eftirspurningurin eru har altso at ferðast í føroyum og til føroyar men politiski myndugleikin vit øll sum eru her í løgtingi og landsstýri vit hava valt so at at siga so at siga á lukkavinnuna niður millum annað við samlingsforboð ella avmarkað hvusnek fólkumu savnast og eisini við at hava nakrar avmarkingar tá tað kemur til føroyar a tareitt eitt tíðarskeið sappa næstan ikki til føroyar so nú er tað mann skal seks dagar sóttarhald htað ger sjálvandi ringt at koma at ferðast á ái land skal seks dagar sóttarhald tí fær vinnan ikki virkan og tí eiga vit at gera nakað munagott tíðan vinnan hevur kann yvirliva og so tá ið koronur er av so kann eg virka undir vanligum marknaðartreytum tað klárar hon øh men atjasm johannes jóast so eisi venja hetta her við at hjálparpakkinum var tað var fá sum søkti tey fingu rættiliga lítið burturúr her ætlani barat hava akkurát samam í hjálparpakka ella mærn en allar mann tillagar hanit sindur sæ rakar eitt sindur betri til

ja so er tahelgigesæja harra formaðu nú skal egikki taka støðu til hvør spurdi fyrst meni men eg eri púra samdur við við spyrjarin um tað attað er øgiliga umráðandi at mann ikki ger up á ein sovornan máta mann bjargar øllum tí at tað eru tað eru nøkur ting sum nakrar úr merganismur sum eisini skuldu sleppa at virka men eg havi verið støðug til kontakt við ferðavinnuna alla tíðina um um støðuna og tá ið eg seinast spurdi tey hvat ertað tit hvussu ynskja tit a em hjálparpakki skal vera so er teirra svar long hjálparpakka trý so so er tað so rast sum jónis joensen sigur at ati tað var ikki nógv sum sagt úr humm seinast tað var millum annað tí vit høvdu nakrar treytir um vinningsbýtið og annað sum kanska ikki gør tað so spennandi tí at ferðavinnan var somu støður sum vit mann visti ikki hvussu leingi hetta vardi verð hetta varandi leingi verur tað stutt og so so sæð man ókey vvistað merkir hetta hesar treytirnar so vilja vit ikki gjalda tann prísin í faklekkinum var av stutt og so vísir taðsu aftaná tað vardu nógv longri so tí trúgvi eg at hjálparpakkin bleiv so bíligur men men ferðavinnan ynskir ein longd

ger so vælum vit taka hjálpapakka trý sum sum varð vendur til ferðavinnuna so er tað tað sum eg havi hoyrt í hvussuser okkurt veiti eg passar men son annarsumg hvi hoyrt út úti í samfelagnum tan eina er at mann dekkar ikki marknaðarføroynskar útreiðslur nógvar ferðavinnarfyritøkur brúka kanska vetrarhálvun ár marknaðarføra seg altso altjóða uttan fyri landaottan fyri at fáa fólk til føroyar og so fáa tæir inntøkurnar í summarhálvuni tá ið ferðfólk sum koma í tvey túsn og tjúgu brúktir tað hesar pengarnar altso u veturin nítjannogtjúgu men eingin fólk komu um summarið tí at orsaka korona taðvil siga og hesar útreiðsurar fingu tað ikki gjørt partar av hjálparpakkanum hjá summar fyritøkum merktir rættliga nógv tað var kanska ein veikleiki og so er tað nakrar heilt lítlar smáar fyritøkur sum eg havi baraavskilt at lagnum tað man tosaðu onkur fólk sum virka einar ferðavinnu at útreiðslurnar til at gera eina umsókn tí mann mátti hava hjálp frá grannskoðarari gsovíðari tað varu næstan størri enn tað hjálpi sumann fekk úr hjálparpakkanum tá að gevr in lítla meining so var tað grannskoðarani sum fáa eit sidur av eyka arbeiði itsinur av pengum og ikki tær fyritøkara sum eruliga ha tørvar vá hjálp og eg veit ikki akkurát hvusuma geat tað sjálandsi skalpan at hava nøkur treytir at man hevrar upplýsingar mugu verða sannar ogsovíðari tá mann biður um hjálp men um lansrýrimaðr kanska hugsað um kann ann gera okrar tillagingar harpeint soleiðis at at pengarnir ikki bara fara til fyrisiting hjá fyritøkuni til kanska atvokatarar og fyrstufremst grannskoðarara men tær lítlu fyritøkunar veruligat fáa ta hjálp sum tæir hava tørv á fyri at yvirliva hesa støðuna soleiðis at tær kundu virka í einari frælsari kapping
tá ið koronur avja og so er tað landsstýrið
gersvæja hara formaðurnú kann eg ikki fara heilt í smálutir hvat við og standa í í hjálparpakkanum tí at tað fáa vit at vita nærri um nakrar dagar hann er sum sagt ikki liðugt skrivaður enn men hann kemur lítið gera sor nógva jálparpakkatrý við onkrum ávísum tillagingum og ja eg eg má siga visvið hesæra fyritøku er er so lítil at grannskoðaraútreiðslurnar blíva hægri enn enn enn tað sum havar tørv á so so veit eg ikki hvussu hvussu rætt er at atat jahvussu stórur tørvurin er altso tað tað er bara etðer at vit hava nakað sum eitur tá ið mann fær stuðul frá í landskassanum so krevur landsgrannskoðanin at mann hevur ein mann hevur grannskaðn rokskap tað v tað hoyrdi niðurfyri tá ið tá ið bøndunir skuldu fáa fáa stuðul so so koma krav frá búnaðarstovuni at tey skuldu hava hava grannskoðaðan roknskap og og tað var onkur bøndun misnøgdur við tí at han var vanir at at geva geva lat roknskapin inn uttan uttan at hesar grannskoðarin hesa grannskoðanina og o so bleiv øiliga skjótt at at útreiðslan bleiv størri enn enn vinningurin men men tað er soleiðsnar at ter komu krav frá frá landsgrannskoðaranum um at tá ið tá ið mann fær stuðul í landinum so skal ein eisar stuðul altso roknskapur í samband við tað at gera sum skal veðagrannskoðari sog tað er og og tað er nokk eitt krav sum mann bara u sum mann er noyddur at at halda fast við so so tað er tað er tað sum er er men annars pakian kemurat líkjasat hjálpapa
frá trý og og tað verður onkra tillaging at gjørt takk fyri ja takk fyri so varð eisini hesin spurningur svaraður og vit fara til tað næsta sum eisini er til helga abrahamsen hann er viðvíkjandi kunngerðin óligi frá skipum og tað er skipum við bryggju og tað er ruttvágt tað er ruttvang sum seti tann spurningin fram ger so væl ruttvágar takk fyri
og við bryggju hevur fólk sum búgva nærhendis havnaløgum ítøkiliga segði kunngerðin millum annað at máta skal innandura í bústaðarbygningum bústovnum og sjúkrahúsum kring havnaløgini við einum ella fleiri ljóðmátingarstøðum sum havnarmyndugleikin skal seta upp fyri at tryggja at óljóð liggur innanfyri ásett markvirði fyri lágfrekvent óljóð flest øll eru samd um endamálið við kunngerðini men fleiri hoyringspartar hava verið rættiliga neiligir eitt nú ímóti at ljóðávirkanin verið mátað heldur enn ljóð keldan eisini hava umboð frá kommunufelagnum ført fram at kunngerðin ger seg inn á kommunala sjálvræði felagið heimafriðir hevur gjørt vart við at óljóð eisini hoyrast frá skipum sum liggja fyri attgerð og sostatt ikki við bryggju umframt at ógvusligt óljóð kann vera frá virksemi á sjálvum havnarlagnum eitt nú í sambandi við lossing tað fyrsta markvirðini koma ætlandi í gildi fyrsta juli tvey túsund og einogtjúgu og síðani lækka tey í tveimum stigjum fyrst fyrsta januar í trýogtjúgu og síðani aftur í fimmogtjúgu kunngerðin er enn ikki lýst tí verða hesir spurningar settir nær fer landsstýrismaðurin at lýsa ætlaðu kunngerðina um óljóð frá skipum við bryggjum eru ella verða tillagingar gjørdar í kunngerðini eftir at landsstýrismaðurin hevur havt høvi at viðgera hoyringssvarini um ja hvørjar tillagingar
verða gjørdar takk fyri
ja so er tað helgi abramsen ger so væl jharra formaður eitta uppskotið um kunngerð um óliga frá skipum tað var til almenna hoyring um orkuskifti og tað kom nógv hoyringssvar inn men orsakað av øðrum arbeiði so e so er er viðgerðin av hoyringsvarinum drigið eitt sindur út men ætlanin er framvegis at kunngerðin skal verða lýst nú í vár øh tað er ræst sum ruttvang sigur at tað komu fleiri hoysvar sum víst á nøkur ting millum annað er hetta her hvussu skal ljóðið mátast og tað var einni um vit arbeiddu leingi við og og tað er nakað sum partarin var øgiliga ymisk á málið um einaferð arbeiddu við at vit skuldi máta ljóðkelduna sjálva tit sjávandi nermast um mátið at máta men so er tað spurningurin tá kann tað gott vera tvey skip sum læri um akkurát líka illa men av tí annað er tættari við íbúðarøki so so hoyrist tað nógv betri og tað endari við at vit vit koppa tíg á aftsa tum vit skuldu máta hvussu hart ljóðað tað inni í húsum øog so og so er eitt eitt mótsvar til tað at vera ja men tað varur dýrt at dýrt at gera hesar mátingarnar kommunurnar skulu betala u alt hetta her og tað er kanska nakar við vit vit noydd at broyta eitt sindur upp á hvussu mann ger so ljóð mátingarnar men men eg havi verið so til til eina framløgu har vit lurta úg eftir hesir ljóðinum hvussu eg var og eg haldi ta støðið sum hendan kunngerin lagseg á er er rættiliga rímiligt so eg havi ikki serligat hav hug til at broyta tað støði men kanska meira at seta treytir fyri hvussu mant mátar tað soleiðisat ikki men ikki kal fara inn í hvørt og eg havi einasta húsi at gera mátingar men men eg dugi ikk at siga enn hvussu tað verður men men eg haldi at vit skulu gera sað púra greitt vit fáa ikki ljóðleysar havnir tað kemur altíð at v ljóð frá havnum men tað sum er umráðandi tað er at vit fáa skipað viðurskiftina soleiðisnar at vit bæði kunna virksemið í havnum og samtíðis hava avmarkað ljóðið so nógv so møguligt so fólk fáa frig at sova um náttina og tí hava vit eisini øskiftið ímillum tira ikki somu treytir um dagin sum náttinatakfyri
ja so er tað onnur
ranniolsenja takk fyri harra formaður ø eg kundi hugsað mær atilagt afturat hesum spurninginum týdningin av at tað er viktigt at tað verður eins treytir fyri allar kommunurnar tí tað sum okur uppliva í dag tað er at vist nú ein kommuna setir treytir fyri markvirði fyri óljóðið jamen so fyri skipið var inn til tey næstu kommununa og so verður tað ein missjón kapping ímillum kommunurnar tað e tað er tað eina tað næsta tað er tað at borgarin dettur niður ímillum borgaran sum stendur við sviðhuso og skal liva við hesum óljóvinum og fyri tað triðja so haldi eg eisini at tað er viktigt at okum fáa sett gongd á hetta her við landsstreymmn nú tosar mann øgliga nógv um at koma yvir á spor tvey í mun til at fáa meira el inn á netið kanska tá tað er kanst man siga um næturnar ella tá ið tað ikki er so nógv nógv virksemi á netinum so tí hevði tað verið øgiliga gott at mann eisini sett nøkur krøv til bæði skipini og onnur at at gera
t
ja so er tað edva jacobsen takk fyri harra formaður ja hetta er hetta er ein viðkomandi spurningur tí hevur arbeitt leingi við hesum og og tá ið mann so tosar um at nú skal mann fara at máta ljóðið inni í hesum ymisku húsunum so má tað eisini gerast soleiðis at t at tað at tað se les seg gera altso tað er eitt í takað mann kann siga pappírið og hava av reglum men hvussu kann tað hondhevast av havnarmyndugleikum og hvussu langt frá skal mann vera og í summum økjum har sum bátar liggja er rættiliga nógv hús eg vóni ikki at hetta er ein avbjóðing sum sum næstan ikki illa liva upp til tí at eitt er mann hevur mann skal finna balans í øllum hesum her tí at har sum tað er eitt sterkt vinnulív har er ja har er gott at finna avbjóðingarnar í saman við kommununum soleiðis at mann ikki bara sigur at nú eg mann kanska kanna snógv at nú fær mann bara at seta tær í gongd eg vóni at tað ber til at at liva ettær mann sigur
at seta tær í verk
ja so er taðuang gersuvæltakk fyri ja tað er nokk so áhugavert júst hatta sum annika olsen vísti á hetta her við kapsøðua at mann kann vera bangin fyri sum kommuna at missa nakað virksemi visti mann beginnur at seta krøv og at so onkur onnur havn fer við tí virkseminum og inntøkunum harav og og tað hevur nevliga verið eitt sjónarmið sum hevr verið nok so nógv frammi og hinvegin hevur eisini eitt annað sjónar verið at at kommunurnar hava sjálvræði og vilja sjálvar sleppa at loysa hatta so hasir bæði hasar fáar grundgevingarnir fara í hvør sína att um som at siga øh eg royndi at leita eftir í sambandi viðhendan spurningin royndi at leita eftir hoyringssvarinum hjá kommununi eg fann ikki vt hoyringssvari eg veit ikki um tað liggur úti onkrustaðni men men eg havi so lurtað eftir onkrum orðaskifti sum hevur verið og tað sum eg haldi er øgiliga positivt í hesum málinum tí er tað at yvirskipað eru øll samd um at sjálvandi skal tað vera rímiligt rímilig viðurskiftir og at vit kunnu ikki góðtaka órímiligt óljóð tað eru allir partar samdir um so eg haldi at upp á tann mátan má mann siga at felagið heimafriði hevur sjálvt um um tey kanska ikki uppliva tað sjálvi at tey longu hava erið partvíst komin á mál við at varpa ljós á hettar her og sjálvandi koma vit ikki at hava ljósleysar havnir tað tað gera vit ikki men serliga hetta við at mann fær náttarfrið tað vita vit hevur ómetaliga nógv at siga fyri heilsuna hjá fólki ati at tað er
frigur at sova um náttina takk fyri
ja harra formaður eg hetta sum anikuolsen vísir á at vit mugu hava eins treytiri víð allir havnir og tað var jú tann stóra avbjóðingin eg var einum fundur við við hetta havna netverki sum tay kalla seg tað er tær størru havnirnar í føroyum tað var nokk í novembur ella desembur í nítjan gott ár síðani og tá vístaðu at tær at tey høvdu ynski um at tað komá felags kunngerð fyri alt landi soleiðisnar at tí at vistu hvør einstøk havn skuldi seta sínar reglur so hendir akkurát tað sum anika olsen vísir á at tann sum strangaglur rekur skipin til næstu havn og missi so inntøkur so tí vóru tey samd um at tað var rættasta at at eg gjørdi hesa kunngerðina soleiðisnar at øll høvdu somu treytir og so so og somu k kappingarfortreytir eisini og so haldi eg eisini at tað e rætt sum edva jacobsen vísir á at at mann oyðist at gera tað solesðnar at tað letur seg gera altso skalt tú gera jóðmátingar í hvørjum húsi altso hvat hvat kostar tað hvussu kanst tú gera tað sleppur tú tað og og tí tí noyðist mann at gera nakrar tillagingar har soleiðisnar at at tað ber til annars haldi eg at kunngerðin jóvni vogi í í kunní kunngerðini haldi er sirkar sum sum tað eigur
taða vera takk fyri ja so er tað rutt vang aftur
ger so væl takk fyri ja eg fari at takka landsstýrismanninum fyri svarið og sum eg skilji at lagnum so hevur mann statvekk sum mál ati fáa kunngerðina lýstat soleiðis at tey fyrstu marvirðini koma at verða galdandi frá fyrsta juli og sum landsstýrismaðurin eisini segði so hevur hetta við landsstreyminum at fáa tað at virka eisini sjálvandi avgerandi týdning í at náa hesum málinum eg fegnist um at mann yvirskipað sýnist at vera samdur um endamálið við við hesari kunngerðini og og vóni eisini at mann kemur á mál við at finna ein leist sum allir partar kunnu liva við soleiðis at vinnan ikki verður verður órímiliga tarnað í í sínum virksemi men at sjálvandi at borgarar eisini kunnu sova í friði
um náttina takk fyri ja so veitst tú um landsstýrismaðurin skal hava orðaftur tað skal hann ikki so er hesin spurningur svaraður og vit fara til næsta spurning sum er til helga abrahamsen eisini og hann er frá bjarni at koyra sum petersen viðvíkjandi ætlanini við føroyum sum mær í timum og middeg ó
bjarni kárasum fær orðið ger su væl takk fyri harra formaður ja heftir eini munnligur fyrispurningur til ætlaður helga abramsen landstýrismannin í umhvørvisvinnumálum ætlaninir um um føroyar sum mrtiman miðdepil og spurningarnir teir eru soljóðandi verður arbeitt við at fremja ætlanirnar um føroysku sjóvinnuna ið taka útgangsstøði í álitinum um sjóvinni frá tvey túsund og seytjan spurningur tvey hvussu gongur við at fremja ætlanirnar sambært tilmælunum úr omanfyri nevnda álitið og er sjóvinnan ein vinna í føroyum sum stendur í vøkstri og er útligt fyri at vinnan fær enn betri karmar í framtíðini tað er soleiðis at í tvey túsund og sekstan tásetti táverandi landsstýrismaður í uttanríðs o vinnumálnum páll mikkelsen eini ein arbeiðsbólk til at dagføra sjóvinnupolitikkin og at gera eina so kallaða maritima strategi fyri føroyar og tað har kom so eitt álit um sjóvinnupolitikk í tvey túsund og seytjan og eitt tilmæli um eina marotima strategi fyri føroyar og tað varð millum annað viðvíkjandi hvussu farskipanin framhaldandi kann vera kappingarfør útbúgvingarmøguleikum á martimu økinum og hvussu fleiri avleiddar vinnur kunnu skapast føroyar sum maretimur miðdepil eru mínari verð ein ein stór og rættiliga frafúætlan um hvussu um at føroyar skulu vera ein tjóð sum gongur fremst innan fyri handilsskipavinnu og og aðrar hjálagdar vinnur øh útbúgvingar innan fyri ta maritima maritimuvinnuna og tað at vit fáa fleiri avleiddar vinnur beinleiðis tekdar at maritima økinum tað er ikki at siga til at sjóvinnan hevur verið ein ein drívmegi í føroyska samfelagnum leingi har nógv tilnýtt arbeiðspláss og hevur stórur møguleikar fyri vøkstri sjóvennan hon hevur nógvar arbeiðspláss eg haldi tað liggur umleið á túsund tólv hundrað skapar gv nógv virði í samfelagnum men kann gerast nógv størri enn hon er í dag

so er tahelgjaabramsen gersvælja takk fyri harra formaður æsvarað verður undir einum landsstýrið skal sjálvandi arbeiða fyri at vinnan hevur hóskandi karmar at virka undir karmar sum kunnu skapa fyritreytir fyri at vinnuligu aktørarnir kunnu kappast við aktørar í øðrum londum í sjóvinnuálitinum frá tvey túsund og seytjan varðdomið við karmarnar at reka reiðarívirksemi í føroyum vartimu útbúgvingarnar og føroyar sum martimur tænastudepil og annað avgerandi karmar fyri reiðaravirksemið í føroyum innan handilsskipavinnu eru at sjóvinnulóggávan er dagførd samsvarandi altjóða krøvum og at vinnan hevur hóskandi skattiligar karmar at virka undir síðani tvey túsund og seytjan eru fleiri broytingar gjørdar sjóvinnulóggávuni herundir í tekniskum krøvum til skip og um arbeiðsviðurskifti hjá sjófólki broytingar eru eisini gjørdar í skattalóggávuni millum annað kann nevnast at fleiri serskip nú kunnu koma undir tonsins skattaskipanina og annað eisini eru broytingar gjørdar í útbúgvingarøkinum so fleiri møguleikar eru inn á maritimu útbúgvingarnar og eru tillagingar gjørdar fyri at fáa størri atgongd til útbúgvingarnar vinnan hevur víst á at tað er tørvur á at føroyar gerast gera dupultsskattaavtalur og aðrar viðkomandi avtalur við fleiri lond ætlanið verða verður meira orka sett av til hetta í komandi tíðum arbeitt verður við at fáa føroyar at gerast partur av parysmogsamstarvunum vinnan og tað almenna skipanini í felag fyri tiltakinum sjóvinnuforðum ið er alment afturvendandi tiltak har viðkomandi aktørar hittast og viðgera evni av felags áhugan føroyska sjóvinnan er vorðin ein munandi eitt munandi íkast til føroyska búskapin og sum landsstýrismaðurin farið at arbeiða fyri at skapa bestu karmar fyri f
haldandi vøkstri í vinnuni takk fyri ja so er tað onnur sum
og komforið edvard jakobsen fyrst takk harra formaður altíð tær vit í maritimuøkinum og nú tá vit hava tosað tað verður tosað nógv um um arktisk og tað og tá arktiska strategiin so eru ófatiliga viktig og nú tá ið tær fær eru liggur so eitt sindur gera at vit eru bjóðað okkum fram í part við at vera innanfyri tann maritimuøki og vera marknivur depil at vit kunnu veita tænastu hjá skipum sum sigla sum at hava føroyar á síni á síni farleið og eru fram í skógini og halda sum at siga uppfyld til at tær verða í front við lógarverkinum soleiðis at vit kunnu bjóða okkum fram í altjóða høpi so so tað vil eg eisini partil samgonguni heita og heldja at vit kunnu vera saman um eitt her og fáa líka sum sett tað út í kortið so vit kunnu veita eina eina enn betri tænastu og eina eina breiðari tænastu innan fyri okkara okkara
tíma økið enn enn vit
ein øgiliga spennandi fyrispurningur tað er eingin ivi um at føroyar eiga at gagnnýta møguleikarnar sum liggja nú í tí arktisku økinum og eisini tað at siglingarrenna norður um pólum bæði vestureftir og eystureftir fer at lata upp fyri nógvum møguleikum har føroyar liggja mitt í tá skal mann siga ella portrum til tað arktiska økið og her eru ríkir møguleikar fyri alskyns tænastuvinnur torvran havn verður bygd út nú runavíkar havn er eisini bygd út so her eru so nógv møguleikar sum okur kunnu bjóða okum fram til bæði innan fyri skiping og innan fyri ja aðrar aðrar tænastu summi summi farmaskipu og onnur eftirlýsa so hetta her er veruliga ein ein spennandi spurningur og ein spennandi ætlan sum
man vónandi fyrr at síggja meira til ingolf
olsengersuvælja takk fyri ja ein sera áhugaverdur spurningur haldi eg eisini og sera spennandi stórt potensialið í øllum hesum her men tað er eisini sum undra meg eitt sindur tað er at alt hetta her við maritimidepil og og tað sum hoyrir til tameritima tað er jú málsøkið hjá vinnumálaaráðharrunum ela lanstýrismannu ívinnumálnum men fyrri sirka hálvum øðrum mánað síðani tá stovnaði løgmaður eitt sum kallast vakstrarforðnum hvørs fyrsta eklæraðan mál er at seta fokus á sjóvinnu og fyri meg er tað eitt sindur av signalfarverringi tá ið tað knappliga er í løgmansiski ski at seta fokus á hetta her hvussu samtpakka tal við ætlanirnar í vinnumálaráðnum um vøkstur í í
tí mær tíma ja so er tað bjarni kárasund petersen sum fær orðið aftur
ger so væltakk fyri hara formaður ja eg haldi at maritima øki er er ein vinnugrein ella nakrar vinnugreinar sum kunnu gerast potensielt nógv størri enn enn tað er í dag føroyar hevur jú allarbestu landafrøðiligu og samfelagsligu fortreytir til eina sterka sjóvinnu og hevur hon eisini møguleikar fyri at gera ein gerast ein munandi størri partur av tí samlaða føroyska búskapinum og harvið eisini at vera eitt bein hjá tí føroyska búskapinum af standa á afturat eg havi eg havi hugt eftir teimum framløgunum sum sum sum sum eta sjóvinnuforðunum hevur skipað helgi abramsen hevur eisini havt framløgu har hhar er nokk so nógvi intessant informatión bæði um tá samlaða útflutningsvirði í sjóvinnuni og hvussu nógvi arbeiðsplássið eru tilknýtt og hvussu býti eru millum fólká landi og fólká sjónum og eg haldi eisini í íkraft við at norðuratlantshavi og arktiskt generelt verður meira og meira intessant og nornore norstpasasjian opnar upp so kann mann síggja sær eina alsamt størri ferðslu rundanum føroyar eg haldi síðani tvey túsund og seks til til nýggjari tíð eg haldi at skipaferðslan í føroyskum sjógvi erur økt við einum seks hundrað prosentum og tað er ikki einki og vit hava ræðuliga góðar fortretir fyri at vera ein ein ein ein miðdepil har sum mann hevur bæði vælútbúgvin fólk sum kunnu arbeiða kring allan heimin og at mann hevur deplar í føroyum har sum mann kann gera manningarskifti og umvælingar og hvørsa sínum proveantering og harafturat eisini at mann fær etablerað fyritøkur í føroyum millum annað innan fyri skipping so sum smyrjlein og og har har tað har er nógv størri potensiali fyri tí enn hvat tað er í dag tí haldi eg tað er ræðuliga umráðandi attann politiski myndugleikin ger sítt millum annað til at útbúgva fólk og at men partur av parres mugu tryggja kortasjusigling í egu at tað altð verður framt innan fyri ikki alt ov langa tíð
takk fyri harra formaður helgi abromsen
gersuvælja harra formaður hetta er tað er eitt sindur løgin støða altso vit vit viðgera í hesum døgumveðurlagspolitikk hvat skulu vit gera fyri at ísurin ikki skal bráðna og samtíðis so viðgera vit hetta her hvussu fantastiskir møguleika liggja í tí at ísur er bráðnar men tað er nokk soleiðisnar at mann viðhvørt var noydir til at taka støðuna út frá tí sum støðan er uttan at mann kann gerast nógv við tað og og og so má mann heldur hava eina meining um hvat mann eyr at gera fyri at broyta tað meni men tað er eingin ivi um at at hetta er eitt spennandi øki sumbjarni kárason petersen reisur ein spurningur um hetta er arktiska hava sjávandi nógvar nýggjar møguleikar og sjálvandi skulu vit vera við øhnú nevndi ingolf olsen het her við vakstrarforrum og og undassivara hví løgmaður stendur fyri tí og tað kannmann sava seina meining um men men vit í unghvørisvinnumálaráðnum eru sjálvandi eisini partur av tí so tað mest avgerandi eg sjávandi ikki hví hvør hvør hvør kallar ein telefund mæn kanska meira hvør er við í tí og hvussu tað verur tað skipað og og tað eru kanska ei eitt sindur breiðari høpi hvat mann tekur tekur fleiri økir við men altíð alt so so er hetta avgjørt nakað vit eiga at at røkja væl og blíiv vaksandi partur av og og tí at tað er nógvur spennandi møgulig
likaru á hesum økinum eisini takk fyri ja eg veit ikki um bjarni kára sum skal hava orðið aftur ella tað skal hann so fær hann orðið aftur seinasta umfarinum
ger sovæl takk fyri harra formaður ja eg havi ikki so ræðiliga nógv at leggja afturat og eg haldi eisini eri væl nøgdur við tað svarið sum landsstýrismaðurin kom við tað er sjálvandi hend nøkur ting síðani tvey túsund og seytjan og og síðani á álitið kom og tað haldi eg sæst aftur øh eg haldi bara atað e øgiliga týdningarmikið í í náttúruni av hvussu vinnan er samansett hon hevur ein ein altjóða karakter so haldi eg tað er týdningarmikið at mann tryggjar sær frá almennari síðu at mann livir upp til altjóða krøv at mann ger tær neyðug dupultsskattaavtalurnar at mann er innan fyri altjóða standardir og kann virka á jøvnum føti við teimum etabileraðu fyritøkunum kring heimin tað er so ræðuliga nógv óannað potensialið í tí og tað er sum sagt eitt eitt triðja ella fjórða bein at standa á tá tað kemur til tann føroyska búskapin har er øgiliga nógv atknýtt arbeiðspláss og tað er ikki tað byggur ikki upp á náttúrutilfeingi so í so máta kann mann siga at tað er eisini ein máta diversifisera tann føroyska búskapin øeg haldi at sum sagt at tað eru øgiliga nógv óavnað potensiali í tí og tað krevur nokk so nógv av av politiska myndugleikanum fyri at tryggja at vinnan hevur øgiliga góðar forsetir ella so góðar forsetir sum til ber til at virka ø og tað krevur nú havi eg nevnt nøkur ting men tað krevur til dømis tað at mann hevur skikkaði starvsfólk at mann hevur reguleringarpápláss sum ger tað at at mann er á einum altjóða støði og at mann fór at tryggja millum annað kortaskisigling í eu og at mann fær vera ein partur av paresmoðo og tað er alt við til ati at vinnan kannmennast framhaldandi og og framhaldandi vera í í vøkstri takk fyri harra formaður
ja so leit sk um nei so er hesin spurningurin svaraður og avgreiddur vit fara til tann nítjanda spurningin í dag hann er til helga abramsen landsstýrismann og tað er ingilín ditesxen strøm sum set tann spurningin fram mann er viðvíkjandi staðseting av vindmyllulundun
ger so væltakk fyri ja øtá økir tey verða vald til vindmyllulundir í føroyum so verður fyrsta fyrilit tikið fyri hvussu tær teknisku og atkomuviðurskiftini eru lagað so verður avgerð tikin um staðseting og so verður bjóðað út eftir hetta so biður mann um eina árensmeting umhvørvisstovan hon skal á enda meta um viðurskiftini í árensmetingini eftir at verkætlanin er komin í gongd í sambandi við vlu sum afturætlan kom kemur upp norðanfyri eiðisvatn so hoyrdu vit her fyri í deyðu viku at bæði náttúruverndarfelagsskapur og deildarleiðarin á umhvørvisstovuni meta raðfylgjahan tá mann velur øki úter skeiv deildarleiðarin á umhvørvisstovuni vísti á at náttúran átti at verið tikin við frá byrjan áðrenn vinmátingar verða gjørdar og áðrenn mann bjóðar økini út og hann segði at tá umhvørvisstovan skal góðkenna sær áðrens metina tá er avgerðin longu tikin um staðseting eftir framrokningum so skulu vit í tjúgutretivu hava uppmóti trýss vindmellur fyri at nøkta okkara tørv áorku hesar vindmyllurnar skulu allar staðsetast og eftir øllum at døma meta hvørki fakkunnleikin á økinum ella náttúrufelagsskapir at tilgongdin til at velja økið út er nøktandi og tíhavi eg spurt landsstýrismannin um ætlanin er at broyta manmannagongdirnar tá ið mann staðsetir so fyrilit fyri náttúruni verður tikið fyrr í tilgongdini og um ætlanin er at gera greiðar ætlanir fyri júst hvar vindmellur skulu staðsetast og hvørji
øki møguliga skulu frægast takk fyri ja takk fyri so er tað helgi abramsen
som fær orðið at svara ger su vælharra formaður vit mugu ásanna at sjónarmiðini hjá fuglafrøðifelagnum í samband við vindmylulundna norðanfyri eiðisvatn skuldi verið tikin við fyrr í tilgongdini og rætta sevði verið at ein ítøkilig niðurstøða varð gjørd hesum viðvíkjandi áðrenn ov nógvar fyrireikingar í aðrar mátar vórðu gjørdar ella vórðu settar í gongd av ætlaða vinøkinum landstýrsmaðurin fer at tryggja frameftir at hesi sjónarmið koma inn fyrr í tilgongdini so at iva ikki verður um at tá ið økið til vindmyllulundir í framtíðini verða vald skulu náttúruatlit verða við í metingini frá byrjan saman við øðrum viðurskiftum og til spurning tvey tað kann við hampiligari vissu sigast hvar vindøkini koma at vera í framtíðini í alt tosa vit um einir seks til átta vindøkir tá eru vindøkini teir verandi vindøki tald við hesi vindøkini eru hesi økir norðanfyri tórshavn og tað er húsahagi flatnahagi og hoyvíkshagi síðani er tað neshagi á mýrinum oman fyri í vestmanna porkeri á oyði klyvalágshagi á sandoynni og møguliga annar hagi á sandoynni junkarhagin millum kvívík og vestmanna og glyvrahagi í eysturoynni tóð kann ikki útlokast at talan eisini kann vera um einstøk onnur vindøkir og møguliga kann talan eisini vera um staðseting av eini sjfasmyvindmyllulund í framtíðini so er ei hvusi a si ha tar ja endaliga avgerðin um staðseting av komandi vindmyllulondum má sjálvandi byggja á tilmæli frá fakkunnleikanum innan orku og náttúru umframt at atlit mugu takast til lendisk planlegging hjá avvarandi kommunu og hoyring av fólkinum sum kemur at búgva nærmast við øll mugu sleppa til orðana áðrenn so stórar avgerðir
tiknar í framtíðini takk fyri ja takk so er tað onnur sum fáa orðið
annika olsen ger so vælja takk fyri harra formaður ja hetta her at peika nøkur økir út har ið mann kann seta vindmyllur upp er ótrúliga týdningarmikið skulu ku røkka tí málinum sum helgi abradsen abramsen eisini hevur lagt fyri dagin at fáa tvey hundrað og fjøruti meka vatt av vindi og eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hann fer at at fáa hesi økini her bæði peikað t peikað tað út sum hann eisini nevndi nú í í svarinum men eisini at at gera øll hesi her formellu viðurskiftina sum fáa tey upp á pláss soleiðis at mann kann seta vindmyllurnar upp tá ið tá ið útboðini vera og ikki skula fara aftaná ati líkasum undir kæri kærumøguleikar og so víðari at mann hevur fingið tey viðurskiftini greiddir frammanundan tað hevði lagt munandi umat fáa
set vindmyllur upp
jtakk so er tað hendriold sum fær orðið gersuvæja harra formaður tað sum eg undraði meg itaði framløgan var í fyrri tað var hvussu lítið man hann satsa upp á vatnið vindurin er fínur tykiki tað men tá ið neingin tolur vindmyllur so er tað jú ikki so nevnt at marera við men tað at vatn á tn nú verður tað hundrað ár í í í julimánaði síðani mann fekk vatnið o vági ja lesitetbortur úr vatnið og tað hevu riggað fantastiska væl eingin her verður fornærmaður upp á nakran máta og okur hava altso bara tað fyrstu nærmastu tíðina koma tríggjar tunlar at standa skraldtómur sum hevu verið fantastisk lakur av vatni undirjørð sum eingin er blivur fornærmaður ar upp á nakra máta og ikki minst tann gamla hugsanin um veðranes til at gjørt ein veldigan demning tað ereitt fantastiskt vatn í føroyum er fer í havi ríkiløt av vatnið til ekstet fyri allar føroyingar og
taka væl afturat
ja takk sorta bjørt samelsensm far orðið ger so væl takk fyri ja tað er eingin ivi um at vit hava sæð og ig far at síggja fleiri samanstoytir ímillum atlit til náttúruna og so tørvin hjá okkum at elektrepisera samfelagið útbygging av m sum part av tíð tí eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin nú hava vit síðani henda samgongan tók við bíðað eftir at landsstýrismaðrin skuldi koma við hesa her náttúruverndarlógini sum hann sigur hann kemur við heyst hevði helgi abramsen kunna sagt um tá ið tann lógin er komin í gildi um hon hevði kunnað gjørt at mann nóg tíðliga tók atlit til náttúruna sum í hesum førinum við útbyggingini har nærensnærens eiða har tað eru ótrúliga ríktdjóralív sum mann eigur at taka serliga
atlit til takk fyri ja takk so tey
ingilín didisenstrem sum fær orði eftur gersovæl takk fyri harra formaður ja tað ljóðar gott at landsstýrismaðurin ætlar sær ati taka tað til eysturtektara mann tekur náttúruna við inn í ja altso tær kanningarnar sum mann ger í byrjanarfasini av hesum verkætlaninum h eg kundi gott hugsað mær at kanska at landssýrismaðurin segði eitt sindur meira um hvussu tað arbeiðið verður skipað hvør tað er sum skal standa fyri teimum teimum kanningunum tí eg haldi at vit hava sæð og vit mugu taka tað fyrigivið at tá ið mann fer undir hesa verkætlanirnar tá ið mann fer undir at gera nakað sum sum fólk fara at síggja og merkja hoyra í sínum nærumhvørvi so verður ein onkur mótstandur ímóti tí tað vil altíð vera so samstundis eisini sum vit mugu taka tað fyri givið at tað er eitt delemma tá vit hugsa um at vit skulu minka um okkara útlát og vit skulu hava varandi orku men so eisini at hvussu vit kunnu verja náttúruna samstundis um at vit leggja um til varandi orku tí kundi eisini hugsað mær eins og bjørt samuelsen at vit fingu kanska eitt sindur meira at vita um nær hendan her náttúruverndarlóggávan kemur og um hon kann verða stuðlandi í mun til akkurát hetta við at ja at fyrilitini verða tikin áðrenn mann fer í gongd við sovorðnar stórar
takk fyri harra formaður ja takk skuldi eg landsins frá og etur
ger so vælharra formaður tað er eingin ivi um at tá að kemur til útbyggingar av vindorkuni í føroyum so hava kærur verið verið øgiliga ofta verið til hinding fyri tí og kanska tí at mann hevur fyrireikað tað for illa eg veit ikki altso nú kenni ikki allar støðurnar men men fær mann øll hesi tingini at ganga rætt rætta raðfylgji so kann tað vera at tað kundi forða fyri fyri øllum kærinum hinvegin kæru møguleiki eigur at vera altso vit liva um demokratii og tað noyðist aút at at at at at býta í okkum at tað er ein partur av tí at mann kann kæra nøkur ting hendrigold undraðist á hví hví vatnið ikki hevar so nógv meira við í veðurlagspolitikkinum tað er grundleggjandi tí at stórar vatnorku útbúggingar verða nokk ikki framyvir tí at tað er tær tær eru gjørd har altso tað verður meira spurningur um um smærri vatnorkuverk og tað kannmann sjálvandi gera óðansæð hinvegin so haldi eg at at tey hava nevna hesar tómu tunlarnar tað eru tað eru nakað sum g ikki v hoyrt fyrr men men men tað tað er nemiliga rættiliga áhugavert tí at hatta vahv kann mann brúka tað til í sambandi við vatn goymslu tað er so eitt annað mál sum ikki akkurávið ið hendan spurningin at gera við víkja á náttúruverndarlógini so er ætlanin at at hon kemur í tingi fyri tingi á ólavsøku hon hevur verið á lansstýrisfundi og eg fari til samgonguflokkarnar sum nú kunnu skjústa meining um tað og annars tá tað kemur til útboð ingilin strøm spurdi um hetta her hvør skal eg standa fyrití altso vit hava samlað alt hetta her í umhvørvisstovuni bæði bæði útboðini og og náttúruverndina og alt so so tað vórður har í í tað tað stóra arbeitdið e gjørt í samband við útbjóðing ar vindmyllum og og og tær fyritreytirnar sum skuldu
fylgjatíð takk fyri ja takk so fær spyrjarin orðið aftur ger so væl ingilín di
takk fyri ja øtá ið vit hugsa um akkurát hetta við ati vit skulu taka tað fyri givið at vit bæði skulu minka um okkara útlát og vit skulu verja okkara náttúru fór tað eisini aktuelt haldi eg at spyrja um tann næsta spurningin sum eg sum eg setti lansstýrismanninum um har sum ein partur av spurningunum snúði seg um um mann ætlaði sær at fara inn og friða nøkur økir tí tað er soeiðis í føroyum at vit hava faktiskt har er gjørt eitt arbeiði við at lýsa hvar vit hava tað sum eitur háttsbots tað vil siga økir har sum vit hava øgiliga ríkt lív har sum vtit hava øgiliga ríkt margfeldi í náttúruni vit vita hvar tey økini eru eg ætlað e mær at spyrja um tað er nøkur ætlan um at mann so frægarhesi økini tí so kundi mann í øllum førum verið vísur í at at ja ati mann ikki útbygger akkurát har harumframt so hava vit eisini nakrar reyðilistar yvir hóttan vøkstur og lív h og eg haldi at minnist smer rætt so eru teir listarnir frá tvey túsund og fimm men mann hevur ongantíð implimenterað teimum ongantíð friðað tanntær planturnar og teir fuglarnir sum eru á tí listanum og tað kundi so eisini verið gert tað munandi lættari hjá umhvørvisstovuni at tikið støðu til eina árangsmeting vist tað vóru siðaði djórasløg á hesum og plantusløg á hesum økinum sum sum skuldu
takk fyri ja takk so fer landsliðsmaðurin
dugir so væl ja har fór bara bara fyri at taka saman um altso tað er eitt sindur mótstøðandi tí at tað seta vindmyllur upp
tað eru vnverður vanliga kalla sum eitt grønt átak nú skal man fara burtur frá frá olju til grøna orku og og so samtíðis so so renn man seg á umhvørvistrupulleikar sambandi við vindmyllur og tað virkar eitt sindur sum at fólk er við upp á vindmylluri men bara ikki for nær gvihar sum eg búgvi og og men sjálvandi skal mann taka atlit altso hugsa um at at at tað kann vera at at fólk blíva sjoneraður av av av myllum tað kann vera sólin fær stendur o blinkari til vindeygað hjá teimum tí at eium vindmylla stendur om melur beint fyri og so og alt hatta má mann taka við frá byrjani av men akkurát hhvar hvørjar friðingar verða gjørdar tað tað má eg siga fimær tað dugi g ikki t svara uppá tað tað má tíðin vísa hvar hvar mann fer iker at brúka tí men náttúrufrðingnáttúruverndarlógin hon kemur so ólavsøku so so táer komin tað sigur víðari takk fyri ja takk so var hasin fyrispurningurin svaraður næsti spurningur er til elspet mersetis gunnlestóttur landsýrskvinna í almannamálum viðvíkjandi barnavernd tað er annika olsen sum eg spyrjaði ger so væl
ja hesin fyrispurningu er til landsstýriskvinna í almannamálum elsbet marsedis gunleygsdóttur viðvíkjandi barnavernd og tað er tríggir spurningar kann landsstýriskvinnan upplýsa hvussu støðan er við barnaverndarmálum hvussu nógv børn eru í dag sett til fosturs ella tikin frá teirra foreldrum tvey metir landsstýriskvinnan at barnaverndirnar kring landið virka eftir ætlan trý er nakað eftirlit við at barnaverndina virka eftir endamálinum í barnaverndarlógini tá ið eitt barn verður tikið frá sínum foreldrum er talan um eina rættiliga syrgiliga støðu og skakandi hending bæði fyri barnið og fyri foreldrini og eigur hetta at verða eitt undantak heldur enn ein meginregla sambært barnaverndarlógini í barnaverndarlógini eru tilskrivaðar fleiri fyriskipanir ið eru amboð sum barnaverndirnar kunna brúka til tess at hjálpa familjunum til at taka sær av sínum børnum spurningurin er um hesar fyriskipanir verða nýttar í nóg stóran mun á fundi við nýstovnaða bólkin familjuhjálpin varð upplýst at á leið fýrs børn eru sett til fosturs ella send á stovn í mínum hugaheimi eru fýrs børn eitt sera høgt tal sjálvandi eru tað støður har børn ikki kunna verða heima hjá sínum foreldrum og har einasti útvegur er at geva teimum eina nýggja byrjan í øðrum umstøðum men spurningurin er um okkara barnaverndir kring landið i nóg stóran mun brúka amboðini í barnaverndarlógini til dømis at seta hjálp inn í heimi at hjálpa til við foreldra førleikanum soleiðis at familjan fer í neyðug hjálpina at vera um síni børn og tí verða hesir fyrispurningarnar settir landsstýriskvinni
takk fyri harra formaður ja takk so fær landsstýriskvinnan elsbet mærsetes gunlesdóttur orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður til tann fyrsta spurningin kann eg svara at sambært upplýsingum frá barnaverndarstovu føroya liggur samlaða talið á børnum ið eru umsorganinr yvirtikin í dag áleið hundrað og tjúgu harav er størsti parturin í fosturfreimum meðan umleið fimmogtjúgu børn er innskrivaði á samdørsstovn hjá almannaverkinum talið svarar til á leið null komma níggju prosent av samlaða barnatalinum og hevur hetta verið gongdin seinastu fimm árini til samanberingar kann nevnast at samlaða talið av umsorganayvirtøkum í danmark seinni árini hevur ligið áleið eitt prosent av samlaða barnatalnm upplýsast kann at tilsamans hava barnaverndartænasturna kring landið gott níggju hundrað opin barnaverndarmál sum svarar til aleið fimm prosent av samlaða barnatalinu og til tan næsta spurningin metum landsstýrismaðurin at barnaverndini kring landið virka eftir ætlan almannamálaráðið fær javnað fyrispurningar áheitanir um at taka barnaverndarmál til viðgerðar og ráðið hevur eisini verið verið á eftirlitsvitjanum á barnaverndarøkinum í slíkum truplum málum sum barnaverndartænastuni viðgera ið eru av sera persónligum slag verða altíð tvístøður millum ymsu í málunum og hugt verður eftir samlaða taluna av opnum barnaverndarmálum fyri allar barnaverndartænasturnar eins og upplýst til spurning eitt sást at bert ein lítil partur av hesum eru mál um umsorganaryvirtøkur meðan nógv tann størsti parturin snýr seg um íverksetan av fyriskipanum sambært barnaverndarlógini landsstýriskvinnan hevur sum er onga orsøk til halda at barnaverndartænasturnar kring landið ikki virka eftir ætlan landsstýriskvinnan hevur tó tikið avgerð um at fara undir eitt meira miðvíst eftirlit við um barnaverndartænasturnar virka sambært lógini og tá kemur nærri í øspurningi trý og
tað kom eg upp um at leikja svara takk fyrija takk so er tað onnur
fáa orðið bjørt samelsen ger s væl takk fyri ja eg haldi t hetir ein ógvuliga viðkomandispurningur og eg vil gjarna spyrja landstýriskvinnuna hon sigur tað ati hon er onga orsøk tilat halda barnaverndarnar kring landið ikki virka sum tæir skulu kann landsstýriskvinnan greiða frá á hvønn háttmann góðskutryggja tað á hvønn hátt tryggjar mann sær at tær avgerðir sum verða tiknar í barnaverndunum kring landið erunóg góðar eru nóg tryggar og ikki minst at tær eru tað røttu fyri barni og fyri familjuna tí at sjálvandi má eitt barnið koma til fosturs um tað er neyðugt men tað er týdningarminst av øllum tað er at royna at tryggja at børnini kunnu vaksa upp saman við sínum foreldrum í tann mun tað yvirhøvur ber til

ja takk sor steffan klein poulsen fær orðið ger so væl ja hara formaður eg haldi at spyrjarin hevur fatur í onkrum habeint tí eg havi somu fatan tí at tað tað tikist sum at at tað ikki brúka øll amboðini sum eru í lógini tá tað kemur til barnaverndarmál tað tykiskt mann leypir nógv av teimum um og fer beint til at børnini skulu fara til fosturfamiljur og tað kann stavast av at har eru nakrir struktuellir feilir í lógini viðvíkjandi fígging haldi at mann kommunan eigur eigur summar partar av lógini meðan landið eru aðrar og tað kann føra til at kommunurnar smaggja sær undan og koyra tað yvir á landið ghaldi tey tingini umat hyggja eftir eisini eisini eft her við at skapa álit millum barnaverndina og tær familjurnar sum h brúk fyri hjálp tí at vistað eru somu fólk sum ella fólkini eu undir somu ein sum kanna og skulu taka avgerð og og fella dóm yvir tey tá kann tað ikki vera nakað serliga gott álit ímillum familjurnar og barnaverndina tí haldi hetta økið

ja takk so r ta gjóni nólse joensen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður ja so púra samdur í stefan klein poulsen sum nevnir hasi tingini at tað kundi vera sektullstrukturellur avbjóðingar akkur í tí at tð summi ting liggja hjá landinum og summi ting liggja hjá kommununi annars tað er ein áhugaverdur spurningur sum anika olsen roysir her og tí tað handlar um vit skulu vera skjótari at fjerna børn ella vit skulu gera ein innsats fyri at arbeiða við familjuni tíðliga at kommunurnar seta inn og hava eitt toymi rundan um familjurnar sum tey kunnu fara heim og hjálpa brúka pengar upp á tað sum tann fyribyrgjandi parturin í tí at hjálpa allar familjuni áðrenn mann kemur til tdrassiska avgerð at at fjerna børnini fór tíðliga tí tað ofta tað er ein tendensur sum vit hava sæð í síðstuni at tað kanska verður í einum ov tíðliga handla áðrenn mann arbeiðir meira við familjuni og tí eiga vit eisini vit eiga eisini at troyta tann møguleikan meir sum tað eisini stendur í st samtyktini at vit eiga at troyta fostur heim styrkja tey ráðgeva teimum geva teimum góða løn

poulsen nevndi um at styrkja álitið millum barnaverndirnar og tey foreldrini sum koma í samband við barnaverndina at tað er eitt øki sum mann kanska átti havt nógv størri fokus á men kundi tú hugsað mær at vita tá ið landsstýriskvinnan hevur verið eftirlitsvitjan ella almamálaráðið um mann hevur f sagt nakað um hvussu tað stendur til við akkurát tí millum foreldrini sum uppliva at teirra børn verða umsorganar yvirtikin og álitið til barnaverndina tí mann hoyrir um tey tey somu fólkini sum kanska skulu taka barnið og sum eisini skulu hjálpa foreldrunum hvitið er við ráð
geving til foreldrini
ja takk so e ta rósa samulsen sum fær orðið ger so væl takk fyri harra formaður tað er ein rættilig ligani aktuellur spurningur sum annika olsen settur og e eri samd við henni um tað at tú eisini landsstýriskvinni at tað er neyðugt at seta eftirlit inn men eg hevði meira ynskt at mann hevði eitt óheft eftirlit sum fór inn í familjurnar líknani tað sum mann ger í grønlandi og tá tað so kemur til tann partin at tú skalt styrkja foreldrini so er tað foreldraførleikin sum vit oftani sum fólk hava brúk fyri at fáa styrtan og tá mann tosar um at seta ráðgeving inn í heimi so er tað líka nógv at tú skalt fáa viðgerð inni í heimi soleis tað at og ikki minst tá ið børnini hava fingi staðfesti henna diagnosu so er tað umráðandi at øll familjan fær hjálp fyri at taka hondn um barnið og skal eitt barn takast avúr heiminum so er tað ómetaliga umráðandi at har sum tað ber til at tað er øgiligani tætt og gott samskifti millum fosturforeldur og biologisk foreldur tí at børnini fara altíð óðansæð fatið aftur til síni

jatakk sor a etva jacobsen sum fær orðið ger so væl takk fyri hara formaður hetta er eitt sera týdningarmikil ogov stórur spurningur sum verður settur her í dag og eg haldi tað er alneyðugt í í hesum førum og í øllum førum tá ið tað er eitt slíkt mál sum ertil viðgerð illa ati at mann veruliga gjøgnumhugsar barnsins tørv í øllum hesum her og ger tað sum eg til eg til barnsins besta og o tað tað er øgiliga viktigt tí at jú fyrman fær fær sett inn og og líkasum vorderar hvat er til barnsins besta jú best skann mann koma út av tí tí at tað er nokk so skjótt at vit kunnu hugsa støður sum kanska ikki eru akkurát tað rætta fyri fyri tey einstøku børnini sovmann líkasum hugsar inn í í í barnasinni hvat er best fyri tey einstaka barni tað haldi er sera stóran týdning takk fyri
harra formaður ja takk so fær andika ols
r so væ ja takk fyri harra formaður og eg skal eisini takka landsstýriskvinnuni fyri svarið og fyri viðmerkingarnar til hendan ótrúliga tann kann siga viðkvanna spurningin ella spurningarnar støðan er heldur verri enn enn tað sum mann hevur gingið og hildið fýrs nevndi eg í mínumspurningi her børn sum vóru umsognan yvirtikin nú nevnir í landstýriskvinnan hundrað og tjúgu harav fimmogtjúgu børn eru innskrivaði á samdøgursstovn at tað so er null komma níggju prosent av samlaðatalinum sigur at eg gelli ikki so nógv tí tað okur skulu helst ikki t vera heilt har uppi tí tað er í mínum hugaheimi alt í verðini for nógv eg hugsi at okur eiga í nógv størri mun at brúka tey amboðini sum eru í barnamendalógini at mann veruliga fer inn og hjálpir hesum familjunum at mann hjálpir teimum við foreldra førleikanum eg veit gott at øll hava ikki umstøður til at at bliva hjálpin kann mann siga hava kanska ringar bústaðarumstøður og hava aðrar sosialar trupulleikar men okkara sosialráðgevar ikki hava tey røttu amboðini at fara inn og hjálpa so hava okur eina politiska avbjóðing tá tað kem mur til barnið at venda mál so trygga at øll sum sita inni har hava hava lítið sindur av brøðroyingsansti tú kur hava altíð fingið at vita at tað er uttan fyri politiska myndugleikan tær skal mann hava eina politiska armslongd politikar skulu ikki blanda seg í hetta men tá ið okur gera eina lóggávu sum tilskrivar nøkur ting og gevur sosialráðdjórin sum sita og arbeiða við hesum málum her nøkur amboð so eigu okur veruliga at gera alt tað sum okur kunna bæði at hjálpa til við fíggingini og og øðrum tingum soleiðis at tað ber til at hjálpa hesum familjunum at blíva góð foreldur soeyslø kunna hava børnini hjá ser tí tað
má vera tað allarviktigasta eg havi sagt so felagssøskvinnan helt seg meira til skuldast tú orðið havt gjørt væl
ja takk fyri harra formaður tann triðji spurningurin var er nakað eftirlit við at barnaverndirnar virka eftir endamálinum í barnaverndarlógumi barnaverndartænasturnar kring landið hava skyldi til at virka sambært ásetingunum í barnavrndarlógumi til tess at tryggja at økið verður umsitið sambært lógini er neyðugt at óhefti myndugleikar eru sum kunnu tryggja at hetta verður gjørt ásett er tí í barnaverndarlógini at avgerðir hjá barnaverndartænastunum kunnu kærast til kærnevndina í almanna familju og heilsumálum eins og eins og at allar avgerðir um umsorganaryvirtøku verða tiknar av eini óheftari høvuðsdarnevnd harumframt kunnu avgerðir og fyrisitingin av barnaverndarmálum klaðast til almannamálaráðið og løgtingsins umboðsmann í seinni árini hevur viðgjørt fleiri mál av slíkum slag í hesum sambandi kann upplýsast at landsstýriskvinnan hevur sett sær fyri at økja um eftirlitsvitjanir úti á barnaverndartænastunum og hetta arbeiðið er longu farið í gongd øtað sum kom eitt lítsindur fram her tað var at nógv av hesum børnum tey hava eitt er at tey eru umsorganer yvirtikin tí er ein avbjóðing um sjálvum sær og fleiri av teimum hava eisini aðrar avbjóðingar sum tey skulu stríðast við sohetta økið er nakað sum eg havi vil siga at eg havi gjørt nógv við man hevur eg sett nógv inn í samband við vit hava ofta hoyrt um at tað hava verið avbjóðingar á barnaheiminum og tað sum eg havi skilt tað er at har er tað gongur tann rætta vegin men eg eri samd við teimum at ella teimum sum siga at best hevði verið at tað veru færri børn sum blivu umsorgarnin er yvirtikin men veruleikin er ein annar og tá ið mann er komin so langt so skal mann gera tað at umstøðurnar hjá hesum eru so góðar sum taðhøvur ber til og tað er tað sum eg millum annað royni at virka fyri v

ja takk fyri harra formaður tað sum okur eiga at tryggja okkum sum politisku myndugleiki tað er um hesi her hundrað og tjúgu børnini veruligani ikki kunna vera heima tí vist tað bara eru trev tretivu av hesum børnum her sum áttu at verið heima so eru tretivu børn umsorgannr yvirtikið for nógv so hava okur verið við til at ikki at lofta hesum tretivu børnunum ella fjøruti okur vita ikki hvat hvat tað reella talið er tí mugu tryggja okkum at tað er eftirfarandi tað sum fer fram og tað er ikki tí at mann skal seta spurnartekin við at sosialráðgevar ikki gera sítt arbeiði ella nakað men tað er bara viktigt at okur vita hvussu hetta økið verður handfarið hetta her snýr seg um okkara gull børnini sum eru okkara framtíð og tí muku tryggja okkum og vita við vissu at øll hesi børnini fáa tær røttu førleikarnar og te tann røttu byrjanina til lívið og ja okur vita gott tað at tað eru nakrar familjur sum ikki kunnu hava børnini heima so má mann fara sjálvandi drastiskt til verka men tað má vera tað síðsta amboðið mann brúkar í barnaverndarlógini tað má vera tað allarsíðsta tí tú yð leggur eitt barn við at taka tað frá sínum foreldrum sínim systkjum tað skal man helsdur ikki loyma so hethetta er etta er øgiliga sárbartevni at diskutera og eg ivist nonga løtu í at barnaverndina royna eftir førimum núg eftir teir teirra besti sannføring men okur mugu bara tryggja okkum at okur seta hundrað prosent rætt inn í øllum teimum amboðum sum okur hava við at seta hjálp inn í heimi er tað til reingerð er tað til at hjálpa við foreldramyndugleikan hvussu mann fekk strukturágerandisdagin og so víðari okur mugu seta alt tað sum okur kunna inn færa hjálpa hesiá familjunum soleis tey kunnu hava síni børn vista annars ber til at hava tey heima
ja takk so fer lansstýriskvinnan elsbet meretis
næsftur orði afturgersuvælja takk fyri harra formaður eg skal skunda mær at siga ati áðrenn børn verða umsorgarnin yvir tikin so verða tað altíð allar aðrar fyriskipanar royndar fyrst og tað eru eisini fleiri myndugleikar sum hava sambært lógini verið inni yvir málið áðrenn umsorgarnaryvirtøka og yvirtøkuna og ikki bara ein málsviðgerð man hev ikki misskilir tað heila her og tað tað vænti eg eisini at annika olsen veit sum fyrrverðandi morgunmeistari og a kenni væl til hetta økið eg sjálv havi tikið avgerð um atbarnaverndarlógin at hyggja eftir henni aftur og tað arbeiði er farið í gongd og vit arbeiða við tí fullrø úti í ráðnum fyri at vita er tað nakað í lógini sum vit kunnu gera betri og vit hava eisini tosað við nógvar partar um um tað er nakað sum tey kunnu siga okkum sum vit kundu gjørt betri so hetta arbeiðið er farið í gongd og tað er sjálvandi til frama fyri okkara børn øll vilja at børnini skulu hava tað so gott sum tað virhøvur ber til og mann sigur eg ella ja so landsstýrisfólk havi eg sett nógv inn til at hesi børnini ella at at hetta økið skal rigga betri ella ella hvussu mann skal sigaøheg eg haldi mann kann eisini koma við onkrum positivum og tað er tað at tað bleiv gjørd ein kanning av einari sum eitur lisa mo eldi oghansen sum gjørdi eina bakkilor og í tí bakkiler kannaði hon barnaverndarøki her í føroyum og eisini danmark og tað vísir seg at mmansigur andbraketebern ella yvirtingin børn øí føroyum ella børnini her í føroyum tey faktiskt a tá ið teir komu út aftur hinimenna at tey klára seg beturi her í føroyum enn til dømis í danmark so øokkurt gera vit rætt her í føroyum men eg ivist onga løtu í at vit kunnu gera tað betri og eg royni hvat eg kann harra formaður fyri at hetta økið skal rigga so væl sum tú hevur ber til men avbjóðingar
neir tørfar blívi við at vera takk fyri ja takk so er hasin fyrispurningurin svaraður næsti fyrispurningurnummar einogtjúgu er til bárður niesen bárasteinielsen løgmann og hann er viðvíkjandi ognarskapið í fiskivinnuni og spyrjari tíer aksel ve johannesen ger so vælja
hetta hrð í sambandi við útlendskan ognarskapi í føroyska fiskivinnu í voyðuliðunum og tí sambandi hava ið fýra spurningar til løgvann teir soljóðandi nummar eitt hví hevur mann loyvt verandi útlendskum ognarskapi í fiskivinnuni at halda fram til tvey túsund og tveyogtretivu nummar tvey hví hevur mann loyvt nýggjum útlendskum ognarskapi at koma inn í føroyska fiskivinnuna nummar trý heldur løgmaður at hetta var ein skilagóð avgerð nummar fýra hvørjar fyrimunur sær løgmaðurin við at hava útlendska kapital í veiðuliðunum í føroysku fiskivinnum udafarna samgongumeirud í løgtinginum samtykti at nýggjur útlendskatalur skuldi at eingin nýggjur útlendska taluð skuldi inn á føroysku fiskivinnuna eftir fyrsta januar tvey túsund og átjan og at allir tann útlendskapitalin sum var í fiskivinnuni tan fyrsta januðartvey túund og átjan skuldi vera úti í seinastu lagi í avikavís tvey túsund og fýraogtjúgu og tvey túsund og fimmogtjúgu hetta varð gjørt tí mett var at tað er óheppið at útlendingar gerast oyðarar av okkara náttúru tilfeingi taðn nýggja samgongan tók við á hesti tvey túsund og nítjan var eitt tað fyrsta hon gjørdi at loyva verandi útlendskum ognarskapið at vera í fiskivinnuni fram til tvey túsund og tveyogtretivu samstundis sum dyrnirnar vórðu latnar upp fyri nýggjum útlendskumkatalu tað er áhugavert at fáa at vita hví hetta varð gjørt og um løgmaður nú hálvta annað ár seinnini heldur at hetta var ein skilagóð av
avgerð fyri føroyska samfelagið takk fyri ja takk so ferðir barnevndin so
sløgmaður orðið ger so væl ja takk harra formaður tá ið sjófeingisyvlógin varð fyrireikað og løgd fyri tingið varð samsvarandi í samgonguskjalinum eins og broytingaraftur at heheimilaútlendskum ognarskapi í føroysku fiskivinnuni eins og á verandi kundu halda áfram men tá uppskoti sum bleiv viðgjør upp í løgtinginum so bleiv ein endursettur á at útlendsk kappitalur skuldi verað úti í tjúgu tveyogtretivu tavil siga tólv ár aftaná á lógin kom í gildi og og tann nýggju kappitalurin so eisini skuldi verað úti tá munurin er sjálvandi hesi sjey árini sumundanfarna samgonga samtykti at tá skuldi útlendsk kapitalur vera úti í tvey túsund og fimmogtjúgu endaliga og vit núverandi samgonga siga atog távarandi avndstøða siga at nú skal hannver úti í tjúgu tveyogtretivu sjálvur haldi eg onkursvegna at tá burdi tann undanfarni meirilutin verði nøgdur tí eg veit tað var eisini ivasemi í tí meirilutanum um útlendskapitalur skuldi sleppa at verða verandi inni ella ikki eins ójøvn vórðu vitað málið í verandi samgongu um útlendskar kappitalmar skuldi verað inni ella ikki men endin bleiv so at løgtingið samtykti at útlends kappitalur endaliga skuldi vera úti í tjúgu tveyogtretivu samstundis settu vit fyrst propp í sølu av rættindum millum privatar soleiðis at inntil skattalógin við sølu endaliga avhending av veiðiloyvum var komin í gildi kundu eingir rættindir handlast men eftirfylgjandi hava vit so sett eina skattalóg í gildi og latið upp fyri handlum men tað verður harðtskattað heilt upp til hálvfjerðs prosent og tað hevur so viðført at mær upplýst er enn eingin útlendingur komin inn í vinnuna tað er nokk ein avleiðing av tí at eingin vil selja tí skattingin er so hørð og tað gongur rímiliga val í vinnuni so í mun til hjá undanfarnu samgongu har tað bar til at selja rættindi millum privat uttan at skattur falla á hava vit um sett eina reglu inn har tað fellur ein øgiliga harðir skattur á viðsølu av rættindum og um tað er ein samalla orsøkin til at útlendingar ikki vilja keypa ella ikki hava keypt higartil sum mær er upplýst ella undir tí at óvissan í fiskivinnuni um at sleppat halda áfram a á verandi eigari er nokk eisini ein parametur spælir inn fyri útlendingar teir vilja ikki koma inn í vinnuna tá teir vita at politiskt er má samdur um bæði í andstøðu og samgongu at útlends kapitalur nú
avar úti endaliga í tjúgu tveyogtretivu ja takk sol onnur sum forðið fyrstur verður jákup
gelsen ger so vælharra formaður tað er eingin ivi um at flest fólk eru samd um at tað at føroyingar eiga fyritøkurnar í føroyum bæði á sjógvi og landi er ynskiligt ikki minst tá ið tað gongur væl men tað er eisini tíðir tá ið tað gongur ímóti tað ikki gongur so væl og tá er tað ógvuliga gott bæði fyri fyritøkur og fyri búskapin at mann kann tiltrekkja útlendskan kapital bara sum bæði sum íløgur og eisini sum metoyarar men eg kundi hugsað mær spurt aksel johannesen nú er hann løgfrøðingur tá ið ein fyritøka eina útlendsk fyritøka eftir galdandi reglum hevur gjørt íløgu í í føroyum er tað ikki so øgiliga spesielt og er tað nakað land nakrastaðni í verðini sum so lóggevur slíkan oyðaraskap út úr landinum aftur er tað nakrastaðni verðina at mann vil lóg lóggevur útlendingar út úr landinum aftur

gjørt so væl ja takk fyri formaður eg haldi at tað setir álitið á føroyar sum eitt rættarsamfelag nógv niður at mann fyrst hevur lógir galdandi sum siga tað at tú kanst sum útlendingur seta pengar í føroyskt vinnulív so kemur ein onnur stjødd til sum sigur tað at nú fer hetta ikki at bera til longur nú skulu ganga nøkur fá ár so skuldu vera úti úr hesari skipanini og teir pengarnir tær milliónir sum eru settar í føroyskt vinnulív tær tær skulu trekkjast aftur eingin trygd fyri at teir útlendsku íleggjararnir fáa fullan valuta fyri tað sum teir hava sett í fáa fult endurgjald fyri tað sum teir møguliga missa er tað eitt gott rættarsamfelag sum vit sum vit vilja bakka upp
ja takk
sora johannes joensen sum fær orðið gersu væljra formaður eg haldi vit hava ótrúliga torført við at gera mun á útlendingum og føroyingum vit halda tað at at vit skulu upá einlana máta loyva útlendingum inn í fiskivinnuna veiðiligu fiskivinnuni og og at teir koma líkasum við vælgerandi áhugamálum heldur enn sjálvandi koma teir fyri at fáa vinning og har haldi eg at vit í fiskivinni eiga at duga at síggja tað at fiskivinnan er so týdningarmikið fil føroyska samfelagið at har eiga eiga vita at stýra fult og heilt um útlendingar hava hug at u um aúskal hava brúkað útlendingar so kanntað verða til fígging á einum øðrum slag men ognarskapurin eigur altíð at verða føroyskur og tað halda vit eiga at læra og í framtíðini eiga vit at royna at forða fyri at útlendingar frá taka
har helsar smáta eiðið inní í fiskivinn takk fyri ja takk
so er ta bjørt samelsen sum fær orðið ger su væl takk fyri avbjóðingin við tdskapitali í veiðuliðnum er tann at tað er ógjørligt fyri tað fyrsta at hava greitt yvirlit yvir hvør eigur hvat eigara samansetingarnar blíva øgiliga samansettar og harumframt er einki reelt eftirlit við hvussu nógv stór partur av virðunum verða drenaðar av landinum gjøgnum útlendska ognarskap tað er orsøkin til at vit siga at null ognarskapur í føroysku fiskivinnuni parlamentariski formaðurin hjá fólkaflokinum hevur fleiri ferð t hálovað útlendskum ognarskapi í íí fiskivinnu og har viið sagt at mann meinar einki við hesi tólv árini og tað hevur løgmaður faktiskt eisini gjørt fyrr ella bárður nielsen távarðan tingmaður hevur tosað øgiliga øgiliga heitt um útlendskan ognarskap í fiskivinnu so hevði løgmaður kunna sagt hvør hansara persónliga støða sum løgmaður er til henda spurningin í dag heldur hann at útlendskar ognarskapur eigur at sleppa at verða verandi í fiskivinnuni soleiðis um fólkaflokkurin longu hevur sent signal útum
takk fyri
jatakk so fær eltivar jakobssen orðið ger so væl takk fyrihara formaður tá vit høvdu hani nýggju lógina gjøgnum nú tá koyrdu tað fram il úsund og nei tvey túsund ogtveyogtretivu og áðrenn vardað fram til fimmogtjúgu tað er sosas sjey árini sum løgmaður tosaði um og seta evt ikki avmarkið g ganga inntil tá tað var eisini tankar um at visiaðrir ætlaðu sær í gongd og og evintuelt tað bleiv sett nakað í so visti mann tað skór úti áðrenn tvey túsund og tveyogtretivu tá mann eur fylt nokk so nógv víð fiskivinnuni gjøgnum nógvar tíggjur so veit mann so e veit man hvussu mynstri hevur útanas ikki altíð verið tað at ta hevur staðið ein stór kø eftir at at seta kapitalí fiskivinnuna bankar hava eisini verið skeptiskir ofta tí at kanska ikki heur gingið so øgiliga væl so nógv er start upp við tað at manni hevur havt bæði føroyskan útlendskan oyðaraskap inni og kanska vórðu nøkur av teimum reiði roynu ongan bliðing til nakað so kann mann so siga fyritilímóti hvat mn heldur um tað men eg haldi tað hevur hvussu verið við til at skapt rættiliga nógv arbeiðspláss í føroyum og tíðirnar kunnu
ja takk so fær spyrjarin orðið aftir akseve johannesen ger so væl
takk fyri harra formaður nú spurdi bæði jakop mikkelsen og millijustinusen megan spurding roynti løgfrøðislig og rættarsamfelag mon kund kundi koyra útlendska pitala út tá ið hon koyrdi hann tað kann mann bæði løgfrøðisligu og rættarsamfelag loyviriner verðu galdanidi tíggju ár tað varður uppsagt jaí til fyrsta nar tve tsndog átjan aftan á tað hevur eingin nøkur rættini hvørki føroyingar og slettikki útlendingar so tað kundi vavt gott løgfrøðisliga orsøkin vit ikki gjørdi igt av tað ættar virði at gera tað var hoyvíkssáttmálin sum segði tað at íslendagar ta kvatala svarið hevði rætt til at vera til seks ár fram fyr a lepa úr hoyvissátmánanum øh so líkasum núsvaraði løgmavk orila hví hví samgongan gjørt tað um ann og anum hann heldi avt skilagott men nú sá í eitt lesarabræv sum bára steinielsen skrivaði tá fiskivinnuniðskipanin hjá undanfarnum samgongu var samtykt har han
skrivar soleiðis kann eg sitera harra formaður gersuvæler tað kløkt at eitt nationalistiskt landsstýri ksamstarv við úthurðini vil útrihýsa til dømis hollendskum donskum og íslendskum aktørum í føroysku fiskivinnuni greiða svarið er nei at smekka hurðin í andlitið á felagum sum hava verið við til at byggja upp virksemið og skapt arbeiðspláss í føroyum fær sjálvandi sera óhepnar avleiðingar tíðindini um at fortalsráðharri og hollands mark ruti hevur havt samrøðu við aksel ve johannesen eru sera áhugaverd mark ruti hevur uttan iva roynt at fáa fornuftina at ráða so at samvinnan við føroyingar kann halda fram fornuft hevur tó neyvan rini við landsstýrið og samgonguna og so víðari longur niðri í fiskivinnuuppskoti sambandsfloksins er latið upp fyri at útlendingar framhaldandi kunnu eiga í føroyska fiskivinnuni hetta tryggjar at føroyskar fyritøkur hava atgongdtl útlendska kapital og kunnu samstarva úteftir sat okkum spyrja um at gangið út frá tæ framvegis tað sum bárja steinielsen og sambandsflokurin halda og hví hevur mann so sagt tað kundu vera inni til vey túsund ogtveyogtretivu og loga nýggjum útlendsk kapitali og koma inn sum mann hevði sett popp fyri hvat eru tær góðu grundgevingarnir fyri tí hjá løgmanni og sambandsflokkinum og samgongunija
takk so fær løgmaður orið eftur ger so vælrra formaður altso nú kann eg eisini fara at lesa upp hvat aksel ve johannesen segði sum løgmaður her á tingis røðarapalli tá segði hann tað at tað varðr ikki semja í samgonguni og heldur ikki inni í javnaðarflokkinum um útlendskan kapital men nú er mann opinbart gjørt eina spyrkanning sum vísir tað at føroyingar vilja helst av við útlendskar kapital og nú fær undanfarni løgmaður aksel ve johannesen ikki verið úti í miðlunum ella nakað uttan at snakka um at útlendsk kapitalur skal út men veruleikin er tann at í dag hevur hendan samgongan sum nú situr samtykt at útlendskur kapitalur skal vera úti totalt úr veiðuliðnum í fiskivinnuni í tvey túsund og tveyogtretivu so støðan er broytt kann eg kunna tingið um støðan er ikki tann sama sum hon var fyri nøkrum árum síðan og vissi vit skuldu taka søguna aftur við útlendskapitali í føroyum hvat hon hevur skapt og kannman siga tann vitanardeilingin mann kemur við bæði innan fyri framleiðslu innan fyri sølumøguleikar og onnur viðurskifti eisini so mugu vit staðfesta tað at í síðstu hálvfemsunum hevr tað verið tá vit fingu tvey nýggj nótaskip til føroyar tá var sjálvt nótaflotan í stórari djúpari kreppu tá máttu norðmenn koma inn við einum triðingi í eginkapitali til tey tá gomlu etabileraðu reyðaríini í føroyum fyriat hava ráð at byggja nýggj modernaði nótasjúklu føroyar sum var kanska tað størsta frambrotið í nýggjari tíð innan fyri nótaflotan síðani gullárini í trýssunum eisini tað fyrsta pilagiska innflýsingarvirkið sum bleiv bygt í kollafirði har var eg sjálvur ein partur av tí tá var tað útlendingar sum bygdu tað og enntá søgdu teir so av tí teir kanipaliseraðu sítt gamla virksemi og søgdu vit blaka handklaði ringin við lata bankan í føroyum fáa virkið fyri lítið og lætt tá royndu mann at fáa føroyskar íleggjarar inn at drifta virkið víðari teir vildu ikki tí teir vildu heldur sleppa at landa har um teir høvdu hugalanda uttanlanda og aðrastað og í føroyum runt til hasbrún g su víðari heldur enn at koma inn og eiga sítt egna innføsingavirki og hvat skuldu vit gjørt sum land í tvey túsund og ellivu um tað virkið tá ikki stóð her og var í drift vit høvdu gott nokk lavfa jett inni ja men eg haldi at tá var tað virkið kom tað væl við og tá var tað tíverri aftur enda á útlendskum hondum so at bara snakka um at útlendingar gera eg vil siga fjentligar
ílegur í føroyum tað er jú ikki allir sannleiki dakk fyri hovu hona ja takg so er ta aksel mitjohannesen sum fer orðið at gera so væl
ja takk fyri harra formaður að tað sum eg haldi nú sæð haldi statvekat løgmaður gørd svaraði hví mann lovaði tað heilt til tvey túsund og veyogtretivu sum tá tær annars vórðu koyrdir út í alvikus vey tsnd g fýraogjúg ogfimmogtjúgu og hvíet var opnar up fyri nýggjum útlendsk kapitali lalsu ikki hví staðfesti tað gjørdi samgongan men hví gjørdi hon tað tað er tað sum eg líkasum eftirlýs ein orsøk til at undanfarna samgonga koyrdi útvefta kopital út tað var fleiri orsøkir tann eina orsøkin er ati ati vit halda atað er óheppi lagið um at eigurim virki í landi og aðrastaðis su ein eiður íg sjálvum veiðuliðin eiðu fiskirættindi sum vit eiga at fleiri orsøkum vandin fyri at ein vinningur fer av landinum so tilfeingisrentan eisini fer á landinum og kanska óskætta tí at tað er antapakærur heimi tu at thoyrir heima so er tað skatta av tasum sigur tað t mann ikki skattskildir í føroyum men í heimlandinum tí kemur ikki skattur eftir í føroyum og nú tá ið orsøin tak herta upp beint nú tað er tí at vit tosa um tilfeingisgjøld veiðugjøld skal mann taka tilfeingisrentuna inn í rykkið øh legg bendur á tí upskoti sumliggur frá landsstýrinum at tað tekur iki allar tilfeinisrentna inn langt frá tí øh tað ger so tað at vandið fyri einum partur av tilfeinisgentuni fyri av landinum er til staðar og tá er áhugin hjá útlendingum eisini ot koma inn í føroyska veiðuliði tá landikidek tilfangsgentan inn fyri fyri at fáa fatur í hana enn størri øh tað er so verður sagt at lítið er farið út at vinnusbýti úti um landoddarnar í fiskivinnuni seinastu árini og tað er nokk rætt og tað er kanska uttan eg veit hví men kanska eina avbjóðing vus man hyggur eftir hvussu um tíggju ára skeiði so hava hvussu tær t la tey reiðaríini sum bara hava føroyskar eigarar havt munandi størri avlop enn tey reiðaríini sum hava eisini útlendskar
ja takk so fær løgmaður bárasteinelsen orðið aftur ger so væl
ja takk harra formaður eg má siga sum er at tá tað kemur til hasi viðurskiftini sum aksel johannes var inni á nú vise nú ein roknskapur er ein roknskapur og mannskal ansa øgiliga væl eftir bara taka ein ráðan roknskap og siga hetta er fakta tí tað kann jú liggja inni at teir útlendsku fyritøkuranar eru komnhar inn og hava keypt øgiliga dýrt og tað vil siga avskrivingarnar størri og rentubyrarnir størri og sovíðari men visti tað er soleiðis og tað er kanska ein av orkunum til at mann nú setir stórt spurnartykkin við um tað er rætt við útlendskapitalið inni í primervinnuni og tí er tað nokk eisini um hendan samgongan sum nú situr bleiv samd um at tvey túsund og tveyogtretivu og akkurát hví tað bleiv árið var nokk tí at vit søgdu loyvini vara útskrivaðar í tjúgu tjúgu og tólv ár rutey so valdu vit áritjúgu tveyogtretivsud eit fispunkt men heldur en at fegnast um tað at vit hava nú bæði samgongan og undanfarna samgonga sum nú er andstøða eru samd um útlipskapitalur um so set mann spurnartykkin við hví mann longdi tað við sjey árum eg vit kundu eisini undanfarna andstøða spurt hví gjørdi mann tað fimm og seks ár hví ikki bara ísland seks ár og so hini út beinanvegin tað gjørdi mann jú ikki tá tí tað er jú nakað við ey altso hesi útlendsku eigarinir er jú komnir inn upp á sínar fortreytir og bara koyra tær á dyr her og nú og egi og ikki kann man siga reelt altso at gera og tí og eisini tí at tann føroyski eigarin sum skal yvirtaka hettar hann hevur jú eisini eina avbjóðing við at fíggja ta yvirtøkuna og tí hevur mann nú ja nú er tað bara tíggju góð tíggju ára eftir at finna út av tí men tað sum eg sa siga afturat er at tá eg var landsstýrismaður tá arbeiddi eg hart eisini fyri at fáa inn hetta her við transførd preising í lógina og tunna kapitalisering nemiliga fyri at hesi viðurskiftini ikki skuldu kunna ganga fyri seg at virkir fyritøkur altjóða skuldu kunna flyta vinning runt úr teimum føroysku feløgunum fyri at umganga at betala skatt í føroyum tí tað allarviktigasta í øllum bæði fyri alivinnuna fyri fiskivinnuna á sjónum fiskivinna á landi og alla aðra vinnu í føroyum óðansæð hvør eigarin er so skal yvirskot
tí skattast í føroyum ja taks so er hasin spurningurin svaraður og næstur messuspurningur hann er eisini til løgmann bára stein nielsen viðvíkjandi tiltøkum og festivalum í summar og spyrjaveldi beint
genta elva jakobsen ger so væl ja takk fyri harra formaður hetta er ein fyrispurningur til bára stei nielsen løgmann viðvíkjandi tiltøkum og festivalum í summar spurningur eitt væntar løgmaður at festivalar og onnur tiltøk í summar fara at kunna verða hildin sum vanligt spurningur tvey hava ella fara fyrireikarar at fáa boð frá myndugleikum um hvør støðan er viðvíkjandi ætlaðum tiltøkum í summar og viðmerkingar fleiri stór tiltøk plaga at verða hvørt summar men støðan við koronuni gjørdi at altur varð avlýst í fjør fyri at fáa nærri greiða hvat fyireika fyrireikarar og onnur kunnu vænta sær verður hesin
fyrispurningur er settir takk fyri hara formaður ja takk so er tað løgmaður sum fær orðið aftur
ger so vælja takkar formaður ja hetta er ein øgiliga sera áhugaverdur ella relevantur spurningur vil eg siga og eg vildi ynskt eg kundi staðið her og sagt at tað verður klokkan tað og tað tað tann og tann dagin men eg má siga sum er at nú hevur tað gingist øgiliga væl í ja allari koronatíðini í føroyum forholdsvíst sjálvandi í mun til aðrastaðni so vit hava livað rættiliga frítt og frælst men við verandi tilmælum sum seinastur dagførd fimtan mars vita vit at vit hava ásett at tað eru bólkar á tvey hundrað sum kunnu savnast og tað eru ikki nógv festivalar sum haldast við tvey hundrað fólkum tá eru vit jú savnaðir fleiri túsund í veitslulag og hugnað okkum og hava gaman og so víðari men eg havi nevnt tað so oftani at landsstýrið hevur ongar ætlanir um at bíða ein dag for leingi við at opna alt samfelagið aftur tá bæði tá tað kemur seg til at koma inn í landið fyri ferðavinnuna og tá tað kemur til at kunna vera saman sosialt og hugna sær og hava gaman runt í landinum til festivalar og annað enn heilsuliga forsvarlift er at gera tað vil siga so skjótt sum vit meta at nú er tað heilsuliga forsvarlift so opna vit bæði fyri festivalum ikki einsamuntíðandi bæði opna í senn men eisini fyri at fólk ferðafólkum koma inn til landið tá tað er sagt so veit eg at úti kringum verður arbeitt við ymiskum loysnum kann mann til dømis hava ein festival har mann sigur at tey sum eru vaksineraði kunnu sleppa inn umframt tey sum kunnu taka eina test og vísa eina negativa test fyri at koma inn á festivalíkið og so víðari tað vil siga at kreativiteturin er har úti í vinnuni sum altíð og tað verður hugsað ymiskir tankar men akkurát hvat ið okkara ráðgevar siga til tey viðurskiftini hava vit so spurt pentin til nú um vit hava ikki kunnu svara upp á tey viðurskiftini men tað er alt sovorðnakað sum vit í landsstýrinum taka við í viðgerðini av nær vit ætla at opna aftur men enn einaferð kann eg staðfesta at vit ætla okkum ikki at hava samfelagið meira niðurstongt enn neyðugt við teimum avmarkingunum sum enn eru ikki eru teir nógvar men tað verða
hattar enn meira skjótast til ber pakka formal
jatakk so ta onnur sum fáa orðið tað er bjørt samuelsen ger su væl ja takk fyri nú løgmaður fær hendan fyrispurningin so fari eg at nýta høvi at spyrja hann um hvør vita fyrispurningar á løgtingi num hava eta øiliga nógvar spurningar um korona og upplating og um kopping um vinnuna um øll viðurskiftir sum hava við korona at gera og tí fær at spyrja løgmann hví hann ongantíð kallar flokkarnar inn til har mann hevur møguleikar fyri at seta hesar spurningarnar í felag yvir fyri løgmanni og yvir fyri teimum ráðharrunum sum hava við viðtilbúgving uppaftlating og sovíðari við korona at gera vit hava øgiliga stóran tørv á at vit síggja í londunum kring okkum at flokkarnir dagliga savnast og tosa um hesi tingini í felag hetta er soverin relevanti spurningurin í mun til uppafturlating ímun til festivalarnar hevði løgmaðurikki kunna latið upp fyri at mann hevði møguleika fyri at fáa samskifti virðiliga um hesi tingini soleiðis at mann kundi staðið saman um tey tiltøk
sum verða framd takk fyri
jatøo auttvøn sum foráðurig geri so væl takk fyri ja vel gal veit a nakað tað sama sum bjert samuelsen vísti á sum eg eisini havi hug at eftirlýsa frá løgmanna eg havi eisini sagt tað við hann fleiri ferð eg hugsi eisini nú nevnir hann hetta við at fólk eru kreativ og mann sær fyri sær at mann kann krevja vaksinu ella ella negativan test fyri at koma á eitt nú festival eg haldi at hettað er øgiliga grundleggjandi viðurskiftir sum vit eiga at viðgera politiskt og har sum vit ikki bara eiga at lata tingini menna seg eftir hvat fyri kreativ hugskot eitt nú vinnan kemur við eg haldi hetta er nakað sum kann veruliga ávirka tann mátan vit liva uppá í føroyum og tí haldi eg at vit eiga at hava eitt prinsipielt orðaskifti um hesi viðurskiftir og ikki bara latan
kini útviklast takk fyri hyga tagt so fær spyrjar orðið aftur beint tar løgur jacobsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður tað er væl skiljandi tað kann ver eisær sjávandi trupult hjá løgmanni at svara øgiligani neyvt tí at sjálvandi vit vita ikki hvussu gongdin verður hon er hon er gongur rætta vegin í løtuni men og tað er vónandi at tað heldur fram men eg hugsaði at spyrja løgmanni um hann fer ella nær fyrireikarar kunnu vænta sær nærri boð tí tey leggja sjálvandi nógva orku í hetta og skulu skipa fyri nógvum so tey hava kanska tørv á at vita nær er eyvstanmark fyri at fáa boðfyrimøku ey kunnu skipa fyri hesum tiltakinum ela ikki eitt annað sum so eisini er tað er um at ætlanin so er umsvøra tiltøk aftr avlýst um um tað so eisini verður ein hjálparpakki afturat til hesi tiltøkini og festivalarsoti ikki dettur niðurfyri tí hetta er jú ein stórur partur av summarinum hjá ungum føroyingum og so ein viðmerking eri púra samd við tí sum rutt vang førur fram hetta her viðvíkjandi at vit mugu hava eitt orðaskifti viðvíkjandi koppseting og koronapassi og so framvegis men tað fer kanska at koma eittsindur seinni í tingsalinum tá onkur fyrispurningar eru um
takk fyri harna formaður ja takk so fyri løgmaður orðið att ger so væl
ja takk harra formaður fyrsta av øllum má eg endurtaka at tíbetur hevur tað gingið væl í koronatíðini í føroyum vit eru eitt av landi sum har vit liva mest mest frælst og faktiskt hava gjørt tað so at siga gjøgnum alla koronatíðina tað haldi og vit øll eiga at fegnast um øh so er tað hetta her jamen hví hava vit ikki øll tosað saman alla tíðinar og sovíðari altso vit brúka serfrøðina sum vit hava hjá myndugleikanum runt um í systeminum og ja vit gera nakar tillagingar politiskt sum vit halda vera forsvarligt tað er tær broytingarnar vit gera og tá andstøðanis sigur vit hava ikki verið við so er tað ikki heilt rætt tá hjálparpakki tvey bleiv gjørdur minnist meg rætt og hjálparpakki trý tá var andstøðan inn yvir borðið og setti sínir fingramerkir á vit bóru tað niðan í tingi men hvat hendir upp í tinginum tað verður jú endavent allíkavæl og tað kann eg so fortelja her í tinginum tað hendir ikki tá tú gert slíkar avtalur í øðrum parlamentum men øll vóru við at gera tær broytingarnar bæði samgongulimir og andstøðulimir skal sum sigast men tað er tí tingini útvikla seg allar tíðirnar øh tá tað er sagt so haldi eg havi sagt nú sigur rutt vang at tað hevði veri p á síg pláss at vit fingu betri kunning og sovíðari eg haldi eg havi sagt tað at ja eg havi ætlað mær at kallað formenninar í hinum flokkunum inn har teir kunnu fáa hesa kunningina sumn vit fáa frá ja frá farsóttarnevndini frá ráðgevunum hjá heilsumyndugleikanum og sovíðari soleiðis at vit øll eru í sama báti taðvil siga hvat er tað fyri kunning sum vit fáa tað er ikki soleiðis at vit kan mann siga alla tíðina fáa nýggja kunning nú hendir hetta nú hendir hattar farsóttarnevndin hevur nú regluligar fundir fjúrtan hvønn dag vit fáa so eina dagføring av hvat er støðan og hvat meta tey nú og so mugu vit tahvat støðug til um vit broyta nakað ella ikki og tá eg nevndi aftur til ruttvang tá eg nevndi hettar her ati tað eru ávísir úti í vinnuni sum finna upp á smarta loysnir so var tað tey sumgu
um okkara tær og ikki vit í landsstýrinum ja takk so ferði spyrjarin benta løgu við akvarssonarori aftur ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja eg vóni at fyrireikararnir av hesum her festivalum og tiltøkum og annað fara at fáa boð so skjótt sum yvirhøvur til ber tí atihesi tiltøkini eru ein stórur partur av summaranum hjá føroysku ungdóminum og tey hava longu mist eitt summar og tá ið tú ert sekstan seytjan átjan tað er tað øgiligani nógv so tí vóni eg at fyrireikaranir fara at kunna at fáa boð soleiðis so skjótt sum tað yvirhøvur ber til men eg skilji eisini støðuna at tað kann vera trupult at meta um viðvíkjandi hjálparpakkunum so er ikki heilt samd við løgmanni í mun til aðrastaðni so haldi eg ikki at andstøðan er tikin líka so nógv við so tað kundi mann havt gjørt ella mann kundi hvussu havt tikið andstøðguna eitt sindur meira við enn mann hevur gjørt iski samanbara bera við onnur lond sum hava verið í líknandi støðu men eg vóni so í øllum førum tað besta fyri okkum øll og eg vóni sum sagt at tað fer at bera til at geva fyrireikarum av hesum ymiskum tiltøkunum boð í

ja takkhara formaður nei tað er rætt at andstøðan í føroyum hevu ikki veið líka nógva við sum í nógvum av okkara grannalondum ikki øllum men í nógvum hava andstovan og og og stjórnurnar verið saman rættiliga tíðum emen ikki altíð allíkavæl og tað er kanska itt sindur meira hvat hvat er vanligt tí tað hevur jú heldur ikki verið vanligt í føroyum at samstarvið millum samgongu an andstøðu verið so øgiliga tætt men tað eiga vit at gera betur og tað helt eg var nakað sum vit kanska lærdu í hesi tilgongdini um korona men vit siga at tey tiltøkini ella tey tær broytingarnar sum er hendar síðani tavil siga síðani síðsta summar gjøgnum heystið og núí vetur og sovíðari hava verið smá justeringar tað er einki tað er eingi drastisk stig hend tað er eingir hjálparpakkar verið í viðgerð úti í landsstýrinum fyrr enn nú tað hevur ikki verið soleis at vit hava tikið nøkur drassisk stig viðvíkjandi landamarkið ella at lata øgiliga nógv meira upp tí alt hevur verið opið teir stóru avgerðirnar fullu longu síðsta summar síðani hevur tað verið smá justeringar tá tað kemur til eina dagfesting nær ið vit kunnu halda festivalar eg havi prøvað gjørt mær nakrar simuleringar yvir nær kunnu vit vænta at so nógv a føroya fólki eru vaksineraði at tað vildi verið ráðiligt nú nú skal eg ansa mær eitt sindur og eg eri ikki heilsuliga spesialista og so víðari men men bara við tí sum ann sær hvat hendir aðrastaðnis hvat mann ger so eru útlitini ikki til at tað er so øgiliga leingi vissu vaksinu tilgongdin altso mongdin av vaksinum sum vit hava fingið stilla útrygd at fáa so er tað ikki so øgiliga leingi inntil vit kunnu beginna at liva sum vit gjørdu áðrenn korona men hetta er nakað sum vit mugu venda inn yvir myndugleikan lat tað handgerasm gera ella lata tey gera simuleringarnar og ikki bara at tað er eit roknistykki sum eg seti upp og havi forvantingar til at soleðis nógvar vaksinir fáa vit soleiðs nógvar vaksineraði tá tá men tann fyrispurningin senda vit til myndugleikan og so fáa vit eitt svar aftur útir landstýrinum tað er tað sum eg ætlaði at taka formennirnar í tingbólkunum allar á tingi inn og fáa eina kunning um hvat er støðan nær narkað mannvænta hesa støðuna og hvat gera við tá so tað
begða meg til at fáa diskuttera tey viðurskiftini takk araformaja takk so varð hasin fyrispurningurin svaraður næsti fyrispurningur nummar trýogtjúgu í røðini hann er eisini til bárða stei nielsen løgmann viðvivíkjandi vápna passið og tað er jóhannes joensen sum er spyrjari men hann má melda seg til orina færð orðið soger so væl
johanes joensen takk fyri harra formaður ja heta var ein greiður og stuttur spurningur til løgmann um vápnapass spurningarur soleiðis hvar liggur málið at gera eit føroyskt altjóða góðkent vápnapass og viðmerkingarnar skal eg nevna at fyrsta í februar spurdi undirritaði í einum grein tveyoghávtrýss fyrispurningi ti løgmann um altjóða viðurkend vápnapass til skjúttar sum skulu til altjóða kappingar út í heimi løgmaður svaraði millum annað at møguleiki verða ognað sær eitt serligt loyvi galdandi í tvey ár hetta er loyvi er eitt eitt bræv sum skal verða galdandi í tvey ár um altjóða loyvi ikki kemur í lag sum skjótast er ivasamt um fføroyar kunnu luttaka í kappingum seint í summar um koronastøðan broytist tí var hesin fyrispurningurin settuná

gersuvæl ja takk harra formaður eg fekk ein ein líknandi spurning eg haldi tað var novembur novembur trembur har á leið og tá royndi eg so at svarað men eg skilti á lagnum tá at vit høvdu tosað eitt sindur framvið hvørjum øðrum og tað sum støðan er nú tað varð gjørt í samráð við skjótisamband føroya ein loysn har vit kundu fáa eitt útfulningsloyvi soleiðisnar at tú kundi fara við tínum vápni út til kappingar og tú kundi hava eina gildistíð upp til tvey ár tað sum reella avbjóðingin nú er er at hetta her vápnapassi sum vit meintu væl loysnin í samráð við skjótasaman føroyar ikki vísir at vera tað sum mann egiliga ynskir tað sum mann ynskir er eitt es góðkent vápnað pass og hetta er fyr sovið nýtt fyri løgmansskrivstovuna attað e ikki nøktandi við hesum her í dag verður tað eitt eitt ark útskrivað har tú hevur etta vápna passi men mann ynskir eitt ja tað ljóðar tað ljóar ettsindur soleiðisnær primitift eitt plastikt kort fyri at kunna hava tær góðkenda es vápnapassi men eg trúgvi at loysnin liggur kanska meira degitalt tí alt blívur digitaliserað nú og eg trúgvi kanska at vit skuldu hugsa eitt sindur framskikt so trúgvi at vit skulu heldur hugsa tann vegin at kunna útskriva eitt digitalt vápnapass og brúka tað sum eitt prógv fyri at tú hevur tað reella vápnar passið tá tú skalt út at ferðast men sum sagt hetta er nýtt fyri løgmansskrivstovuna tey hava veriðí samband við skjótsambandið í gjár og tá bleiv so kunnað nærri um hvat tað var mann hevði brúk fyri og hvat mann ynskti tá mann skuldi út í heim atluttaka í skjótakappingum og tað er eitt kort við andlitsmynd á og har bæði slag og serjinummar og annað á viðkomandi vápni er prentað á sjálvt prógvi tað er tað tað snýr seg um og fyri at fáa ta góðkent í es og so víðari tað vita vit at tað er eitt tungt system vanlvís men tað er so eitt arbeiði sum verður sett í gongd beinanvegin um tað er møguligt og so er ætlanin at tað verður sett í gildi so skjótt sum tað ber til men eg trúgvi at framtíðarloysnin er digetal og ikki
eplastikkort takkara formaður ja so er tað
onnur siristenberg gersu væl takk fyri harra formaður ja tað er ikki so langt síðani at rættarnevndin viðgjørdi eina broyting í vápnarlógini h og tá kom tað nokk so týðiliga fram alt tá var tað serligat her við at hava loyvi at hava vápn við tá tú fór út av landinum til til kappingar og tá kom tað nokk so gott fram eisini tað at mann ynskti frá teimum sum hava við skjótusport at gera at mann eisini setti nakrar reglar um um kring nøkur trygdarskeið vápnar trygdarskeið hjá teimum sumsum ferðaðust so tey tingini eru lýst nokk so væl í tí álitinum so at at vónandi kann mann fáa tað upá pláss tí tað kom eisini fram í í tí viðgerðini
meg tá fyri nøkrum mánaðum síðani takk fyri ja so er tað spyrjarin aftur jóhannes og
hoveð takk fyri har framhaldi ja hetta burdi verið eitt ein avgreiðsluspurningur og løgmaðurin sigur seg vera viljan til at at broyta tað eg helt tað bara vera sera óheldugt at tá mann hevði fingið limaskap í altjóða skjóttasamandum at mann ikki kann fara út í heimin og luttakið í hesi ítróttagrein so eg haldi at hvussu løgmaður handlar og og roynir at fáa um tað er talgilt at undir eitt prógv hvussu hann er í samskifti í sjálvsambandi so finnur hann okkurt av hvat ið hvat tey ynskja so er tað verið heilt ótrúliga gott í mínari verður so hviss løgnir í samskift við við sjálvsambandi so so verðuna nokk loyst
kit tann vegin takk fyri kfyri so er tað løgmaður sum fær orðið
ger so vælja takk frú forkvinna ja tað er soleiðis ar at í gjár setti løgmanskrivstovan seg í samband við skjótsambandið fyri at finna út av hvat tað var tí at eg kunnaði um at spyrjarin var altso heilt konkret inni á tað var eitt esvápnað pass við øllum hesin her upplýsingum á bæði mynd av viðkomandi skjútta og seinummar og modell á viðkomandi vápni og út frá tí fann mann útav hvat egiligatar var mann hevði brúk fyri men sum eg skilji á lagnum skal onkur hav hesum her sum skal út at skjóta til onkrar kappingar í summar og eg trúgvi uttan at eg skal kunna standa her og siga t at tað verður trupult at fáa ssystemi so skjótt í sving at fáa tað góðkent eitt føroykt vápnapass til í summar men let tað seg gera so lætt tað seg gera so skulu vit royna at fáa tað upp á pláss men sum sagt nú vita vit hvar avbjóðingin liggur og tíverji eg man fara skeivur av hvørjum øðrum og tað sum mann helt mann arbeiddi við og var tann rætta loysnin vísti seg ikki at vera loysnin hog tí mugu vit fara og gera arbeiði umaftur men tá tað kom til vápna lógina og hetta her við vápna skeiðið og sovíðari tá sum sigur stenberg var inniá jgnm formannum so er tað soleiðis at í samband við vápna lógina er tað eisini ynski frá politinum um at fáa nakrar heilt konkretar dagføringar um vápn inn í lógina tí at vápnarlógin er so mikið gomul at hon hevur ikki tær neyðugu ásetingarnar um øll tey nýggju vápnini sum eru komin síðan vápnarlógin bleiv sett í verk og tað er so eitt arbeiði sum mann eisini er í gongdi athyggja eftir og tað tað krevur so eina nýggja ella eina stóra dagføring av verandi vápna lóg men vápna skeið ja tað meini eg er ein fortreyt fyri yvirhøvur at kunna fáa eit vápnað prógv fyri at kunna fara tí heim at kappast tað gangi eg út frá at tað tryggja skjóti sambandini kring heimin at tað er eit krav uttan at eg skal torsastanda her og siga tað er so men tað gangi eg út frá tí í føroyum hava vit eisini fingið nú eitt krav um skalt tú hava vápn so skalt tú bæði hava vápni skrásett men tú skalt eisini hava eitt vápna skeið og eitt prógva upp á tú hevu eit vápnað
fyri at kunna brúka vápnini takk haraformaðu takk fyri so spurningurin um spyrjarin vil hava orðið aftur tað vil spyrjarin ikki so hetta var seinasta umfar og vit fara so víðari til næsta spurning og næsti spurningur nú er vit komin rættiliga langt niður á á hasum langa listan til nummar fýraogtjúgu og tað er spurningur til kai leu holm johannesen landsstýrismann í heilsumálum viðvíkjandi tørvinum á kommunulæknum og tað er jaspur langu
i sum spyr ger so væl ja takk fyri frú forkvina sum sagt so er hesn spurningurin til landsstýrismannin í heilsumálunum kaili oholm johannesen og tað er spurninguri í sambandi við tørv á kommunulæknum í føroyum hvussu nógv kostar kommunulæknar avloysarar í dag samanborið við fastar kommunfassett ella tstarvssettar kommunulæknar hvat er miðalnormegingin av sjúklingum í dag og amsvara hetta við tað sum kommunulæknafelagið mælir til og er hetta á sama støði sum í grannalondunum hvørjar ítøkiliga ætlanir hevur landsstýrismaðurin í heilsumálunum viðvíkjandi starvssetanum á kommunulæknaøkinum tað er trot á kommunulækninm í føroyum og hevur verið tað í fleiri ár støðan er serliga ring í ávísum støðum í landinum tað er eisini higartil í stóran mun brúktar fyribilsloysnir og neyðloysnir sum til dømis at seta avloysarar ár um ár tíðirspurningurin hvat verður gjørt av tiltøkum ella átøkum fyri at útvega fleiri kommunulæknar og um tað sum verður gjørt er nóg mikið ella um tað er rætt kommunulæknarfelagið hevur alment víst á tørvin og hevur mælt til at seta munandi meir pening av í fíggjarlógini til endamálið og yvir eitt longri tíðarskeið tað er kortini ikki møguligt at síggja hvørja ítøkiligar langtíðarætlanir landsstýrið hevur lagt júst á hesum økinum undirritaði setir fram hendan fyrispurning tí vit framvegis hava stórt læknatrot ymsastaðni í landinum og enn er trupult at síggja framgongduna innan starvssetanirnar á kommunu
takk fyri um landsstýrismaðurin líka kann trýsta á tekna seg til so fær hann orðið keili og
jóannesengersæja takk fyri frú forkvina øtað er soleiðis at vistu vit siga at vit eru trýoghálvtrýss túsund fólk í føroyum so hava vit fýraogtretivu læknar kommunulæknar og tað gevur soleiðis í miðal aitt sirka fimtan hundrað og trýss sjúklingarper kommunulækna og eg havi akkurt havt fund við kommunulæknafelagið hvar ið vit hava avtala við seta út kort i tíggjár fram í tíðina og tað sær út til at teg for lítið vissu vit útbúgva ein til tveir kommunulæknar um árið tað vil siga vit eru noydd til at fara upp á tríggjar til fýra kommunulæknar um árið fyri at nøkta tørvin tí at tær kommunulæknarnir sum eru eru komin upp í ein vissan aldur tavil siga a tær koma nýggir inn og tað fara aðrir út og tað er soleiðis at tað er eisini fasti kommunulæknastørv síðani er tað avloysarar og teir koyra eftir heilt ymiskum skipanum og tí er tað eitt sindur ringt at at at samanlíkna beint yvir tí atskipanir eru so ymiskar so atvit vit satsa upp á at fáa vit hava nevnt millum seksogfjøruti og sjeyogfjøruti og kanska heilt up hut g hálvtrýss um tíggju ár tá tá er sagt so fari eg at royna at fáa eina at fáa við í eykajáttanin eina raðfesting til ein nýggjan kommunulækna í fuglafirði og ein í suðurstreyina eisini og mann roynir at koma niður ímóti tólv hundrað tí at tað er eru eru fleiri tað eru fleiri kanningar fleiri tilboð sum skulu gevast eisini og tað er eisini vitalt fyri tað sum eitur viðgerðartrygdin at vit hava nokk av av manning úti í úti í geirinum úti um landið tá ið tað kemur til kommunulæknar og tað er heldur ikki gott nokk at fornógvir avloysarar at mann alla tíðina skal koma til ein nýggjan kommunulækna tí at tað er eisini nakað viðvíkjandi tryggleika at mann kennir fólkini og og og eg skal ikki siga at mann kennir slagið ha men men men tað er tað er nakað í tí í føroyum at at at tá ið læknin hevur eitt langt forløp o so er tað sjúklingur blívin tryggari í tí staðin fyri at at er so so skiftandi so at vit satsa uppá og ætla at fara upp ímótir seksogfjøruti og sjeyogfjøruti kommunulæknum og tá hevur tú tá ert tú væl tá er tú væl dekkaður inn og tað ertí r ikkiorsaka
frú forkvina tíðin er farin farvæltað er í lagi landsstýrismaðurin fær orðið aftur um eina løtu tað er ein røð av viðmerkingum
tan fyrsta frá magnus rasmussen takk fyri frá forsvinna ja kommunulagn økið tað er nakað sum vit øll kenna til upp á ein egl annamáta tað er sera týdningarmikið at vit hava fastar kommunulæknar og seinastu árini hevðir tað gingið tar rættan vegin vit hava fingið fleiri fleiri vit hava kanska samlað tar t í eitt sindur størri oyndir fyri at fáa nakrar kommunulæknar saman so gongdin hevur verið taðn rætta men soleisinis eg havi skilt tað so hevur tað onkuntíð verið trupult at fáa fastar kommunulæknar ikki tað eri mann ikki hevur normering og pengar men tað verður fr fáar umsóknir og so er tað tað at vit hava eisini sett eykar pengar av fyri at til ungar læknar soleiðis er nætturbara teir kunnu fara soleiðisn at spesialiserað seg til kommunulækna almenna medisin so eg haldi gongdin er tann rætta og og hetta her við at seta við sum vit hava gjørt at seta pengar av til yngri læknarhaldið her øi sin ang

siristeberg ger so væl fyri frú forkvinna ja tað er neyðugt alla tíðina at seta við og spurningurin er um tað er møguligt at fáa útbúgvu fleiri um tað um tað er pláss til tað tað krevur eisini at taðer nokk av fólki at taka sær av teimum tað kundi mann hugt eftir onkuníð um mann klárar tikið eina eyka inn í útbúgvingina støðan hevur verið rættiliga ring fyri nøkrum árum síðan hon bleiv heilt nógv betri on var niðri á seytjan haldi e við í førstum starvi kom up á sjeyogtjúgu ogtað e eisini uppnormerað tay síðstu árini men tað er neyðugt a uppnormera enn meir g stóran fólkavøkstur og okur hava fleiri og fleiri fólk sum liva leingi tíbetur viðkroniskum sjúkum kanman siga altso mann hevur góða viðgerð so tað skulu nógv fleiri kommunulæknar til so tað er eisini nakað við at havat fleiri inntrossturv og hava fleiri útbúgvingarsturv og tað kostar so at seta pengar av men tað má vera nokk av fólki inni í skipanini sum taka sær av teimum tað hs hongur eitt sindur saman men tað má
allir samdini at gera nakað við
tak síðan tað hennricoldgersovælja tað sum undrar hasta mann undrar steitt sindur yvir tað er tað at tað e øiliga nógv ung fólk sum sum lesa teg lækna runt ikki bara í norðralondum men enda við polarin eisini tað er eitt sindur undarligt hvar er tí at blíva av og altso tað ter tað sum eg havi oftani eitt sindur í altso onkur onkur sigur at tlandssjúkrahúsi fer at stava teimum so skjótt sum tað eru enn nakað kjansur í dag øh tað veit eg ikki tað tað tað var sikkurt brúk fyri tí og fólk blíva meira meira í spesialiseraðir altso fyrr hevði okur ein rúgva av doktarum sum hevði skilið fyri tí nú er ein spesialistur í høgrabeini og ein annan í vinstru hond og og og tað blívur sjo fylgið sum vanskligari at finna teir sum kundu fara í holt við alt altso verðivanligur kommunulakn men tað er eitt øgiligt handukapt fyri økir altso hvar ið kommunulæknan kørvá og so kemur á nýggjur og so kemur á nýggjur og ein nýggjur alla samtíðina að hevði verið ótrúliga gott at fingi meira stabilitet í
vit sá fólk líka sum visti
gjørt væl takk fyri frú forkvinna ja tað er øgiligt press á kommunulæknaskipanina og kanska grundin til at tað talið er parið kommunulækna og tá eru so pressaðir tað er sjálvandi tíð eisini at tað er nógv meir uppgávur sum eru í økinum hjá kommunulæknum í dag enn tað kanska var í samband við bæði blóðprøvar og og nógv onnur ting rættiliga nógv onnur ting so segðiði nættur m eisini at at tað kom eitt eitt starv har í fuglafirði tað tað haldi eg sera spennandi tí at vit hava ligvað eftir luftini at vita um vit ikki kunnu fáa tað at bera til tí at har er stórt press á tí økinum so tað ljóðar ordiliga gott og eg vóni at tað kemur ein stabilitetur í kommunulætna skipan og tað søkja og tað blíð nógv útlærið so ið saman fær líkasum fylt størvini upp og tað og tað ikki bara eru so nógvir avloysar men
men hatta vera føstur takk fyri frú forkvinnu
takk fyri annikolsen gerja takk fyri frú forkvinna tað er gleðiligt at hoyra at landsstýrismaðurin hevur sett sær gift mál at koma upp ímóti ønøkrum fjøruti kanska út í móti hálvtrýss kommunulæknastørvum kring landið nú nevndir landsstýrismaðurin at eitt starvvæntandi verður sett í fuglafaðamallinum mið ímóti at fáa eitt normerað starv har og eitt her í havnini tað sjálvandi gleðiligt tí sjálvt um okur hava fingið tvey nýggj normerað í størv her í havnini fyri fyri kortin so er fólkavøksturin so stórur at mann mann rennur aftaná og kemur aftur út nokk so skjótt men eg kundi hugsað mær at spurt landstýrismannin um hann hevur hugsað um suðuroynna eisini her hugsi eg kanska serliga um vág har hevur tað verið øgiliga trupult at fáa ein fastan lækna ø tú verður eisini í biðlunum nú í seinastuni at at fáa ein fastan kommunulækna tilknýttanvág
bygd takk fyri síðan venda vit aftur til spyrjaran sum er jaspur langaard
ger sovælja takk fyri frú forkvinna og takk fyri landstýrismaðurin fyri góð og og greið boð eg haldi tað er sera gott at vit hava at hetta verður sett fokus á hettar øki og at millum annað viðgerðartrygdin eisini kann vera við til at lifta upp undir hendan partin sum kanska er kanska tann fyrsti liðurin í tá ið vit snakka um um viðgerð am fyst har kommunulæknarnir eru tann fyrsti parturin sum mann kemur til tað sum mann kann siga a nógv økir eru minni rakt og summi øki eru meirrakt og kanska komi eg frá einum øki sum er rímiliga stórt men sum eru hartrakt tá tað kemur til hefthr serligan á skálafjørðinum og tað sum mann ofta sær kanska tað er tað at nú kanska har skuldi verið fýra læknar og tveir eru fastir og tveir eru avloysarar tað er tað at teir sum eru fastir verða um nokk so nógv undirdígdir taðvilseg ataðr øgiliga nógvir brúkarar sum flyta serliga tey sum hava brúk fyri at fara nógv til lækna flyta heldur yvir til teir læknarnir sum eru fastir meðan avloysararnir harvið kanska hava meiri tey frísku og hava tí kanska minni at gera so tað er kanska eisini við til at at gera arbeiðsbyrðina nokk so misjavnað øgiliga tunga hjá teimum so tí eri øgiliga glaður fyri at at landstýrismaðurin v sett sær fyri at seta fleiri størv og feiri útbúgingarstørv sum var annika olsen eisini inni á at vit hava upplivað øgiliga stóran fólkavøkstur tey síðstu átta árini vit eru kanska farin eini seks átta túsund fleiri fólk upp uppá uppá fórát so stutta tíð og samstundis haldi eg eisini at vist mann tað kundi eg spurt landsstýrismannin um men eg haldi eisini atvit síggja at tað eru nokk sonógvir læknar sum eru eldri vit hoyrdu tú í hoyrdu í tey vikukortsíðani um eina tvøroyri sum haldi hevði verið til læknin í hálvtrýss ár tað er stuttligt at tá ið heilsan er góð men vit kunnu ikki blíva við at vænta avera at vænt at hava læknar sum kunnu sita aftan á hálvtrýss ár í starvi tað verður nokk undantakið eisini frameftir so eg haldi tað er gott at vit kundu
fingið ein trý fýra so takk fyri i gott sær takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin aftur kaili oholm johannesen
gersovælja takk fyri frú forkvinna ja líka byrja við at vit hava vit hava sett nokk so nógv eykar pengar av til útbúgving aringalækni sett eg haldi tað a umleið tríggjar milliónir fyri í ár soleiðis at vit kunnu fáa tað fáa fleiri læknar ígjøgnum skipanin sjáld men sjálvandi tað er tað er tað er rivt um pengarnar tað er ein posa hjá pengum og so skulu serlæknar eisini útbúgvast sum sigur stemberg eisini tað er tú mát eisini hava tú kansn ki bara fylla lærlingar inn a at tú má eisini hava nakan sum sum leiðirtar og tekur sær av at útbúgva teir tí hevur mann eina ábyrgd av eisini og sum hennikold var inni á tað er øgiliga nógvspesialisera mann blívur øgiliga nógv spesialiseraður eisini og og og so er tað eisini hvat tr tr yngru læknarnir vilja í mun til teir gomlu teir teir gomlu oftani arbeiddu øgiliga lógv nógv og løgdu nógv fyri og meðan meðan kanska tað yngru læknan te síggja eitt sindur annaðleiðs upp á arbeiðslívið at mann má hava eitt familjulív við síðuna ag eisini og og og tú tað er ringt at fáa tær eisini út á smærri pláss til sær tað sama vv somu myndina uppi í norrø norðurnorrø sovorð nakaða so so atað skal nógv til fyri at hethárnta og motivera fólk til at at koma í starvið ha o sum eg skilji á raðnum so eru umleið eini hundrað sum lesa til læna hundrað føroyingar sum lesa til lækni í løtuni samanbera viðir grønland sum e e ringt dømi tað veit eg har útbúgva teir seks í løtuni so so at tað vil siga at vit eru ikki vit vera ikki so avhangurir av allan tíð at fáa útlendingar inn a so at vit mugu motivera og at at geva teimum góðar treytir kommunrnar mugu vera við eisini at geva teimum góðar karmar at virka undir so at at tú kanst ikki gera tað einsamall tú mást hava kommunurnar á vegat banan eisini soleiðis at at viðtalurnar eru eisini optu deyt so eg takki fyri fyrispurningin og eg haldi hetta var ein góður spurningur gott at seta fokus á
tað er eitt umfar eftir um ynskiligt er men tað varð svarað so greitt tað tørvur var ikkih á tí so vit fara víðari í dagsins teksti og nú eru vit komin til fyrispurningr nummar fimmogtjúsund somuleiðis erlil keileholm johannesen landsstýrismann í heilsumálum hesa ferð er tað viðvíkjandi royndum við mmograisk og tað er siristen berg tingkvinna sum spyr ger so væl

ger so væltakk fyri frú forkvinna tað er ein spurningur til landstýrismannin í heilsumálum um mamografiskrining tað hevur nú í fýra ár hevur tað á staðið kvinnum í boði at fáa gjørt eina skriving allar kvinnur sum eru millum hálvtrýss og níggjuogtrýss ár og tað er áhugavert at fáa greiða á hvussu hetta fyribyrgjandi átakið hevur virkað og hvussutað verðið móttikið og hvurji úrslit okur síggja av skriningini og tí havai eg sett tveir spurningar at hvussu hevur uppmóti verið til mamografiskrivningina nú fýra ár er farin og nummar tvey hvussu nógvar kvinnur hava fingið staðfest brotskrabba í samband við mamografiskrivningina og skriningin er eitt átak í krabbamainsætlanini og endamálið er sjálvandi at finna ein møguligan brotskrabba so tíðliga sum gjørligt og tað er eisini víst á at tað er ein máti at bjarga lívunum upp á og eisini at minka um viðgerðartørvum tað mann kann koma í skjóta og góða viðgerð og tað er eisini tað sum ger útlitini so nógv betri fyri skjótari at blíva frískur so tað er eitt sindur at finna út av hvussu tað gongur tað ar eitt tað vareittnokk so tungt tak at fáa sett skrivningin í verk tað var politiskur viljur til tað og pengar avsettur faktisk enn í tvey trý ár áðrenn eystan haldi áðrenn tað faktiskt kom at virka tí tað var so trupult at fáa fólk at própá okur akkurát snakka um at tú trupult at fáa kommunulæknar tað var eisini ringt at fáa rynkunlæknar at taka sær av hesari uppgávuni men síðan tá í tey síðstu fýra árini so hevur tað riggað og tey sum vóru ígjøgnum fyrstu ferð tay hava verið verið eisini fyri aðru ferð altso tað komu runt meir enn eina ferð so nú eigur mann at kunna síggja nøkur tøl burturúr tí takk fyri
takk fyri landsstýrismaðurin kai lioholm johannes
gersvæja takk fyri frú forkvinna hetta var eitt tilboð sum byrjaði í tvey túsund og seytjan og tað sum eg havðifingið upplýsthar úti frá er at fýra túsund og millum fýra túsund eitt hundrað og fýra túsund og fimm nei orsaka fýra túsund g níggju hundrað kvinnur hava tikið av hesum her møguleikanum um um árið seinastu fýra árini og taka vit til dømis tvey seytjan so var tað fimmogfýrs prosent sum tók av møguleikanum taka vit tvey túsund og átjan so var tað eisini fimmogfýrs prosent sum tóku sær av hesum møguleikanum visu vit taka tvey túsund og nítjan so var tað trýogfýrs prosent sum tók sr a tóku av møguleikanum og tvey túsund og tjúgu var tað fýraogfýrs prosent sum tók sær av hesum møguleikanm so at tað hevur veri iag ein stórur stórur áhugi fyri hesum her og hetta er ein ordiliga gott tilboð og tað ber ikki til altso tay siga her at tað ber ikki til enn at fáa tey neyugu tølini men tað eri altso umsjálvandi skrivningin vísir okkurt sum erevur ein illkruna við sær so verða tað kallaði innaftur til kanningar einaferð afturat ha og tað verður so ein ein klynisk klynisk námigarafi og í tvey túsung seytjan vórðu fimmogtrýss kvinnur kallaðir inn til nærrikanningar tvey túun og átjanhfr vr hundrað og fýraogtjúgu tvey túsun o nítjan vóru tað fimmogfýrs í tvy úsnogtjúgu vórðu fimmogtrýss kvinnur kallaðir intinarkanningar eftir at verð til skrining og vit fara í sambandi eisini við nýggju krabbavansætlanini so fara vit meira í nágreiniliga at at at at fáa heilsustarvsfólk sum fera ígjøgnum allar sum fer ígjøgnum sjúkrahúkunalurnar hjá teimum sum hava fingið staðfest breskrabb hesi árini og hyggja eftir um tar at vera til skriving fyri brestkrabbu so altíð altkann mann siga at tað ertað er ein stórur áhugi fyri hesum her og eg haldi tey sum hava skil fyri tír siga so sjálvandi at at hetta er altso fyribyrging tá ð tað kemur til hetta her slagið av krabba er alfomika men kemur skjótt framat ella ella ga tað uppdaga tað skjótt tí at so er forlopið oftatgott
takk fyri frú forkuna takk fyri so fara vit
el onnur tingfólk edva jacobsen ger so væl takk fyri frú forkvinna tað at sum landstýrsmaðurin nevnir heftir hvi krabbamansætlanini so er tað gott at fáa hana líkasum arbeitti víðari við henni og fáa fáa hana gjøra so soleiðis at mann setir tíðliga inn tað er tað sum eg hugsir er sera týdningarmikið tí tað kann veruliga bjarga mannalívinum at mann at mann ikki kemur í drað við við hesum skriðningunum men at at mann allatíðina er inn yvirtí og og og fær raðfest tað raðfesta høgt og tað havi eg eisini skilt á landsstýrismanninum at tað er ein partur av krabbalavsætlanina at mann fer hyggja ígjøgnum alt alt øki sum tað er tí tað at mann verður væl uppfylgdur í sambandi við hesar skrivningarnar kann kann gera tað at mann fær lofta einum einari avbjóðing rættiliga tíðliga forløpunum og harvið harvið fáa eina betri møguleika fyri at at alt spælir væl av so eg vóni at at ynskja hepna hond tililat
takk fyri síðani hetta sigur eg stenberg spyrjarin sum aftur ger so væl
takk fyri takk fyri til landsstýrismanninin fyri svarið tað er nokk so gott altso eg haldi rímiliga høgt uppmøti at tað eru millum trýogfýrs fimmogfýrs prosent sum hava tikið av so tað er rættiliga gott og sjálvandi tá ið tað er sovornur tilboð so er tað jú fríviligt tað er ikki soleiðis at mann er noyddur at møta men men mann mælir sjálvandi til og vónar at tey allarflestu taka av og eg havi skilt sjálvandi visti mann hyggur eftir at hetta er ein nokk so stórur aldursbólkur mann metir tað at í hesum aher aldursbólkinum eru fimm túsund og sjey hundrað kvinnur vissi eg minnist rætt tá ið mann begynti upp á tá tilboði so tað ei nokk so stórur bólkur so vissi visti tað eru eitt stað ímillumv fimtan til seytjan prosent kanska sum ikki taka av so kann tað vea nokk so stórt tal av fólki so spurningurin er um maum mann eigur at gera nøkur upplýsandi átøk akksum fyri at minna fólk á at tey hava hendan her møguleikan og kanska eisini biðja tey boða frá vissu tey ikki møta soleis at mann ikki tekur tíð eisini frá øðrum tað r tað er meira ein ein sorn praktiskur spurningur afturat hes við hesi skriningini er ta jú sjálvandi eisini tað at tað nøkur sum kanska føla sær eittlannað og fara til lækna og blíva kannaði men tey u eru so í einum í einum øðrum forløpi kan mann siga men visi tað eru fimmogtrýss til fimmogfýrs kvinnur sum eru kallaðir inn aftur so hevði tað eisini verið intersant at vita hvussu nógvar av teimum sum hava fingið staðfest brotskrabba men tað er so tað sum mann fer at finna útav seinni tá ið mann fer at eftirmeta tølini ø eg haldi tað er ótrúliga týdningarmikið ati at halda fast í teimum góðu fyribyrgjandi tilboðunum sum mann hevur tí ati tað at fáa eina skjóta viðgerð hevur alt at siga fyri at fáa iteitt eialtso eitt gott forlop kann mann siga soeist saman verið skjótari frísk æftur og eg haldi eisini tað er ótrúliga viktigt at fáa sagt tað at tað allar allarflestu blíva frísk at sjúkan er broytt nógv kariter tey síðstu árini fóráa a vera ein ein øgiliga álvarsom sjúka sum tað jú statvek er men í dag blíva fleiri og fleiri frísk tað má mann minnast til so at at hetta er er faktiskt gliður í ein eitt slag av fyrirg
bykking í mun til krabba takk fyri takk fyri so er tað landsstýrismaðurin kale oholm johannesen
ger sovælja takk fyri takk fyri frú forkvinna h ja tað er neyttugt tað at at atso krabbanesu viðgerðirnar eru blivnar so óalmindiliga nógv betur gjøgnum seinastu árini og tað hendi øgiliga góðar góð menning innan fyri ymiskar viðgerðir av krabbamein so at at jú fyrr um man kemur til læknar og betri er tað og og hetta er eitt av nógvum tilboðum og og eg trúgvi eisini at vit skul hyggja eftir hesum her eisini hvussu mnn kann eftirmeta ttá tann nýggja krabbamainsætlanin verður løgd fram og tey sita og arbeiða við nógvum ymiskum tingum sum eru rættiliga spennandi og eitt sum eg hava fingið við eisini har ta er hasa her tretivu dagarnar hesa her viðgerðartrygdin og tú hevur eitt niðri sum tað kalla pakkaforløp so at at tat at at fólk altíð kunnu vera trygg í hvørji henni tey eru í systeminum og at tey ikki verða slept upp á fjall og tí tí haldi eg tað er ein ter øgiliga viktigt at mann hevur hesa her viðgerðartrygdina upp á tretivu dagar fyri krabbaviðsjúklingar inni soleiðis at mann mann alla tíðina er opta tú deyt við at vera tíðliga úti hetta er eitt tilboð til kvinnur vit hava tosað um fyrr vist tað er til mannfólk til dømis tað sum eitur prostata taðer spurningurn eisini um at sleppa at hyggja eftir er tað er tað ein máti at fara at hyggja eftir at at at mannfólk eisini skulu fáa tilboð um skrivningar og er tað eisini so er tað lækna lækna fakliga gott at mann ger tað illa ella upp diaman for fá tilførd so at at til dømis prostada er eisini absolutt nakað sum vit eiga at hyggja eftir sum eitt eitt av tilboðunum til at fyribyrgja at brúka fyribyrging í okkara heilsuverki so eg má siga eisini at eg helt tað at eg helt tað var øgiliga stórt tal av kvinnum sum
brúk hendan møguleikan og tað er gott takk fyri tað er eitt umfar eftir so spyrjarin fær orðið til endaumfarið ger so væl
siristembergtakk fyri frú forkvinna ja tað er altíð sum tíðir upp á at jú meira mann kann gera á tí fyribyrgjandi økinum betri kann tað ganga og mann hevur kanska í rættiliga nógv ár innan fyri sjúkrahúsverkið arbeitt næstan bara við viðgerð men mann flytur ikki meira on meira yvir til eisini at hava meira og meira fokus á fyribyrging og tað er eisini eydnast at fáa sett ein lækna í krabbamans sjúkum ein onkolog í starv í mykili et tað var átjan nítjan onkuntíð tá og mann hevur eisini fleiri og fleiri viðgerðartilboð í føroyum altso millum annað tað at mann kann bjóða kemoviðger í føroyum haldi eg hevur verið eitt øgiliga stórt framstig og ta er viktigt at minnast til at mann næstan ikki hevði kunnað gjørt tað visti man ikkihevði so gott apoteksverk so tað er nógv ting sum skulu hanga saman fyri at fáa tað rigga men mín spurningur tað er er tað nøkur ætlan nú í løtuni at fáa sett fleiri av átøkunum í krabbamainsætlanini í verk tað nýggjasta sum er sett í verk tað var at mann fekk henda har onkulokin og at mon eisini fekk gjørt sær skryningina fyri brotskrabba og som bleiv tað gjørt eitt faktiskt eit nokk so stórt innleiðandi arbeiði við at eftirmeta klabbamainsætlanina tí at ein nýggj skal í gongd men eg veit at í grannalondunum er mann eisini farin at gera onkrar skrivningar í mun til krabbamein í tarmi og so víðari so tað tað hendir alla tíðina forskelligt og tað er nokk so viktigt at at mann er á sjúrð eisini her hjá okum soleis at mann eisini kann fanga teir tilbuðirnar fyrr eg haldi serliga at tað er innan fyri megalharm at at fókus er í grannalondunum takk fyri
ja takk fyri frú forkvina øh vitsum sagt vit hava sett bólk ein bólk niður til at eftirmeta krabbamansætlanina og hyggja eftir hvørji ting hava vit sett sett í gongd við socse hvørjum mangla vit og eru tað nøkur nýggj ting vit kunnu fara at seta fokus á og fokusi hjá eitt av nufokusøkunim hjá mær tað var hetta her at koma at kunna koma skjótt framat at at pá einannan máta at mann beinanvegin verið fangaður tíðliga tíðliga í forløpunum og tá er viðgerðartrygdin stóran tá hevur viðgerðartrygdin stóran týdning at mann kann bjóða tað tilboðið øja altso eg veit at mann hevur mann hevur sett fokus meira inn eisini á á endurvenjingina har úti á landssjúkrahúsinum og og og sum eg skilji so hevur tað verið nakað sum hevur gingið sum sum fólk dáma øgiliga væl so so so vit royna alla tíðina at gera tað betur og til dømis eitt sum eitur imunterapi tað er tað er nakað nýtt sum er hevur stórar sokseraftir fyri ávísar formar fyri krabbamein so at tilboðini gerast fleiri fleiri og tað verða fleiri fleiri sum koma at yvirliva og at liva eitt gott lív aftaná tey hava havt krabba mín so so tað er tað frú forkvina
takk fyri so mong vóru orðini í hasum umfarinum vit fara víðari til tann næstaeinasta fyrispurningin í dag og tað er ein fyrispurningur til kalja hon johannelsen landsstýrismann í heilsumálnum og hesin ferð er tað viðvíkjandi feisar og øðrum koppingarframleiðarun og tí bjarni kára son petersen sum spyr ger so væl
takk fyri frú forkvina ja øh undirritaði setir kali o holm johannesen lansstýrismannin í heilsumannum eini munnligan fyrispurning um samskifti við fiser og aðrar koppsetingarframleiðarar ø teir spurningarnir eru so ljóðandi hevuru landsstýrismaðurin sett seg í samband við fiser í sambandi við møguligt keyp av koppsetingarevni til føroyingar h um so er nær tók landsstýrismaðurin upp samskiftiðfysr og fekk hann noktandi svar hvørjar vóru grundgevingarnar fyri at føroyar ikki kundu keypa koppsetingarevni frá fisær og ætlar landsstýrismaðurin at seta seg í samband við aðrar emagóðkendar koppsetingarframleiðara tta skal eg síggjast í ljósunum av ati landsstýrið sum kunnust valdi at koma til sattins við at vera partur av felags innkeypinum hjá es og og harvið eisini innkeypinum hjá statins cruminstitutt landstýrismaðurin hevur síðani verið úti í alment eg haldi á nevnda í breddanum úttalaði seg um at føroyingar hava roynt at sett seg í sambandi við feisær fyri at fáa vaksinur uttanum keypsavtaluna hjá es men at svari var noktandi og tað hevur sjálvandi verið eitt øgiliga stórt kjak í almenna orðaskiftinum um hvørt tað var rætt ikki at fara út at kanna møguleikan fyri at keypa koppsentingarevni beinleiðis frá góðkendu framleiðaranum og um tað var ein røtt avgerð at fara upp í skipanina í danmark koppsetingarætlanini soeiðis sum tað sær út í dag tykist ikki at halda ætlaðu tí arrammuna og tí er áhugavert at kanna hvørjar møguleikar eru fyri at tilokna fleiri skamtar til koppseting og tí er eisini neyðugt at fáa vita hvat samskifti hevur verið ímillum landsstýrið og feisar og hvørjar grundgevingarnar hava verið grundarlag fyri noktandi svarið og harafturat er sjálvandi eisini áhugavert at fáa at vita um landsstýrismaðurin hevur ætlaður um at kanna aðrar møguleikar fyri at skaffa meira koppsetingarevnini til føroyar tað hhar kann eg kanska leggja afturat hat framsókn hevur til dømis sætt lagt eitta uppskot fram um eykajáttanin á níggju milliónir skuldi tað verið soleiðis at vit fingu tilboð um at keypa men tað tykist at hava verið eitt samskifti millum nakrar partar og tí hevði kunnað hugsað
men havi fingið tað útgreina í dag takk fyri hava formaður ja so er tað
segersovæl ja takk fyri harra formaður øh aftann fyrsti spurningurin er um landsstýrismaðurin hevur sett seg í samband við fisur ha tað havi eg ikki tað vil siga so detta spurningurin nummar tveyogtrý burtur tí t teirra síggja at eg havi sett meg í samband við fiser so er fjórðu spurningur eftir og tað er um eg ætli at kontakta nakran annan sum at keypa vasinir og tað havi eg ikki hugsað um sum tað leiv sum tað bleiv sagt so so valdu vit at vera við í tí stóru innkeypinum hjá es tað sama gjørdu grannalondini hjá okkum ísland og norra og tað er eisini í tí sannroyndini at at vera langsigtaður vit vita ikki hvussu leingi hetta her varar og tað er øgiliga viktigt trúgvi eg at mann hevur eina leveringstrygd fyri tí sum mann ger og tað ertað er ikki soleiðis at landsstýrið hevur verið úti men men tað er púra rætt at at føroyingar hava spurt ppá saman sum íslendara hava og báðir hava fingið nei við tí grundgeving at fisær ikki megnar at levera tað sum teir hava avtalað við es so at vit liggja vit liggja øgiliga væl fyri í í í vaksinu kapprenningini kann mann siga vit eru millum heimt heimsins fremsti lond og vist tað gongur eftir ætlan so skuldi altíð vera yvirstaðið tá ið junimonn er liðugur vissu liveransurnar t halda nú nú bleiv tað eitt sindur steðgað uppiásett vaksinuni øog har kemur so eina endaliga avgerð í ovurmorgin um mann forsetrar seta tey á hold ella mann koyrir á aftur so at eg trúgvi at mann kann melda út tá eina ferð aftan á páskir um líkasum hvat síggja vit síggja vit fyri okkum hvussustór prosentpartr a fólkið skal vera vaksineraður annan kann líkasum lata upp aftur aftur ella skal mann hyggja eftir til dømis tað sum danskara gera lga tá ið sum eru hálvtrýss pluss eru vaksineraðir so so ætlað teiðra eft lata upp aftur men tað er ein annar spurningur so at eg havi ikki hugsað um at sett meg í samband við nakran annan at fara beinleiðis tað er kanska hetta er samhaldsfastur
eg veit ikki takk fyri ja so verður tað spyrjarin sum fær orðið aftur
ger sovæl nei bjarni kárasom petersen gersuvæn takk fyri hara formaður øja eg kann í øllum førum siga at eg stúrdi fyri at hetta møguliga var svarið at landsstýrismaðurin ikki hevði verið úti og og sett seg í samband við við ficar ella øðrum framleiðarum men í so fall so er tað intessant at vita hvat mann hvat landsstýrismaðurn maðurin meinar við tá hann sigur føroyingar altso eg gangi út frá vissi mann fer út til framleiðararnar at spyrja um mann kann keypa so er tað nokk landsstýrið sum skal gera tað og ikki nakar annar hvørki einstaklingar ella fyritøkur í so í so fall so haldi eg at tað má vera landsstýri teir hava mann datul at gera tað og vissu mann ikki kann koma fram við hvør annar hevur sett seg í samband við teir so blívur diskussiónin eit sindur høvuðsleys tað verður ført fram at tað tað er ein trygg skipan at verða tilknýttur esinnkeypinum tað kann gott vera at tað er rætt men eg haldi at tað er øgiliga óambitijøst í tráðanni eftir ati at tryggja føroying um floksóvrin so skjótt sum til ber stongsilin av samfelagnum hevur øgiliga nógvar samfelagsligar avleiðingar við sær bæði so og so og ikki fyri nýligani haldi eg at samgongan hevur givið útrúgv fyri at rætta hanna hjálpandi hond til ferðavinnuna millum annað sum stendur á andaloypi øhog tí haldi eg at tað hevur týdning at mann roynir at vera so skjótt liðugur á koppsetta sum til ber landstýrismaðurin segði í í tí áðrenn henda kjakinum í breddanin at hann tók só ordliga dagar ímillum um tað var ein mánaði ella tveir eyka eg haldi at ein mánað ella tveir eyka hevur av stóran týdning og eg eri ikki kanska ikki líka tolin sum landsstýrismaðurin á hesum økinum eg haldi at mann eigur at stremba fyri at fáa fáa okkum ígjøgnum hendan herhetta ódnarveðrið so skjótt sum til ber og tað ber í sær at mann fer at kanna møguleikar fyri at fáa fleiri skamtir til landið eg eg føli meg ikki nóg tryggan í tær levoransirnar sum koma frá eu frá danmark eg haldi at landsstýrið hevur eina ábyrgd iðog veðamannim hevur ábyrgd av trygdumum og heilsuna hjá føroya fólki at fara út og vita um t hetta kann gerast betri og skjótar
takk fyri harra formaður ja takk so er tað landsstýrismaðurin
hevði holm í onnussen kjørt væl takk fyri tey formaður og eg haldi at eg haldi at tað er eitt áhugavert sjónarmið eg haldi ikki at mann skal fara út við læktaskuni nú eg haldi ikki at mann skal fara út á spottmarkna enn nú eg haldi at vit skulu gera avtalu við tey sum hava størstu keypiorkuna og tá fær tú eina liverist trygd langt fram í tíðina vit vita ikki hvussu leingi tað var har eg eri øgiliga lítið egoistiskur fyri at siga at eg skal nokk taka mína ábyrgd og tað gera vit eisini landsstýrinum men vit hava gjørt eina avtalu og tá mann ger eina avtalu so heldur mann avtaluna tí at tað er ikki nokk av vaksinum til í heiminum harra formaður og vit vóru ikki byrjaði at at at at koppseta við sær senika nú er onkur problemur við hasum vaksini so tað er ikki altíð tað er so øgiliga skjótt øgiliga gott kanska vera so øgiliga skjótt úti vistir okkum ræður ruskandi galið við einum vaksini men tað veit mann sjálvandi slekkja enn so at eg haldi eisini vit skulu passa upp á at vit skulu so egoistisk at vit skulu vera fram um alt annað í heiminum tað eru fátæk lond sum ikki fáa vaksinina fyrr enn um trý ár og vit vit ikki á einlannan máta taka eina meta ábyrgd av øllum íbúgvum í heiminum og bara skulu hugsa um okkum sjálvi alla tíðina tað haldi eg er ein egoisma sum mann kann ikki standa faktiskt sum ábyrgdari fyri tí at vit eru millum fremstu lond í heiminum og innan fyri tveir til tríggjar mánaðir vissu alt gongur eftir ætlan so hava vit vaksnera tey sum ynskja at fáa eina vaksnansjón so at í hesum førinum eri eg samansfastur og eg vóni at tey fátøkulondini eisini fáa sín part tí at vit eru helvt á heimum slett bívaksneraðar so kunnu vit risikera formaður at fáa aðrar mutatiónir sum eru kanska nógv alvorligar so tað er øgiliga viktigt at vit eisini vísa samhaldsfestið við tey fátækulondini í heiminum at vit ikki bara hugsa um líkamikið hvussu hini geberda sær vit skulu bara hava nokk beinanvegin mær dámar ikki at her fær fóljar fyrst ella
eg eri ikki víst ja takk fyri so fær bjarni kárasund petersen orðið einaferð afturat í sínum síðsta umfarinum
ger so væltakk fyri hara formaður ja nei eg eg haldi ikki eg haldi tað er eitt sindur forkert at at strika banan upp sum at visti mann vil gjarna hava hettaher skjótari yvirstaði í føroyum so eru man igoistiskur og ikki sjoludariskur yvir fyri allan heimin til tað havi eg hug at siga hvat hevur landsstýrið gjørt fyri at tryggja at tað komu fleiri koppingarevni til traðja lond tað havi eg ikki sæð nakað dømi um at mann hevur gjørt nøkur átøk har øh tá tað kemur til hvørt tað var rætt ella for kert at til slutta sær donsku skipanina tað eru argumentir fyri og ímóti problemið er og tað bleiv staðfest nokk so skjótt beinanvegin á landsapotekarinum mann gjørdi einki á fyrstantíð fyri at bara kanna møguleikan fyri um mann kundi fáa fleiri koppingarevni mann tilsluttaði sær ídonsku skipanina faktiskt beinanvegin uttan at kanna møguleikar fyrimunir og vansa tað er eitt problem í sær sjálvum íslendara til dømis teir hava teir hava gjørt eina avtalu við es men tann avtalan gera eisini tað at teir eru forbjóðaðar at fara út og kanna um teir kunnu keypa meira teir hava ikki lov við tí kontraktini sum tei varð skrivað undir við ema og p á tann mátan so kunnu teir heldur ikki framskundað sína prosess eg haldi tað er eitt sindur keðiligt at at at gera hetta til ein spurning um at vissu mann vil hava tað skjótari ru avgreitt í føroyum tað merkir tjúgu túsund skamt reyka ella haráleið h so er mann ósuldariskur yvir fyri verðina usa og bretland og ísrael teiru langt frammanfyri og eg haldi at tað er ein styrki at blíva liðugur skjótari tá hevur mann tað yvirskotið eð skal til til at hjálpa øh tey londini sum sum eru seinni til at koppseta tey hava eisini avmarkað orku til at hjálpa onnur har við er ikki sagt at mann skal gera tað í einum nokk so javnum býti triðja lond skulu eisini fáa koppsetingarevni men eg haldi at landsstýrið hevur fyrst og fremst ábyrgd av at tryggja flokssevrin í føroyum harnast hava tey ábyrgd av triðja lond og so framvegis og viðhvørt bæði men tað varð ikki gjørt serliga nógv fyri at tryggja at traðjalond fáa
setningarhælini so eg veit ikki um tað hongur saman takk fyri ja so er tað landsstýrismaðurin sum fær síðsta orðið
annesengrsæja takfyri hara formaður vit hava takklað hetta her vit hava saman takklaðsa her avbjóðingina óalmindiliga væl og og o tað haldi eg vit kunnu hyggja eftir og vit hava gjørt tað sama sum ísland og norra hava gjørt atso tað er teir avgreiðar tað nokk vega svøríki soleiðis sum vit avgreiða okkara við á danmark og vit mettu tá eisini við við við landsapotekaranum á odda at vit vóru best farnir við einum sterkum innkeypi og tað er dømir til imfluentsavaksina beint áðrenn tí at tað bleiv eisini ein kempimangur í øllum heiminum upp á hana og vissu vit ikki tá vóru í einum stórum stórum innkeypssamanslutningi so høvdu vit manglað imfluentsavaksinu vit fingu hana tí at mann hevði eitt stórt lakur mann hevði sikkra sær stórt lakur eisini í danmark so og tí fingu vit teir neyðugu imfluensavaksinurnar tí at mán vera ein stórum innkeyp og tað hava vit mett hevur verið tað rætta og tað nyttað ikki at ekið eina avtalu við teg og so so fari eg so fari eg onkura aðrastaðni i hevði hevði tað verið nokk av vaksinum so hevði að vei heilt heilt onnur mynd men permissurnar oftani eri at tað er nok nokk av vaksinum men tað er tað ikki so vissu vit skulu frá mummu køini so kemur onkur annar aftur um um vit vilja tað ella ikki og eg haldi at hetta er rætt uppá upp uppa upp á longri sygt men tað er heldur ikki soleiðis at mann skal vera tað hendir so nógv og tað kannu henda fleiri ting tað kann vera at danskar ella es fara at góðkenna spunicc til dømis til russisku vaksinuna tað kann vera tær koma aðrar vaksinir á banan og so verðu vit eisini ein partur av tí men tað avtalurnar vit hava gjørt upp á teir seks framleiðararnar tað sær út til at vera óalmindiliga rætt satsa tí at tað eru øll tey sum fáa góðkenningina fyrst so at um nakrar fáar vikur so vissu einki óðæntað hendir so koyra vit fullspit á aftur aftur vit hava næstan koyrt fullpit á aftur men men vit eru øgiliga framhaldiga og og vit hava mett at hetta er tann rætta ogtrygg
a loysn ja takk fyri so er hesin spurningurin eisini svaraður og vit eru so komin til tann seinasta spurningin í dag og hann er til jacob versta goyr til landsøkman í fiskimálum viðvítandi skipan av fiskapi í eysturgrønlandi og flemska tað er ingolf sólheim olsensum
ryja ger sovæl takk fyri harra formaður spurningurin er soljóðandi eitt hvussu ætlar landsstýrismaðurin at skipa fiskiskapin eftir føroysku kvotunum í eysturkrønlandi og avsemjiskapp í ár og nær og nær v og nær verða kunngerðirnar um hetta lýstar tvey hvørjar grundgevingar hevur landsstýrismaðurin fyri at vakta søguligu rættindi fimmoghálvfjerðs prosent í sambandi við møguliga skipan av fiskiskapinum við eginkvotum hvat er løgfrøðiliga skilmarkingin av hugtakinum søguligu rættindi trý ætlar landsstýrismaðurin eisini at býta fiskidagarnar hjá línuskipunum undir føroyum eftir sama hugtakinum søguligu rættindi og hvussu hevði býtur tá verið millum einstøku skipini
jað hví verðu ikk ein lóggáva gjørd um tílík útlutan av virðum sum løgtingið tekur støðu til og er tað rættartrygd at ein samgonga kann sita og luta tíligt virðið út eftir ymiskum politiskum áhugamálum og viðmerkingarnar eru undanfarna undanfarni landstýrismaður í fiskivinnumálnum tryggjaði líniskipinum nýggjar og týðandi veiðimøguleika eftir toski bæði at fremja íkapp í eysturgrønlandi og undir íslandi núverðandi landsstýrismaður hevur fylgt honunum í samráðinguni við grønlandi kvotanafremjiskapp er undir hesi samgongu minkað niður um na leinki men roknast kann við at hon kemur upp aftur í komandi árun men lýnuskipini vita nú ikki hvussu tey skulu leggja fiskiskapin til rættis sum skilst eru kunngerðirnar um fiskiskapin á fremjiskapp og í eysturgrønlandi komnar í drað tí ósemja er í samgonguni um hvussu fiskiskapurin skal skipast og tað er komið fram at landstýrismaðurin ætlar at kvoturnar at fremjiskapp og í eysturgrønlandi skulu býtast út sum eginkvotur har søgulig rættindi vekta fimmoghálvfjerðs prosent og loyvini fimmogtjúgu prosent spurningurin er um skipini sum hava loyvi at fiska fremjiskap og í eysturgrønlandi seinnastu árini hava gjørt brúk av hesum rættindum undir røttum fortreytum tað er um tey hava vitað at fiskiskapurin seinni fór at verða brúktur sum grundarlag undir útluting av eginkvotum grundaðar á søguligan fiskiskap og trý seinnu árini hava serliga ífiskalínuskipini roynt undir føroyum meðan fyrstilinisskipini hava verið í fjaru um miðleiðinum eftir at undanfarni landsstýrismaður útvegaði so nógv nýggj rættindi spurningurin er tí hví landstýrismaðurin ikki brúkar sama prinsipp fyri fiskidavn umd úr føroyum so um hann ætlar á fjarleiðin og at enda felagskvoturnar elva ofta til sonevnt olympisk fiskarí har fyrstur fær um einki hámark er í fiskiskapinum hjá tí eineinstaka skipinum í parantesloyvinum hvat er er hvat eitt møguligt hmark verður ella hvar eittmøguligt hámark verður lagt er eisini avgerandi fyri hvussu javnt býtt samlaga kvotan verður millum einstøku skipini hatta var tað takk fyri so færcstgaar
gersuvæl takk fyri harra formaður ætlanin er at býta fiskiskapim á flemjiapp í eystkurulandi sum eginkvotur til út á línuskipini og okur halda í samgonguni at eginkvotur er tað einasta rætt at gera tað ger tað at hvør einstak rættindur hav best møguligan mun kann leggja sín fiskiskapti rættist tað verður seg á flemjiskapp ella eysturgrønlandi olympiskur fiskiskapur sum felagskvota er hevur ongantíð verið serliga gagnlig tað verður spurt um søguligu rættindir og okur hava ikki brúkt søgulig rættindir í hesum samanhangi meni okur hava brúkt eitt hugtak sum eitur søguligur fiskiskapur og tað er eitt sindur hvør sítt og søguligur fiskiskapur í teimum kunngerðnum sum eg havi gjørt vektar fimmoghálvfjerðs prosent í uppskotinum søguligur fiskiskapur verið roknaður sumsaklig og viðkomandi atlit tá ið fiskiskapur verður lagdur um frá baðgrud klæðinkvotur bæði ferð hvør sleppur upp í part í býtunum hvussu nógvur bólkur ferð og hvussu nógvu hvørt fiskifari ferð tey hava verið mest virkin á økinum fáa ein fyrimun við hesum okur hava gjørt tað fyrr í tvey túsund og níggju tá ið okur býttu svartskjaftin sum eginkvotur út á skip tá varð sama vektingin gjørd og í undanfarni lóggávu um sjófeingið har mann ætlaði at hava kvotur undir føroyum so brúkti mann hevði uppskotinum brúkti mann sama leistin har mann legði dent á fiskiskap hvussu virkinhvr hevði verið og men tað bleiv so ikki til nakað tíð mann var gjordliga samdur um hvussu tann skipanin skuldi skuldifara fram øundir føroyum eru fiskidagar og teir vóru býttir javnt tá ið lógin kom í gildi í seksoghálvfems og sótingar eru sjálvandi farnir fram og tí fara og ikki at býta nakað mýta nakað nýggjuna aftur undir føroyum tí tað eru egnir fiskidagar uppá skip og tað allarsíðsta so heimildalóggávan landsstýrismanninum at býta og landsstýrismaðurin sum nevndi brúkar sakligu viðkomandi atlit og tað skal vera lógligt so tað er einki galið við rætta trygdini í somua
takk fyri har ja so eru tað onnur sum kunnu fáa orðið
fyrst er tað edva jacobsen hjá hvønntakk fyri harra formaður eg haldi týdningarmikið at tað er skipað í forhold á nógvum ymiskum økjum eisini innan fyri línuskip sum skulu uttan fyri føroyar at fiska har kann eisini gott vera tað er nógv at at taka tað kann eisini gott vera at mann hevur innanhýsis býtt um soleiðis at tey søgum drættindini bláa mølisk kanska eitt sindur øðrvísi enn enn tey annars vildu verið og tí er tað einspýt týðandi við at mann fær eginkvotur so er tað spurt mann um hvat fyri eginkvotið fær mann tí tað er eginkvotur mann fær tí tað beheldur mann tí má mann hyggja væl eftir hvat er orsøkin til at at nøgdirnar á fimmogfyrs prosent eru so stórar hjá hjá onkrum og tí er tað ikki bara altíð so einkult tá ið mann skal býta til eginkvotur tí at mann kann eisini býta soleiðis at onkur situr við púra ongum og tí tí má mann hyggja eftir tí tí samlaði áðrenn mann áðrenn mann
ja
takk fyri sor erta jakup mikkelsen harra formaður eg fegnist um at landsstýrismaðurin fer at í kunngerð at lýsa kvoturnar at flemma ikkí kappi í eskralandi sum eginkvotur tað er fyri vinnuna avgjørt tann besti mátin at arbeiða við og fyri samfelagið eisini fáa vit mest burturúr spurningurin sum igolfess olsen setir hevur ein ódámligan dám tá ið hann skrivar at ein samgonga situr og lutar tílík virðið út eftir ymiskum politiskum áhugamálum altso tað eru nøkur krøv til hvussu mann býtur út til eginkvotur tað skal vera sakuligt tað skal er lógligt og tað er taðsum landsstýrismaðurin ger og tá ð hann so skrivar eisini inkol fesc olsen at at kvotarnir flemmi ikki kapp er undir hesi samgonguni minkað niður um nær um einki altso hevur einki hesa samgonguna gera samgongan tað er

ja takk fyri so er tað bjørt samuelsen takk fyri eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismannin um hann líkasum kundi altso greina ordiliga neyvt tá ið hann fer inn og tekur avgerð um sum hann sjálvur segði so hevur hann rætt til at býta út kann hann so siga øgiliga greitt akkurát hvat er tað sum gera hann velur henda loysnin heldur enn hin loysnin vit vita øll hvussu trupult ta hevur verið atat býta úta á eginkvotur sum kanska ein orsøk til at mann ikki hevur gjørt tað enn men til dømis tað at so nevnd deyð loyvir eisini eru við í grundarlagnum fyri at rokna út hvør skalt hava hvat aso kann landsýrismaðurin greina ordiliga greitt fyri føroyafólki akkurát hvat hvønn máta býtur hann jakubvestergaard hví velur hann hendan loystin o ikki eina

er taðyrsum ærrðija takk fyri ma bara meðan eg minnist silda kann eg beinanvegin siga til jogum mikkelsen ati at tá ið eg sigi at tá eg tosi um at samgongan situr og lutar tílíg viði jú so meini eg ikki við nakrar spesifikka samgongu tað r tað mann letur upp til tað í kunngerði í staðin fyri at man lóggevu um hísi tingini og tað er roynt faktuelt soleiðis at at kvoturnar eru minkaðar meðan hendan samgongan hevr siti eg sigi ikiat hon er skyldina av tí eg siggi eisini at eg vænti at tað at tær økjast aftur men annars tá tá eg takk fyri svarið landstýrismaðurin men øtá ið hann samanberir við tað sumundanfarna samgongan gjørdi í føroyskum sjógvi so er tað nettugt tað tann stóri munurin at vit tóku allan fiskiskapin hjá hjá lívnafláttanir við bæði í føroyskum sjógvi og í á fjarleiðum við einum býti sum æt fimghlvfjerði fimogtjúgu men tá hevði tað verið javnað út tað sum mann misti tí at mann hevði kanska fiskað nógv í í eysturgrønnlandi o fekki í skappo aðrastaðni ja men tað fekk mann so aftur undir føroyum tí har hevði hevði tann partin fiskað meira so tað bleiv hann út í avnøk í so máta nú er tað heilt greitt ein stórur fyrimunur hjá fyrstulínogskipinum vilst tað bara verur eitt býti av ofr á fimmogtjúgu av fjarleiðum men í føroyum koyrir epp á sama máta smaltíð og og tað er spurningurin um tey hava kent hesar her fortreytirnar undanfarin ár te so høvu tey kanska havt verið meira íðin eftir at fiska á fjarleiðum fyri at at fáa sær hesin her fáas sær eina hersøguliga fiskiskapin øso er tað eisini tað at at tá ið talan er um at at sum eg havi skilt tað so er tað øll hesi her einogtjúgu gomlu loyvini sum eru íð spæli viðhesum her og og vit skuluminnast til at við hesi nýggju lóggávurni sum samgongan hevursett sjógvin so eru tað á talan tólv ár av loyvi sum eru sum kunnu seljast og tað eru kanskaikki øll sum mótmæla harðliga sjálvt um tey bara fáa fimmogtjúgu prosent tí at nú er tað so hevur aðvirið tað nn seljast einendaliga ella fyri eitt ár og tað í sær sjálvum haldi eg verður tað sera betoinkiligt at mann ger ta her bara so kann gera teg bara við einari kunger tí hetta her er øgiliga innglípandik
ja so er tað landsstýrismaðurin
jacovestergaard gersuvæltakk fyri harra formaður flemmið ikki kapp byrjaði tá eg var landsstýrismaðuri eg min skki hvat áðrinð tað var men tað var ikki tí at eg var landsstýrismaður tað var tí at mann helt at nú kann fiskiskapur taka seg upp aftur á flemjiskapp og so blev kotursettar og hevði eg havt ávirkan á kvodagrundarlagi frá mjiskapp so høvuri tað ikki verið trý hundrað tons í part til føroyingar so høvdu tað verið munandi meira enn tað kanska trý túsund men tað koyrir eftir einum rímiliga føstum fastari skipan og eg hevði onga ávirkan sum so at fiskiskapurin tók seg upp aftur tí tað hildu fiskifrøðingar tann tí tað var men av tí so nógv sveiggi í haldi ikki rætt og tí tí havi eg mælt til at okur gera okra egnu royndir o fiskiskapi at flemikkikappi estgrønland kom nakað afturat undir síðstu samgongu og okur hava so fingið nakað afturat nú túsund tons er so komin afturat í ár á fiska eftir eysturgrúnlandi ísland hevur ligið fast í heildarkvotuni meðan toskurin toskurin í íslandi hevur svingaðeitt sindur upp og niður og so hevur havar onnar fiskasløg víkt fyri tí hetta her við hví hesum leisturum tí ati tað verður hildið at vera skilagott at tann sum er virkin á økinum at tað verður á tað telur við eg kann nevna eisini at tá okur løgdu lemmatrolarin inn í fisitskipanina tá bleiv ein ein líknandi skipan gjørd har mann vektaði loyvi so vektaði mann hvussu virna hesar her e skipini høvdu verið á innari leið og so fing so so býttu mann dagatalið tá tøka dagadalið til tann skipabólkin eftir tíð sjálvandi kemur tað altíð ymiskt út tí óðansæt nær tú býtur og netið fyri holt við slíkt so eta nøkur sum eru betri fyrri enn onnur vist mann ikki býtur líka og taðhetta her við deyðumloyvum okur hava eina rættindu at hava eina skipan nú og tí og tíetiski her aktisi her loyvini sum hava fikorerað sum eru her partur av hesum her og vera partur av hesumie býtunum loyvisparturin tann sum er rætt at fara hann vektar fimmogtjúgu prosent so øll fáa øll fáa ein part eginkvotur er tað einasta rætt at gera tá loyvishavararnir vita nei aktut hvat tey hava fyri haldast til og hvat hvussu teir kunnu leggja sín fiskiskap til rættis og handla við teimum rættindum teir hava og tað er soleiðis vinna
arbeiðir takk fyri so fær ingolf sólheim olsen orðið
einna síðsta umfarinum gersovælja takk fyri nei eg havi einki ímóti at at mann skipar fiskiskap við eginkvotum men tað skal bara vera á einum einum grundarlagi sum er rættvíst fyri allan tann bólkin sum mann lutar út til og her hava vit altso ein bólk sum mann spittar upp pá hendan mátan tí at ein partur verður betur stillaður í tí samlaðu myndini tí tað sigur seg sjálvt at frystkilínuskipini fáa ein einopiðlýssan fyrimun av hesum her tá mann bara býtur fjarleiðirnar eftir hesun her loysnunum við fimogálvferð i fimmogtjúgu so eg kundi hugsað mær at fingið at vita frá landsfýrksmanni hvíer hann so ikkihvat tekur og býtur allan fiskiskapin hjá føroyska líniflotanum eftir loysnum fimmoghlvfjerðs fimmogtjúgu kann mann brúka fsøguligan fiskiskap sum kundi vara eg vitikk var mann skuldi brúkt tey seinastu fimm árini ella hvat er tað má so vera tá ið mann byrjaði av álvara á flmaikki a at paleið ha ta erso faman lit so fær mann javnað út sum eg segði í mínum fyrsta ella n í næsta innleggi at so fær mann javnað út at tað sum fyrstu líniskipini fáa fyrimun á fjarleiðim ja tann fyrimunrin fáa ísiska línuskipini í heimasjógvi so var tað altso ein rættvísari loystur at gera tað eftir men eg haldi at sita eyð í loyvini tey vór so altso ikki við í tíbýtunum vit ætlaðu tað er teð so nú og tað eg dugi eisini t skilja at tað kann ka mann blíva noyddur til tá ð man er farin aftur til at at grunda tað á hesi her gomlu rættindini meneri landsstýrismaðurin ikki samdur við mær í at at núø við vivið at gera teg her við eginkvotunum nú og tú hevur tey reyðu loyvini inn aftur at nú er tað gaman í at bara attey blíva bara kapitaliserað og vera ein keypsvøra ímillum
royðaríki takk fyri eg lagnum so farið jákup vestergaard orðið
til síðst her ger so væl ja takk fyrihara formaður føroyar fiskidagarnir undir føroyum eru býttir kvoturnar undir íslandi og íslandsrættindini eru býttur og tey eru býtt á sinni og tí hava hesi ymiski skipini handlað íslandsloyvir ímillum sín og tí hevur onkur meira onkur vinni og soleiðis er tað á sama hátt við døgunum undir føroyum og nú manglar sjálvandi at býta tað sum eftir er fyri at fáa skipað allan fiskiskapin sín skilagott sum møguligt til gags fyri samfelagið og har er so flemmi ikki kapp sjálvt um kvotan er lítil í ár so vænta okur og vóna okur at taka fara uppeftur aftur og í eysturgrønlandi er tað ein rímiliga stór kvota og tí halda okur hetta er tann allarbesti mátin at skipa tað uppá alternativið var ein felagskvota har øll sum kundu sum kundi siglað fóru til esturgrønlands tey hava ligið klár at fara avstað og so hevði tað verið kappfisking órationelt í kanska keðiligum veðri í hesa ársins tíðina og kanska ikki til gagns fyri næðran onkur fekk kanska ein hálvan túr og ein annar tveir og og tí er tað altíð betur at tú hevur skipað tað sum eginkvotur eftir eftir mínum tykki jú okur halda tað er fínt at mann kapitaliserar okur halda tað er fínt at mann at mann hevur eginkvotur og hevur kapital í tíð vistar tað báðir hjálpir feløgunum kula einstaka felagnum at at handla ava og at og at leggja til rættis okureta soleiðis at tað stóru handlarnir fara fram ví við við rættindum og loyvum jamen so er ein skattaskipan í verk sum sum tekur sum samtykt sum tekur broddin av tí eg haldi ikki mann skal vera bangin fyri tí partinum øokur vóna at eisini hesin bólkurin skipa seg á ein skilagóðan hátt soleiðis at øll fáa sum mest burturúr bæði reiðarí fiskimenn og ikki minst

ja og ein onnur sum eg gloymdi at lesa upp tað var triðja viðgerð av løgsmál nummar fýraoghálvfems tað er uppskotl løgslóg um broytingí løgslóg um meirviðisgjald virðisgjaldslógin rætting viðvíkjandi striking av trý grein trý t so skuldi alt verður lisið upp og framløga er sjálvandi eisini á skránni so er hesin fundur lokin